so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna í dag tíggjunda desembur og vit fara fyrst at hava nakrar triðju viðgerðir og tað fyrsta viðgerðin er av triðja viðgerð av løgtinsmáli nummar trýss tað er eyuppskot til eyka fíggjarlóg fyri tvey túsund og tjúgu nakar sum bir um orðið tað er tað ikki so er orðaskiftið endað og vit fara at atkvøða í hesum málinum løgtismáli nummar trýss til triðju viðgerð við aðru viðger var hetta málið samtykt við níggjuogtjúgu atkvøðum fyri ongar ímóti ongari blankari ja vit eru liðug at atkvøða mál er samtykt tretivu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin er blonk so er hetta málið endaliga avgreitt frá løgtinginum vit fara síðan til næsta mál tað er triðja viðgerð av løgsmál nummar seytjan uppskot til løgtingslóg um fyribyrgjandi tiltøk ímóti hvítvaski ov vinningi og fígging og fígging av yvirgangi til hvítfals lógin er nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so er orðaskiftið endað og vit fara at atkvøða í hesim mál og við aðru viðgerð varð hetta málið samtykt við sjeyogtjúgu atkvøðum fyri ongariímóti og tveimum blonkum atkvøðum vit atkvøða núja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við níggjuogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti o einari blankari so er hetta málið samtykt og endaliga avgreitt frá løgtinginu síðan er tað triðja viðgerð av løgtingsmál nummar fimmogtretivu tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um barsilsskipan tað er hetta her við leinging av rættindum til barsilspening hækkaann a barsgjaldinum og broyting viðvíkjandi kærnevnd nakar sum biðr um orðið tað er tað ikki so er orðaskiftið endað vit atkvøða í hesum málinum hetta málið var einmælt samtykt við fimmogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari við aðru viðgerð vit atkvøða núja eg hugsi at ein er eftir at atkvøðan nú vór øll vit vit eru tretivu til staðar tl tretivu atkvøður fyri eingin ímóti og eingin er blonkt máli er endaliga samtykt avgreitt frá løgtinginum ja tað er soleiðis at næsta málið á skránni er løgtismál nummar einoghálvtrýss har er eitt broytingaruppskot á veg so vit leypa tað um vit leypa tað um nú eina løtu fara til punkt fimm á skránni tað er triðja viðgerð av løgtingsmáli nummar trýogtretivu tað verður gott við se við stað hvi frið ur inni og fólk at lurtaðu eftir so veit hvørmo atkvøður um vit leypa nemliga punkt fýra um nú løgtsmál nummar einoghálvtrýss og fara til triðju viðgerð av løgsmál nummar trýogtretivu tað er uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um almannapensónir og annað lestrarstuðulsfrádrigin í fyritíðarpensjón er nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so er orðaskiftið endað og vit fara at atkvøða í hesum málinum og tað málið var samtykt við seytjan atkvøðum fyri átta ímóti og ongari blankari við aðru viðgerð vit atkvøða nú tað er altso løgsmál ummar trýogtretivu uppskot til løgslóg um broyting løgslógum almannapensónir og annað at tær jaer tá ið vit hava snógar atkvøðugreiðslur so er avmerkt a týðandi at mann situr á stóli meðan vit atkvøða so vit fáa hildið ordiligt skilatíð at málið er samtykt ter níggjuogtjúgu atvøðu nei vit eru níggjuogtjúgu inni í sælinum í løtuni tað er ellivu átjan atkvøður fyri og ellivu ímóti málið er samtykt við átjan atkvøðum fyri ellivu ímóti ongari blankari so soleiðis samtykt og avgreitt frá løgting og vit fara so til tað sætta punktið sum er triðja viðgerð av løgtsmáli nummar einogtretivu tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um arbeiðsfremjandi tiltøk tað er broytt tillagað starv nýggj javning og annan nakar sum biður um orðið siri stenberg fær orðið
ger so væl takk fyri harra formaður sjálvt um tað er ein triðja viðgerð so ætli eg mær at brúka mína talutíð til at tala ímóti at mann nú nakrar fáar dagar upp undir jól ætlar sær at fara inn og skerja inntøkuna hjá fólki á arbeiðsmarknaðinum sum ber á brek tað haldi eg ikki er í ordan at gera og tað kann gott vera at tað er gjørt eitt broytingaruppskot sum ger tað at skerjingarnar raka bólkarnar eitt sindur øðrvísi enn tað sum var í uppiunta uppskotinum men eg haldi slettikiatokur sulu góðtaka ta primissuna tí at endamálið má vera at mann ikki skerjir fólk í inntøkuni sum hava skegvana arbeiðsføruleika frammanundan og tí fari eg bara at mæla til at mann fellur hetta her uppskotið eg síggi eisini at tað eru greinar úti frá fakfeløgunum sum átala at mann ger hetta herog átala harðliga ímóti at mann fer inn og og ger seg inn á rættindini hjá fólki sum bera breg rættindini til at fáa løn sambært sáttmála og at mann fer inn og skerjir lønina við lóg tað er púra óhoyrt at gera eg haldi ikki at mann nakrantíð hevði funnið upp á at gjørt tað fyri nakran annan bólk hetta er ein bólkur sum hevur eina veika rødd og sum eru fólk sum erða skerd á ymsan hátt frammanundan og tí átti løgtingið heldur av staðið saman um at gjørt alt tað góða smmann yvirhøvur kan fyri hesi her fólkini men nú fer mann inn og beinleiðis setir teirra inntøku niður og mann kann siga pp á tann mátan eisini ger teirra lívskorð verri tað haldi eg ikki eri í ordan at gera og eg fari up á tað allallarkraftligasta átala tað og tað einasta rætta var at uppskotið bleiv tikið aftur og vistu tað ikki hendur so sjálvandi felvt soleiðis sum tað er lagt upp til nú so kann mann alt eftir hvat mann tjenar frá fyrsta januar fáa einogtjúgundrað krónur minni um mánaðn og øll tey níggju sum koma inn í skipanina fara a arbeiða undir heilt øðrum treytum ta vil siga tað at fólk sum kanska hava sama arbeiðsførleika sama brek arbeiði somu skipan koma at arbeiða við síðunar av hvørm øðrum fyri heilt ymiska løn og tað er ikki vanligt at gera tað og tað haldi eg ikki er í ordan og eg haldi heldur ikki at tað er í lagi at mann hevur ein sovornan hugburð til fólk sum hava brek at mann heldur ati at tað er í ordan at mann ger tað tey hava akkurát somu tørv sum øll sama turv sum ellum onnur at vera í arbeiðsmarknaðinum og tað kann gott vera at mann ikki ger tað aat mann beða heldur skipanina tað her so ætt rætt at mann ger tað men tað er ikki rætt at mann fer inn og ger hana verri hetta fer at gera tað meira kanska gera tað at fleiri fara at standa uttan fyri arbeiðsmarknaðin og kanska heldur fara upp á fyri tía pensjón og okur vita hvat tað eisini kann fara við sær tað at tú ikki er partur av einr arbeiðsmarknaðir ikki hevur nakað at fara upp til og ikki hevur tað kammansiga innihaldi í degnum til at kunna gleða teg til og ikki teir teir dreymar og teir eftirútbúgvingarmøguleikar og alt tað sum mann heldur er ein púra vanligur rættur hjá øllum øðrum at mann skal taka tað frá fólki sum hava brigv tað haldi eg so óðanstendita geraða eg hava ikki orð fyri tí so eg má bara brúka alla mínar orku og alla mína tíð upp á at siga at góði ikki gera hetta tí hetta er ikki í ordan at geratakk fyri
ja so er tað høgni hoydal sum fær orðiðger so væl
harra formaður undir aðru viðgerð tá eftirlýsti eg hvørjar avleiðingar hetta uppskotið fekk tað fingu vit ikki at vita tá hóast løgtingið atkvøddi fyri men nú eru so komnar nakrar avleiðingar í eini brævi frá almannamálaráðnum til løgtingið og tað er ikki tespiligu lesnaður tað er ikki tespuligr lesnaður tað sum vit atkvøða her um í dag á sjálvum mannarættindardegi sts tað er at skerja fólk í løn sum hava verið undir einum skipaðum tillagaðum starvi við upp til einogtjúgu hundrað krónur um mánaðin fyri tey sum eru í skipanini nú fyri tey sum koma afturat talafara á tala um ain lønarmunn upp á millum fýra og fimm seks sjey túsund krónur um mánaðin millum fólk sum gera akkrát tað sama og tey sum hava skerjir mest tað er tey sum hava mist mest av sínum arbeiðsførleika meðan tey sum til dømis hava hava hava tveir triðingararbeiðsførleika vera lítið skerd meðan tey sum hava helvtina verða meira skerd og tey sum er heilt niður tíggju prosent verða skerd ógvusligan og eg fari bara enn eina ferð harra formaður at heita á so r er hetta ver ta tað sum gongur fyri seg føroyum í dag eg sigi tað enn eina ferð tit hava givið reiðarun tanfimm størstu reiðaríin í føroyum gávur fyri upp til seksogtretivu milliardir krónur yvir tólv ár ein beinleiðis skattalátta til tesi summareiðaríini upp á í hvussu so er vit skulu seta lákt upá í hvussu her hálvfjerðs milliónir bara í tilfeingiskeldum og í nýggjum kvotum sum man er fingið eit nú bararshavinum er tað virðið upp á í minsta lagi tvey hundrað milliónir um árið tei ha fingið afturat og so serligatig fólk sum eru í arbeiðsmarknaðurin við skerdum førleika vreina familju við tvey túsundog hundrað krónur um mánaðin høvur tú gjørt tað við nakran annan bólk eru teyv høvur komin fyrri í føroyum fyrr ja kanska undi fólkaflokkirin fyrr tám undir kreppuni altíð skerdu tey veikastu meðan eisini tá sluppu tey ríkasteg undan men tað er ikki hent í í í í tíðnm hei man iki her kreppu tað er ki hent eg haldi hetta er ein ein einastandandi skomm um løgtingið samtykkir hetta eg tu sika ikki skilja tað at tá ið tá eg kenni fólkið sita í salinum at man erhøvur at fari seg at gera tað eg veit iki hvør teð er so stýrir hesum eg veit held ikki hví fjelmyðlan iki viðgerah sovorða uppskot men viðgera alt møguligt annað trælt hjá landsstýrinm fyriat sita beint sum tað er lesa tíðindaskriva óskefrd upp hjá landsstýrinum við við spunasmiðju í staðin fyri at viðgera avleiðingarar hjá veruligum føroyingum udir veruliga gerandisdegnum í føroyska samfelagnum so eg fari staðiliga inniliga at heita á løgtingið um eitt fellua hitt uppskot tit kunnu ikki gera tað beint upp undir jól á sjálvum altjóða mannaættindegnum hjá st at skerja fólk við serdum førleikum fólk sum bera brek og annað hvat billa tykkum inn hvat billau tykkum inn at gera tar og uttanumto sið var undir aðru viðgerð reint uttanum tos tað stendur svart uppá hvítt her hvat fólk missa tey sum hava mist mesthasn arbeiðsførleika missa mest tey sum hava mist helvtinast arbeiðsførleika missa heilt nógv tey sum hava mst minstaarbeiðsførleika verða lítið ov einki rakt hetta er fullkomiliga viðvendur sosialpolitikkur hetta má ikki henda í føroyum tvey túsund og tjúgu tað má ikki henda takk fyriharaformaður ku viðmerki
king fyrsta er tað siri stenberg ger so væl
ja eg eri púra samd við høgtal eg haldi at tað líkist ongum við sum mann hyggur eftir sáttmálanum um rættindi hjá fólki sum bera brek so stendur tað eisini beinleiðis í at mann skal tryggja tað at mann kann virka í samfelagnum á júvnum føti við øll onnur tað er bara eitt av teimum tingunum sum eg eri í og nú ger mann tað at tú kemur at virka í samfelagnum við verri treytum enn øll onnur og tú kemur enda at virka innan fyri sama bólk við ymiskum treytum so hetta ger ikki faktiskt inn á øll rættindur hetta ger ikki inn á sáttmálarættindur hetta ger ikki inn á rættindini hjá teimum sum bera brek og allarhelst eisini menniskjarættindini so at hetta var ikki eitið á jólagávu sjálvan mannarettindadagin takk fyri

og harra formaður tað marur kottligir í mun til tað sum siruistenberg sigur tað er at bæði arbeiðsgevarafelagið øll fakfeløgini megt øll onnur feløg sum vara av veruligum fólki í hesum landinum hava mat staðiliga frá tí øll hava mælt frá tí fullkomiliga yvir einkant og hví ja eisini tí at sum siristemberk sigur vit hava fingið tær skipanin um an fær sáttmála løn fyri tað arbeiði mann ger tað er eitt grundprinsipp í einum norðurlendskum vælferðarsamfelag tað sum i tit broyta nú tað er tað at sáttmálaløni av av tí lønarískoyti sum er dettur fullkomiliga burtur ta tað prinsippið veður heilt burtur og tá i tit nú gera eina skipan fyri tey sum eru og tey sum koma so verður altso kanska fýra fimm túsund krónur á munini í mánaðarløn millum heilsurøktara lat meg siga at heilsurøktara við skerdum førleika up á hálvtrýss prosent sum ger eitt stórt arbeiði sum byrjar sum er í skipanim nú eins sum byrj í attan fyrsta januar tey fáa fimm túsund krónur minni í løn arbeiða við síðuna hvørjum øðrum við at passa okkara eldri og onnur sum hava tørv á tí so sjálvandi mælir eitt og hvørt skilagóðt fólk í hesum landinum frá og eg i altso fólkaflokri paga atlurta eftirlábjestunum í arbeiðsjeðarfelagi men teir mæla eisini frá her tí teir síggja eisini tað at vit ug hava sáttmálaviðurskiftir teir hugsa ikki um primativus um fólkaflokkuingsmálinum teir vilja hava skipaðarviðurskiftir sáttmálaløn og suvíðari at fólk fáa løn fyri sítt veruliga førleikar tað fáa tey ikkiviðhesum uppskotnum her tað verur alt alt broytt
nei eg haldi vit kommanda okkara lýsir um orðini so er tað henrik gold gevur tú hann
har fór mann fylgja væl tí sum skrivar stendur av hjá teimum sum lítið hava skal mann taka tað tey hava taka frá teimum tað tey hava tað er har mann mann gangi út frá gangur eftir ella sakni eg nakað sum er heilt extremt í hesum máluni tað er tað at almannaráðið almannar ministarin hevur einki tíðindaskrivstendur út um at eg hvar er tíðindaskrivur blivið av ella er tann sum hevur tann sum hevur tað skepnuna skrivist her undarligu tíðindaskrivuni er tað stressaður ella hvat tað kann eg givið tá at tað var tað sum feilar tí er einki tíðindaskrivur kongdur um akkurát akkurát hetta tað manglar virkuliga tíðindaskrivur her
so er tað haglið hóvdal
harra formaður eg rokvi tíðindaskrivin kemur sum sjálvandi sum sum øll tíðindaskrivini sum eru komin frá hesum landsstýrinum er beinleiðis mannpulerandi altso vit vit hava eitt fullkomið forfall í okkara fólkaræði g hvudu roknvið tey flestu a ava lagt merki til aisumann tímirathyggja at til dømis pressavs skal vera kritiskt móti valdinum hon lesur ókritiskt tíðindaskriva upp gevur landsstýrisfólki fýra fimm minuttir at selja boðskapur har mann beinleiðis verið villleiddur og tað fer eisini athenda í hesum málinum tað undrar meg stórliga at hetta málið ikki er tað týdningarmesta málið á politisku dagsskránni nú tistut hennrikold segði sum tað stendur skrivaði tað sendur eisini skrivað í einum sangi sum ein øgiliga góður maður hevur gjørt lag til at teim ið treingja skalt tú vera góður men heldur ikki tað prinsippið heldur hendan samgongan sigur yvirhøvur til men beint í tað øvuta tekur frá teimum sum hava minst tekur frá teimum sum mest skerd og gevur teimum allarríkastu í posa í sekk tað er tann nakni veruleikin í føroyum í dag og pressan stendur bara og gánar og ræðist valdið hjá hesum her valdsmisnýtaranum sita her á tingi í dag og í landsstýrinum
so er tað jakop mikkelsen ger so væl
harra formaður tað eg i verið ynskiligt við sær eitt sindur av sømiligheit var í tí sum høgni hoydal sigur hann sigur at hendan samgongan hevur forerkt milliardir til nakrar nøkur fá reiðaríur veruleikin er tann at høgni hoydal og undanfarna samgonga lótu teimum stóru reiðaríunum hálvfjerðs prosent av fólkasins ogn og so gev hann okkum skyldina tað er bara so heilt ófatiliga langt út og eg kundi hugsað mær spurt høgna hoydal fólk sum fortjena fjøruti g hálvtrýss túsund krónur um mánaðin so fáa ein skerdan førleika tey koma at missa eitt sindur men heldur høgna hoydal at tey fólkini sum arbeiða flakavirkinum og arbeiðsmenn sum fáa aftaná fjøruti tíma viku eini tólv fimtan túsund krónur aftaná skatt at tey halda at tað er rýmd at tey eru við til at betala uppathalda eina løn uppi á fjøruti o hálvtrýss túsun krónum uttan at blíva skerd t tá iðein skerdi

harra formaður aftur prógvaði jakumd mikkelsen tað sum eg havi sagt alla tíðina at alt sum fólkaflokkurin sigur bæði upp undival og atnaðvl byggir á ósamnindur undanfarna samgonga hava ikki verandi reiðarunno hálvfjerðs prosent tey høvdu hundrað prosent áðrenn meðan í undan undanfarna samgongu tá blivu millum fjøruti og hálvtrýss prosent av tilfeinginum antin boðin út ella latin sum menningarkvotur tað er vart taðr svart uppá hvítt og ein og eitt faktom tað næsta sum hann segði var tað nevndi tildømis eina flakakvinnu ella ein sáttmálurin vist hann hvði tímað at lisið skjalið frá síni egnu landstýriskvinnu so stendur her at ein persónur sum hevur ein sáttmála lumbað fimmogjúu túsund krónur sum til dømis kann vera en heilsurøktari ella annað ait flakakvinna kemur kemur ímillum har tey missa vsttúvilsti tútígguprosenta arbeiðsforað tey missa tvey túsund krónur um mánaðin um mánaðin harra harra jakum mikkelsen hvat hvønn annað hevudi gjørt tað við meg en túhevur givið tað at tær o tíðnum kann egikki okkum tíggju tals milliónur um mánaðn í virði tað er tað sum hendir her í dag og tað og tað bygdi heldur at tað er ósøguligt at siga ja ósømiligheit skal sanniliga eisini so møtast við ósømiligar frá mínari síðu tað kann lon
a minna á at tað skal tosast ígjøgnum formannin og at vit eiga at royna at vera eitt sindur sømilig í í orðavali umsókn so fær djóni nolsøe joensen eina viðmerking í kirkjum
fyriharra formaður ja tað er við røttum at høgni hoydal brúkar stór orð í dag og tað hevur hann sum fullan rætt til tí hetta her er alt annað líka so er hetta her ja shetta her hetta hevðilangt úti tað sum hendir beint nú tí at vit skulu minnast til tað at hesi fólkini sum hann nú fer eftir og og skerjir so nógv havi út fyri kanska nøkrum hendingum í sínum lívi tey var kanska blivin sjúk og og hava hava kanska eina útbúgving sum tey eru hava sín rætt til og koma kanska fyri seg aftur og kunnu arbeiða kanska hálva tíð nú fer mann her og og og sigur ati at tey skulu ikki tey skul ikki hava so nógva løn nú e høgni hoydal nógva ár á baki í í politikki og og og og hevur verið við t smíða nógvar fíggjarlógir altso er tað ikki onkur onnur konto er tað ikki onkra aðrastaðni at mann kann farat hyggja eftir hesum nøkrur hundrað túsund krónunum at spara sum henta hetta landsstýrið er hetta er ikki virðiligt fyri tey fólkini sum hetta raka takk fyri harra formaðurøgnihoyda
vá
jú hararformaður sjálvandi er tað ommumikið av økjum sum sum tú heldur kanst spara á men ta tosar eig um sparingar hjá samgonguni hendan samgongan hevur oyst pengar út til alt møguligt eisini á økjunum sum sum tjóðveldsflokun heði sagt nei til og hugsti javnaðarflokkurin við og eg eri ferð við at koyra landskassan á hesin og so kemur rokningin hvør skal gjalda hana ja tey allar veikast so hetta er tað fyrsta uppskotið á teirri leiðini sum hesir flokkarnir altíð gera tá tær roynar at mála eina kreppufram ella skapa hanna sjálvur so skal tan veikast betala og eg kundi spurt ein og eg vildi ynskt at ttteir øinsm ætla at atkvøða fyri sínu teir koma upp fyi atfortelja hvat teir tjena fortelja hvat teir tjena um mánaðin hvat teir hava fingið skattalættan um mánaðin frá síni egnu samgongu smteir sjálvir hava samtykt hvat teir hava fingið eyka í pensjón aftaná at hann samgongan broytti pensjónsskipanina hvat her fingið eyka um mánaðin í pensjón taðer fólkar inni sum hava fingið meir enn túsund krónurum mánaði eyku pensjón bara rá samgonguni hóast tey tjena kanska hálvfjerðs fýrstýsskrónur u um um mánaðin so torir nakað at kma up at siga vat tey tjena meðan mann tekur upp til tvey túsund og hundrað krónur frá einum vanligum heilsurøktara frá einum vanlium heilsurøhamna vanligum arbeiði í føroyum tað er tað sum hendir her í dag og tí brúki eg stór orð og løgsforma gjarna átalna meg men so ósømiligu atburðir skal møtast við teimum harðastu orðum sum eg finni í mínari orðaskjótti tað skal tað skal e lova formannin
og fær jóhannes joensen orðið ger so væl
takfyiha formaður ja ætlan var ikki at taka orðið men vit javnaðarflokkinum vístu á í gjár at vit vórðu hart ímóti hesum uppskotunum og vístu á at skeivleikarnar í hesum uppskotunum sum samgongan ætlar at fremja í dag ella samtykkja og bara til dømis kann nevna tað at vit játta fimm hundrað og tveyogtjúgu milliónir bara soleiðis á fíggjarlógini beint nú í dag har sum vit spara eitt pikkalíts sindur her á hinari síðuni øh vit vísa á skeivleikanum eisini við at vjat mann tekur og straffar fólk sum frammanundan hava tað so hoyrt og at tey ikki fríviliga eru t tilagastórum mene vungin ív tillagaðisørv millum annað so tað sum tá vit hava hugt eftir øllum retorikkunum sum verður undan um hetta málið so mæla vit heldur til at málið verður beint aftur í nevnd tí at í viðgerðini í gjár aðru viðgerin í gjár tá fingu vit upplýst at nágreiningin hvussu tað rakar ymisku bólkarnar eru øgiliga ymisk og øgiliga mangulr full so fyri at fáa eina n betri lýsing av hvussutað rakar ymisku bólkarnar vilja vit mæla til hetta uppskotið verður beint aftur í nevnd so okkara uppskot í javnaðarflokkinum er at vit endurskoða hetta her og royna at fáa broytt hetta sum mann ætlar at geratakk fyri
takk so fær høgni hoydal eina viðmerking
ja harra formaður jóhannes joensenhann vísti vísti á at fáa málið aftur í nevnd og eg fari bara at spyrja jóanes joense mann er samdur við mær tí tá i vit høvdu aðru viðgerð her o aftan á harligtrýst so komu landsstýriskvinnan upp tað sum hon segði at á løgtings røðarpalli var sletki rætt nú hart eg nú hava að fingið tølini tey tølini upplýsti vóru púra skeiv og bað okkum anars spyrja erhard joensen í tinginum um hvussu tølini vóru nú eruso nøkur tøl komin og eisini ta eg farið av lagi att landsstýrisfólk skal ikki tiga við týðandi upplýsingu tá ið løgtingið viðgerðarmálið vit atkvøddu við aðru viðger í einum máli har løgtinsfólk ikki ána atkvat tey atkvøddu fyri tí lansýrskvinnan hevði ikki upplýst hað so tað er eisini farið á lagi
so er tað johannes joensen
ja øtakk fyri ja eg eg eg var eisini varun við í gjár at tað bleiv tosað nokk so nógv um hetta her at eð rækti so fá men tá eg so hyggi meira eftir so rakar tað faktiskt rættiliga nógv fólk og eg hugsi tá mann færa at vita tað mótsatta so er tað øgiliga viktigt at mann kanska endurskoðað tingini og hyggu eftir hvat hvat er avleiðingin av hesum her og eg hugsi at avleiðingin er so miki stór fyri hesi fólkini sum varð rakt at vit burdu kanska endurskoðað tað og eg vil bara mæla til tað er veri samd um javnaðarflokkin at ata her eigur ikki at fremjast vit skulu royna at hygja upp á te inum nýggjum og fáa royna at gera taðppá onkran annan máta hetta her er ikki rætt at gera og visu vissu vt vissu vit ikki kunnu fáa tað aftur í nevnd soðamen so vilja virstaðiliga heita á landslyri um at taka uppskotið afturtakk fyrija
so er tað jákup mikkelsen sum fær orðið ger so væl
harra formaður eitt sum er ógvuliga týðandi og tað er tað at vit sum eitt ógvuliga ógvuliga ríkt samfelag bæði vilja og kunna hjálpa teimum sum hava brúk fyri hjálp og at vit kunnu veita góða og skjóta hjálp tað trúgvi eg bæði samgongan og andstøðan ynskja men eg trúgvi eisini at bæði samgonga og andstøða eru samd um at vit ikki skulu hava skipanir sum raka skovt hvørki tann negativa vegin heldur ikki hinvegin og tíverri hava vit fingið at vita at vit hava skipanir sum ger at tað eru nøkur fólk í okkara samfelag sum kunnu í givnum støðum fáa yvir tretivu túsund krónur út aftaná skatt frá tí almenna ella við øðrum orðum tey kunnu forkena tey hava eina upp á umleið trýss túsund krónur uttan at vera á arbeiðsmarknaðinum og so spyr mann seg sjálvan var tað tilætlað eg trúgvi ikki men mann hevur óivað yvirsæð at og hetta var aftaná nakrar broytingar í síðstu samgongu og eg trúgvi at vit eru øll samd um at tað er ein skipan sum ikki okkara bleiv sum hann ætlaði at fólk sum ikki á arbeiðsmarknaðini fáa trýss túsund krónur hvat siga flakakvinnurnar hvat siga hvat siga tey sum hava almindiligar inntøkur sum betala skatt hvønn mánað at tey eru við til at fíggja eina skipan sum sum ger tað at tað eru fólk sum fáa so nógvar pengar eg trúgvi ikki at vitharra formaðu høgni hoydal situr rópara atáspoinki og eg haldi at hann átti at bara biðið um orð visu han hevði nakað at siga men mín áskoðan er tann eisini at vissi tað eru fólk sum fortjena fjøruti hálvtrýss túsund krónur og eru so óheppin at tey fáa ein skerdan førleika so eiga vit sum samfelag hjálpa viðkomandi men at tað skal vera framhaldandi fjøruti fimmogfjøruti hálvtrýss túsund krónur í inntøku har ið vanligir skattgjaldarar eru við til at fíggja kanska tjúgu fimmogtjúgu túsund krónur av løn til viðkomn persón eg haldi tað at tað er allarhelst at fara nokk so langt eg kann gott liva við at at slík dømi vóru maneretiseraði tað tí at skulu vit sum samfelag hava ráð at hjálpa teimum sum hava brúk fyri hjálp so mugu vit eisini ansa eftir at vit hava skipanir sum gera tað at vit hava ráð og ikki koma í ta støðu at vit hava so stórar útreiðslur at inntøkurnar ikki klára dekka tað sum vit hava brúk fyri takk fyri hara formaður
so er tað viðmerkingar hervør polstóttir fyrst ger so væl
a fyri harra formaður eg eg skilji faktiskt ordiliga væl at jákup mikkelsen beinleiðis misleiðir og líðir fyri løgtinginum tá hann sigur at onkur sum ikki er á arbeiðsmarknaðinum kann koma up á trýss túsund krónur um mánaðin tí tað passar ikki vit hava fingið ein teldupost jakn mikkelsen hevr eisini fingið hað sjálvur við tølunum sum vísir at tað er beinleiðis ósagt sum jak mikelsen ber fram og jak mikkelsen so eisini leggs út í at fólk sum hava skerdan arbeiðsfleika ikki hava rætt til sáttmálaløn tað líkast ongum samstundis haldi eisini at tað hoyrir slekki heima at jákum mikkelsen setir tveir arbeiðsbólkar upp ímóti hvørjum sum slekkir kunnu samanlíknast hebeint kann eisini hyggja eftir tey sum kjena tað sama sum ein flakakvinnager hvat teirra arbeiðsløn verður hon er ikki trýss túsund krónur um mánaðin yvirhøvur ikki so ig vilu mæla jákun mikkelsen til at lesa skjalið sumta singið sendandi frá landsstýriskvinnuni áðrenn hann kemur við slíkum ósanndum takk fyrija

eg eri bara harmur um at tingkvinna tjóðaðist stendur og sigur at eg lúgvi hep eina eg kann bara siga at eg havi ikki sæð hatta skjalið sum hon situr við tað er mótið at eg senti í postinum við stegaðar so at eg havi gjørt sama feil sum høgni hoydal gjørdi sínar tí tá hann ikki las teldupostarnar sum landsstýrismaður men tað sum vit hava fingið at vita tað sum vit hava fingið at vita úr landsstýrinum er at tað vóru skipanir tað eru skipanir sum gera tað at fólk sum ikki eru á arbeiðsmarknaðum fáa hasa pengar trýogtretivu eg haldi tað er tað mesta sum kundi vera trýogtretivu túsund krónur út um mánaðin aftan á skatt og sjálvandi er tað ein potentiallur móðleiki at vit kunnu hava fingið upplýsingar sum ikki eru heilt korrektir og so er eg tann skal vera tann fyrstu til at fáa rætta tað men inntil víðari havi eg fingið tað staðfest ikki bara einaftur meðan fleiri ferðirnar at hættið galdandi
er tað johannes joensen sum fær eina viðmerking ger so væl
ja takk fyria formaður ja jokkumt miknusun segði at tað hesi fólkini sum ikki eru arbeiðsmørknaðin hesi fólkini eru arbeiðsmørknaðin eftir føroymum tið lempmer tað sum mann roynir at fasthalda um har millum annað serlæknar eru teir sum eru kunnleikin og mæla til hvussu støðan er illa hvussu tey skulu arbeiða og hví eru so bangin fyri at hjálpa teimum sum eru í eini svarari støðu og í skerdum forleikum og geva teimum góðar sømdir kanska betur sømdurin vit hava men hví ver so bangin fyri tí hvat hvat fer av okkum at vit geva øðrum betri sømdurin vit takk fyri so er tað

ma nú hjálpti jóhannes joens mær til at skilja feiltakisi hjá hervørd postótir hon hugsar óivað um hetta her uppskotið tað sum tað inniheldur mein vit hava aðrar skipanir har ið tað er galdandi sum eg havi víst á og tað haldi at eg fari at lova hervør postetir eg skal fara o vísa henni hvat tað snýr seg um so hon sær hvussu onkur skipan kann vera farin av leið og so verður sagt harra formaður at at eg havi roynt at sett arbeiðsfólk upp ánó hvørm øðrum eg má siga tað at tað vísir bara at andstøðan provar at flýggja undan tí veruleika at fólk sum arbeiða hava eina arbeiðsmannaløn ikki skulu finna útav at tjóðeldsflokkurin og javnaðarflokkurin prøvar berjast við hond og fót fyri tey sum hava ógvuliga høgar inntøku at tey í einari givnari støðu fara niður við tvey túsund krónum um mánaði ella nítjan hundrað og fimmoghálvfems at hvat var so eg má siga eg skilji øgiliga væl at tit prøvar dekkutivur tað at tað eru láglønt fólk sum skulu betala til hálønt fólk
ja so er tað sirið steðnum har
takk fyri harra formaður ja tað undraði meg eisini við ser úttalasinum um at hetta snýr seg um fólk sum fáa trýss túsund krónur um mánaðin uttan at arbeiða so haldi eg ikki at mann kennir uppskotið tí hetta snýr seg bara um fólk sum eru í arbeiði hetta eru fólk sum eru í ítilagaðum starvi og eg veit ikki um umjagun mikkasen stendur við tað tí at tað er ikki rætt sum hann hevur sagt hetta snýr seg um fólk sum eru í arbeiði og hetta snýr seg um at taka inntøku burturav at lekka inntøkuna hjá fólki sum hava brek hetta snýr seg ikki um at berjast fyri teimum sum hava høgar inntøkur hetta snýr seg um at berjast fyri teimum sum hava skerdan arbeiðsførleika og tí tað okur royna at gera og tað hopa okur enn at samgongan tekur undir við og annars haldi eg at tá tað kemur fram at løgtingslimur ikki kenna uppskotið so eita far aftur í nevnd tað er mítt uppskot takk fyri
ja so er tað bjørt samuelsen sum fær eina viðmerking gerst vald áh eg gloymdi jónkum mikkelsen hann skal fyrst svara sirið steðnum berg aftur annars hevði tað
v gott vissu fundir kundu verið hildiner uttan fyri tingsali ger so væl jakum mikkelsen harra formaður tað sum siri stenbergviðmerkir er púra rætt at hetta er uppskotið inniheldur ikki tey sum ikki eru á arbeiðsmarknaðin men tað sum eg vísti á er at vit hava skipanir har fólk sum ikki eru á arbeiðsmarknaðinum sum fáa tað og tað hendir millum annað meðan siri stenberg sæt úti í landsstýrinum og tað er eitt fakt um og eg kann gott útvega tykkum upplýsingar um hvør ið talan er um tað altso ikki bara ein persónur men tað er ein bólkur av persóni sum fáa hesar pengarnar og eg haldi ikki at tað er rímiligt og tí eiga vit at eftirhyggja allar okkara skipanir vit eiga at hjálpa vit eiga at hjálpa skjótt ið vit eiga at hjálpa væl men vit mugu hava eina vissa rímiligat í tí sum vit gera
jor samuelsen fær so við eringer svæll fyri eg haldi at
jákup mikkelsen tá ið hann sigur tað tað eru persónarar sum ikki eru arbeiðsmarknaðar sum fáa trýss túsund krónur um mánaðin so haldi eg hann skal upplýsa hvør tað er ella hvørji persónar tað er men til jákup mikkelsen hetta málið fór ongantíð til hoyringar eg ætlaði at spyrja hann er tað rímiligt at mann broytir eina skipan sum mann ger her man rættarskipar mann nakað av skeivleikar man broytir skipanina fyri hvussu tað verður goldið út hvussu tað verður roknað út er tað rímil tá mann ger tað uttan yvirhøvur at hava samskift við fakfeløgini ella við megt ella við onnur sum umboða henda samfelagsbólkin er hetta rætt og virðiligt at mann ger hetta sum eitt spariuppskot til eitt fíggjarlógaruppskot hetta rakar trots alt rættiliga nógv fólk og tað raka tey meint takk fyri
mikkelsen har fær mær
o eg má siga at eg eri faktiskt púra samd við bjørt samolsen at øll slík uppskot eiga sjálvandi at verða bæði hoyrd og og send út til allar avvarandir partar so fólk kunnu siga sína hugsan eingin ivi um tað tíverri hendir tað ikki altíð hesari samgonguni tíverri hendir tað heldur ikki í síðstu samgongu men eg má siga at akkurát sum er at at tá ið mann tosar um spariuppskot so verður tað sjálvandi fokuserað upp á at tað er tey sum eru skerd illa fyri sum verða rakt av einu sparing eg vil siga tað at eg eri slettikk ineseraðu í at spara hjá teimum sum hava minst men tað sum eg ynski persónliga tað er tað at vit hyggja okkara skipanir ígjøgnum og gera tær rímiligar tað er mítt fokus tað er at vit koma har til at vit hjálpa fólki og hjálpa teimum væl hjálpa teimum skjótt men tað kann ikki passa at vit skulu geva fólki so nógvar pengar frá teimum sum fortjena lítið og arbeiða fjøruti tímar um vikuna meðan onnur eru sum kunnu hava yvir tretivu túsund krónur skattafrítt uttan at vera á arbeiðsmarknaðinum
so er tað høgni hoydal sum fær eina viðmerking
harra formaður at uppáhaldið hjá jakub mikkesen sum hann sigu a ikki snýr seg um hetta uppskotið er púra tikin leysari luft og eg giti hat mann kanska meina iu onkara pensjonist sum kanska fær løgtingsmanna og pensjón og annantíðligt tað so kan meg tosa um fólk umikki á veiðstpartanin at fáa tær har men í hesum uppskotinum kann eg uplýsa jakum mikkelsen har missir ein sum evr sáttmálaløn upá fimmogtjúgur túsun krónr um mánaðin eg veit iki um jagum mikkelsen heldur tað er at at tað er hølend fólk har missir ein sum er tíggju prosent sum bara tíggju prosent arbeiðsføri missir tvey túsundkrónur um mánaðin svart upp á hvítt í hesun her so alt tað sum jakud mikkesen sigur her er blóðskeivt ítøkiligt fólk missa tvey túsundkrónur um mánaðin so fari eg bara at enda við at spyrja jakumd mikkersen hvussu nógv hann tjenar um mánaðin og hvussu nógv hann fer at tjena tá i hannverður pensjioneraður um fáar hvussu nógv fær han at fáa útbetalt um mánaðin

maðureg vil siga at tá ið høgni hoydal tosaði í sínari talu um at sitandi samgonga hevur givið nøkrum fáum milliardir so svarar høgni mær aftur sigu tað passar ikki tá ið eg siga at hann hevur gav hálvfjerðs prosent hann sigur vit góvu hundrað prosent men fyrsta januar í tvey túsund og átjan tá var niðurstøðan jøgnum hoydal tað bygdi hann alla sína skipan á at nú eg slapp orið nú eigur eingi nakað nú eigur eingin nakrar kvodur men tað eg gekk ikki lang tíð so hevði høgni hoydal og undanfarna samgonga samtykt at teir somu fýra stóru reiðararnir sótu eftir við hálvfjerðs prosent har á leið av øllum virðunum hjá fócxógn men hvat ger hann so hann sigur tað er hendan samgongan sum hevði givið nøkrum fáum allapengarnar veruleisin er ann heilt annar so eg má siga at tá ið høgni hoydal tosar um at onnur manopulera so haldi eg tori at siga at tað er mannopolatión sum tað stendur eftir
so vóru ikki fleiri viðmerkingar nú fara vit til næsta røðara og nú er tað bjørt samvælsa sum fær orðið ger so væl
takk fyri harra formaður hetta er eitt eitt uppskot sum eg harmist um at vit viðgera sum eitt spariuppskot til fíggjarlógina frá samgonguni tí at tað er eitt rættiliga álvarsigt mál og eg havi ført at fram áður at eg haldi at mann átti í allari virðing við hesum fólkunum sum hetta snýr seg um so átti mann sjálvandi at havt gjørt broytingar sum hann ætlaði sær at gera í samráð við fakfeløgini í í samráð við megd soleiðis at mann visti at tað mann gjørdi varvirðiligt og í ordan og mann átti sjálvandi eisini at samskifti í allar flokkar á tingi tí hetta er jú ein skipan sum vit ynskjasts at vera góð men tí mann skundað sær at gera nakað við ein ógvuliga útsettan bólk má ma siga altso fólk sum bera brek men sum tíbetur eru á arbeiðsmarknaðinum og sum hava verið undir einari skipan har tey fáa sáttmálasetta løn hóast tey hava serdan arbeiðsførleika nú í dag ætlar samgongan endaliga at gera av at hesi fólkini sum tann einasti arbeiðsbólkurin á í okkara samfelag starvsbólkuni í okara samfelag skulu vera eitt áog beli og eg skal taka nøkur dømi visti tú tekur ein sumliggur ú tí hægra endanum altso ein sum fær eina øgiliga góða løn sum hevur eina sáttmála at setta løn upp á fjøruti túsund krónur so missir viðkomandi eftir hesa hesari skipanini tá ið hetta e komið í gildi fýra túsund g fimm hundrað krónur um mánaðin tað er rættiliga nógv men tað verður eisini tann munurin at tann sum er í skipanini sleppur at halda fram eftir gomlu skipanina hann fær eina nógv betri løn enn tann sum kemur inn í tí nýggju skipanina tí tí at og har vera hesa her fýra túsund o fimm hundrað krónurnar á muni og tað stendur í hesum skjalinum sum tinglimir hava fingið sendandi takka veru erhard joensen í morgun og altso eg má virkuliga spyrja gjøgnum formannin samgongulimir nú tók eg bara eitt dømi ið kundi tikið eina rúgva av dømum men hetta var eitt púra vanligt dømi sum er galdandi fyri rættiliga nógv halda samgongufólk at tað er í lagi at mann nú fer inn og mann sigur nummar eitt mann sigur at fleiri tykkara koma at missa ja nøkur koma at missa upp í tólv túsund krónur tað er so tey sum kanska liggja ein enn hægri sáttmálaløn men tey koma at missa frá tvey túsund krónur upp í eini v einir tólv túsund krónur um mánaðin men visti tú so samanber tær skipanirnar sum nú koma at galda tey sum sleppa at vera í gomlu skipaninog tey sum era í nýggju skipani so verður eisini ein lønarmunnr up á fleiri túsund krónur hald at samgongufólk veruliga at tað er í lagi átti mann ikki heldur at fingið gjørt hetta ordiligt soleiðis at mann sat eftir bæði fyri landsstýriskvinnunasa skyld og fyri samgongskyld men fyrst og fremst fyri tey sum hetta rakar at mann sat eftir við einum kenslu av at tað man ger er rættvíst og og fornuftigt mann gjørdi eisini stórar broytingar fyri einum aðran samfelagsbólk í fjør taðvar fyri reiðararnar tá var ein ein ein broyting sum var nógv størri enn hettirkrónum í oyru men tann rætta vegin fyri tann starvsbólkin hetta gongur bara tann skeiva vegin fyri ein lítlan bólk sum tel nøkur fá hundrað fólk man unnur teimum ikki at tey kanska hava eitt sindur góðu viðurskifti at tey eru javnsett í mun til løn í mun við okkum onnur harra formaður eg havi øgiliga ringt við ati eg havi øgiliga ringt við at skilja at mann gjør tað altso eisini at mann gjørdi pá hendan mátan mann velur at gera tað sum eitt spari uppskot also eg eg hevði ikki viljað livað við tí restina av mínari tíð at eg hevði verið partar inin av samgongu sum ikki ein gong hoyrdi og samráddis við partanm av arbeiðsmarknaðinum um at gera hetta her altso við samráðast ti vikuvís um mál sum hava nógv minni týdningr enn hettar tá tað snýr seg um broytingar fyri lønir fyri starvsbólkar tá er vit ógvuliga varin við at gera broytingar uttan at hava hoyrt fakfeløgin og her ger mann mann hevur ikki havt tað til hoyringar eg veit gott at nevndin hevur havt hoyringar sjálvandi hevur nevndin tað og tað er gott mentað hevur so ikki ført til at mannsteðgaði og segði ati at hetta átti mann at gera betri og hett erett spariuppskot landsstýriskvinnan er áløgdur at gera sparingar hero nú sparið hetta einki t sohedir ongan týdning at útseta málið í mun til sparingar tí tað er bara nú aftaná broytingar í trivnaðarnevndini so er tað bara ein hálv millión sum verður spærd men sjálvandi hevur landsstýriskvinnan rætt tí sum hon vísir á í sínum uppruna uppskoti at hetta fer at fóra til nógvar sparingar longri frammi fyri fíggjarlógina og so haldi eg mann skal seta sær seta tað upp móti hvørjum øðrum hví er tað so týdningarmikið at spara á hesum økinum høvdu vit kunnað livað við øll at nøkur við skerdum førleikum kanska fingu øgiliga góða løn ja eg kann gott liva við tí tey eru nøkur heilt fá tey eru ein ógvuliga ógvuliga lítil starvsfólk men eg kann eisini gott vera við til at gera kompromi um at tillaga skipanirnar vist mann ger tað ordiligt hetta sum verður gjørt nú er ikki hetta er ikki í lagi harra formaður takk
verkingar kristina háfoss fist ger so væl
samtíð bjóðar saman saman í at hetta uppskotið er alt annað enn í lagi fyri tað fyrsta so rakað tað íliga meint nakrar borgarar í føroyum sum í forvegin hava skerdað førleikar fyri tað næsta so er úr uppskotið sterkir veruliga hoyringar áðrenn tað kemur niðan í løgtingi og fyri tað triðja so hava vit so seint sum í dag fingið eina útgreining av frá almannaráðnum av hvat tað í veruleikanum merkir tað vil siga sjálvt samgongu tingfólk hava ikki vitað av hvat tað inniber fyrr enn hetta skrivið er komið júst nú hevði tað mest natúrligt ikki verið at tá málið fór aftur í nevnd soleiðis at mann fekk møguleika fyri at fáa eina veruliga viðgerðir av hesum og so er so eisini samgongu tingfólk fingur møguleika at hugsa seg um eina ferð enn

hevði absulutt verið tað fornuftig hetta verður fornuftigt at bíða við hesm málinum til eftir jól og byrjað árið við atat trivnaðarnevndin kundi tikið tóttina uppaftur og so at mann fór í í í samskifti um hvussu kann hetta málið gerast so tað vendi rættari tí at eg síggi virkuliga onga orsøk til at fara so harðliga til verka ímóti einum bólki sum er útsettur eg kann gott vera samd við landsstýriskvinnuna í at tær batar sum vórðu gjørdir um undan farna samgongu vóru øgiliga góðir tað var et eitt eitt øgiliga nógvir pengar sum komu á til henda starvsbólkin ella til il hendan samfelagsbólkin og og tað hevði eg tað origa gott við eg helt tat tað var ókey hettað var gott tí her javnsett mann mann kann fáa eina sáttmálaløn hóast mann hevur skerdan førleika og harvið arbeiði eg minni her tosa vit um fólk sum arbeiða at hava arbeiðsførleika millum tíggju prosent og upp í seksogtrýss prosent altso arbeiði á tveir triðingstarv og men visti mann ynskti at tillaga skipanina so gjørdi mann tað nú fø mann innfør eina nýggja skipan o ta er tað sum eg haldi er øgiliga ivingasamt at gera tað í skunditakkfyri
an
ha hara formaður sum verður am vísur á so er tað øgiliga ógvusligar avleiðingar fyri fyri bæði tey sum eru í verandi skipan og serla tey sum hava sum hava eina øliga stóra stóran skeldan arbeiðsførleika har tað upp til tvey túsund hundrað krónur fyri til dømis ein heilsurøktara og fyri he sum komu inn í skipanina frameftir verður tað so uppaftur størri munur fyri fólk í akkurát somu støðu og tað er tað eru sjálvandi heilt heilt heilt burturvið men eg fariat spyrja bjørt samelsen um hon hevur fingið upplýst frá landsstýrinum hvat er mann ætlar at spara her altso hvussu nógv hvussu nógv er talið í krógnum o oyrum sum mann tosar um at spara fyri landskassani tað ertn einasti bólkurin sum man fer beinleiðis eftir eg havi ikki upplivað tað fyrr í mínari politisku tíð at mann er farin so harðliga eftir einum samfelagsbólki men hvat sparir landskassin í veruleikanum veit bjørt samulsen at siga teðbjørsamelsen

nú eru nakrar tilhendingar gjørdar í uppskotinum sum tað hevur verið nevnt her so er tað bara ein sparing av eina hálva millión nú og tí hevur hetta ikki nakran týdning í mun til fíggjarlógina sum er upp á fleiri milliardir fyri næsta ár um mann bíðar við hesum uppskotinum fær tað gjørt ordiligt so tað eru tað eru ikki pengarnir sum gera at hetta at hetta landsstýrið og henda samgongahúsiur skund at fáa hetta málið ígjøgnum men eg má siga akkurát sum er í dag er jú altjóða mannarættindadagur og eg má siga akkurát sum er tað hoyrir ongastaðni heima uttan mun til hvat fyri landsstýrisfólk tey sum kemur við tí men tað hoyrir ongastaðni heima at mann ikki viðger slíkar broytingar tá mann fer yvir til eina aðra skipan enn tað sum er galdandi í dag og skal hava tvær ymiskar skipanir virkandi síðum síð at mann ikki ger tað í samráð við tey sum umboða hesa starvsfólkarnar tað hoyrir ongastaðni heima og tað hevði eisini sagt var tað eitt av okkara egnu landsstyrkfólkum men hetta her hevði ikki hent undir undanfarnum samgongum tað kann eg garanti
jóhannes joensen takk fyri at
formaður ja vit ríku rinda til dømis rinda til tey sum eru komin illa fyri millm annað tey sum bera brek og hava mist førleikarnar so tey fáa somu rættindi sum vit hava á arbeiðsmarknaðinu eftir sáttmála eg hugsi at tann mátin vit vit vit reka okkara vælferðarsamfelag er jú við at nú taða verið ført fram at flakakvinnurnar skulu bløða fyri hesum her og skattin hjá teimum men vit hava eina skattaskipan sum progressiv soleis at tey sum forvinna lítið áv peningum á peningin á arbeiðsmarknaðinum gjalda lítið í skatt og soleiðis eigur taðat vera og vit ríku skulu gjalda nógv í skatt nemliga millum annað tilsonar skipanin sum hesar so tann tað tað eigur at gerast up á tann mátan og ikki at mann fer at skerja tey inni í skipanin takk fyri
so
takk fyri ja og eitt sum er eitt sum veru o rýmd við hesari skipanina um hann vildi ella ikki tað verður at tvey lat okkum siga atr er starvsfólk sum sita við kassan í bónus ella í í keypssamtøkun so kunnu tvey við júst sama skerda arbeiðsførleika til dømis lat okum siga at tey arbeiða hálva tíð bæði tvey har kunnu tey koma at sita lið um lið og hava hvør sína løn tí tey eru undirhvør sínari skipan og tað kunnu tey koma a vera í tjúgu ár altso tað kann ikki vera rætt tað kann ikki vera rætt at tvey við skerdum førleikum sum sita lið undir lið í nógv hærrans ár og yvir árini verður tað jú ein øgiliga stórur munur við sær fimtan hundrað ell ella tvey túsund krónur om munaði um mánaðin tað verur ein øgiligur munur tað kann ikki vara rætt eg skilji ikki m hann heldur hatta e í lagi men nettupp tí landstýriskvinnan hóast alt hevur roynt at gjørt hesar tillagingarnar laðarligar so sparir hetta landskassan øgiliga lítið her og nú og tí skilji esg slett ikki hví mann vil kreista eitt sovorðtiha eg illa samanhangandi uppskot ígjøgnum
so er tað hervør polsdóttir ger so væl takk
fyri hara formaður ø eg púra samd við tí sum bjørt sigur at tá tað er snýr seg um sovorðni her mál sum eisini eru rættiliga prinsipiell at man ikki senda út til hoyringar tað hoyrir ongastaðni heima men í trivnaðarnevndin hava vit havt rættiliga nógvar hoyringar níggju hoyringar og eingin tekur undirvið hesum altso fakl vilja taka ikki undir við tí mekn tekur ikki undir við tí sinnisbati javni fara arbeiðsgevarfelag eingin tekur undirvið hesum uppskotinum og við hesum tilleringunum so kemur tað at spara landskassan í næsta ár leysliga mett trý hundrað og hálvtrýss til fýra hundrað túsund krónur altso fíggjarlógini næsta ár htað virkar kanska til at at tað er eitt sindur av røringi í millum samgongutingfólkum ú o tað skilji eg væl tí hetta má smakkar teimum ólukksáliga illa beint fyri jól at ger hesa sparingina sum kemur at seta eit stagtólk øgiliga øgiliga ójavnt upp móti hvørjum øðrum takk fyri
ja so er tað bjørt savnvísi
takk fyri ja eitt er munurin á starvslønini har n mann kan siga haer tað kanska fyri tær lægri lønirnar en r fimtan hundrað krónur sum verður á muni millum tann sum er áliðin o tann sum er á begliðnum og so tær heilt høvuðlønirnar og tað kann man siga at tey eru so fá men tað verðar ein tólv túsund krónur á muni um mánaðin fyri ein sum tjenar hálvtrýss túsund tey eru so øgiliga fá men bara fyri at taka spenni og har er jú altso rokna tað út upp á nøkur ár tað verður heilt ótrúliga stórur munur og to har eg má siga aftur og aftur eg skilji ikki at samgongan ynskir at innføra eina skipan sum ger mun á fólki hvønn annan sso allur tinglimir her enni ja tað er onkur sum kennar eitt sindur meir tí tey kanska sita í einum formansposti ella tí tey hava einevndarformannssess til okkur sovorðið men grundleggjandi er tingmannaløni saman grundleggjandi landstýrismannaløni saman grundleggjandi lønin hjá øllum starvsfólkum úti í samfelagnum saman hví skal munirnir gerast á hesum altso allir allr andin í semjuni sum varð gjørd í tvey túsund og trettan var at mann skal royna at javnseta fólka á arbeiðsmarknaðin og tað nyttar ikki at lesa hesa her tabellina umaftur umaftur tí mann hevur akkursum gloymt at seta fokus á allan andan í hesari lógini takk fyri
ja siri stenberg farna viðmerking
takk fyri harra formaður ja eg haldi at hetta uppskotið tað ella ella henda viðgerð hon eisini hon sigur nakað um hvør mann arbeiðir fyri tað er nokk so óhoyrt t er púra óhoyrt at mann fer inn og skerjir rættindi hjá fólki sum hava brek og at mann við í løgtingslóg faktisk lekka teirra inntøku og so er tað fleiri sum hav sagt at tað eru ikki nógvir pengar o etti eina lukrativ skipan tað fyltu nokk so nógv í kjakini seinast o eg haldi upp á ein máta tá ið mann sigur tað so hevur mann mist sambandið við hvussu fólk liva visti mann heldur tað at tá ongan týdning hevur at tú kanst standa fyri at missa kanska tvey túsund krónur ella meir av tíni inntøku og eisini vistu inntøkan eír lág um tú misi tvey trý hundrað krónur tað rakar eisini hart so at at up á einlana máta føli r tað vera eitt sindur negleserað tað at mann heldur hetta upphæddirnar eru ikki so so alvorligar tað skal nokk ganga tað er ongantíð rætt at fara inn og skerja inntøku hjá fólki okur liva í
ome hundrað
takk fyri nei tað er so eingin ivi um at hetta landið fer ikki á húsagang av at mann betalir ein part av lønini til fólk og skerdum førleika tað kann eg garantera men fyri at lata meg í tær skiljandi brillurnar s hevur landsstýriskvinnan staðið einai støðu har hon sær at ann útreiðsla veksur øðliga skjótt og so er hon hugsað at hetta má gera nakað við og so er von roynt at gera tað soleiðis at tað ikki skal raka tey sum eru í skipanini í dag serliga hart men hon skrúvar so niður fyri tey nokk so harðliga fyri tey sum koma í sipanina og tað er har eg sigi at mann missir fullkomiliga andan í allar lógini tá ið mann beginnur at gera mun eisini inni ímillum hesar hesar bólkarnar eg trúgvi at ð e gjørt í góðari meining eg trúgvi iki a mann hevur meinta illa tá ið mann mann gjørdi ta eg haldi at eg fór óumhugsað og tí haldi at mann eigur at bakka aftur og siga veitst tú hvat hetta má hava meiri tíð her eiga vit at samskifta virðiliga við megt og við fakfeløgini og við kanska við hinar politiska flokkarnar og fáa eitt fornuftigari uppskot áborðið
ja so er tað steffan klein poulsen
gersvæl ja harra formaður tað tað verður tosað um at í verandi skipan fáa øll eina sáttmálaløn men har er eitt hámark inni í dag sum eitur tveyogtjúgu túsund krónur taðvil siga øll fáa ikki sáttmálan øll fáa ikki tí fullu sáttmálaløn í dag so einastanar skal vera eitt mark eg gangi i út frá at bjørt samelsen vil at at vit fjerna hatta á markið so øll kunnu fáa akkurát tað sum tey vilja hava ogso er tað tað at ein samd fíggjarnevnd tavilsað allir flokkar á tingi hava biðið ella hva hava heitt á landsstýrið um at hyggja etir hesari kontoðini og ja egeg vil vil geva andsstøvin rætt tí hetta er bliv øgiliga fløkaligt tá ið mann knappliga fær tvær ymiskar skipanir og tað rakar óheppið í niðara endanum men visti mann visti ein samd fíggjarnevnd siuavit skuldu tálma vøkstrurnum hvussu hvussu kulu so gera tað uttan at mann sparir onkustaðni ato mnn knn ikki tálma nakað uttan at spara onkustaðnibjórssamel
aósa
takk fyri nú haldi at handan áheitan frá fíggjarnevndini er blivin brúkt og eftir hondini misbrúkt nokk so nógva ferð tí at eg segði nettupp í mína røðu at eg haldi at mann eigur at hyggja eftir skipanini og tað haldi eg mann skal taka partarnar við til at gera og er tað skilagott at broyta skipanina og sjálvandi skuldu tað vera nøkur mørk men tað á fíggjarnevndini heitrar landsstýriskvinnuna um at hyggja skipanin betíðir ikki at fíggjarnevndin biðjur um at fáa akkurát hetta borðog eg haldi at tað er óheppið at mann ger eina aobskipan tað haldi eg veruliga og eg haldi at tað verðar øgiliga óheppið at mann ikki brúkar meira tíð upp á at fáa gjørt tað soleiðis at mann eisini fær viðspælarar frá teimum sum umboða hendan starvsbólkin tað haldi eg veruliga tað má eg siga takk fyrija
so vóru ikki fleiri viðmerkingar so fara vit til næsta røðaran tað er uni rasmussen sum nú fær orðið
ger so væltakk fyri ja nú viðgera vit mál nummar einogtretivu og eg haldi tað verður øgiliga nógv fjørt burtur úr at snakka snakkaði tað niður snakka skipanina niður man velur at velja ting sum í veruleikanum ikki eru serliga røytt at at velja tí tí tað ratar sletti ikki persónar í heila tikið í í summum av tingunum sum verða nevndtað er bara mann kann vísa á tabellir í summum førum mann veit slett ikki hvat liggur aftanfyri og tað at høgni hoydal nevnir at í norðurlondum hevði mann ikki funnið upp á hetta her tað haldi er nokk so løgið at koma við einum sovorðnum pástandi tá ið mann veit at hetta nokk er tann besta skipani í norðurlondum sum vit hava lagt fram nú sjálvt um hon er verri ein ein verandi skipan tar taðer rætt men tað er eingi av hinum norðurlondum sum hevur betri skipan enn hetta sum vit hava lagt fram nú so vítt eg havi fingið at vita men her eru ting sum gera tað at at eg vil taka hetta málið aftur í nevndina og viðgera partar sum eru hjá teimum sum hava minst arbeiðsførleika og hava tær lægstu lønirnar soleiðis at eg kann seta teimum í samband við almannaráðið og og vita hvørji ting vit kunnu gera harbeint men eg havi planir um í hvussur at gera skjótt av soleiðis at vit kunnu taka triðju viðgerð í næstu viku allíkavæl tað er mín vón í vussusurtakk fyrija
takk fyri tað er ikki nakar sum bið um viðmerking og eingin hevur biðið um orðið so nú er orðaskiftið endað og vit fara at atkvøða í hesum málinum og sum vit hava hoyrt so er umbøðin komið frá fleiri um at beina málið aftur í nevnd haldi jóhannes joensen var tann fyrsti sum bað um tað og tað fara vit fyrsta at atkvøða um altso tað er løgtingsmál nummar einogtretivu sum vit júu hava viðgjørt sum vit nú fara at atkvøða um um tað skal beinans aftur í nevnd ella ikkiog vit atkvøða núja eg vit eru liðug at atkvøða eg haldi tað er eitt sindur sum eg or levnt fyr tá vit atkvøða at at mann atkvøður sum fer út og tað er sindu ringt at halda skil á hjá okkum sum skulu halda skilan so tað fer at heita fólk um ikki at gera at tá ið vit atkvøðaðut og vit atkvøða nokk so nógv nú eina løtu at vit eru standi við at vit sita meg á tað ná men vit eru liðug at atkvøða tað er einmælt samtykt at beina málið aftur í nevnd so er tað gjørt sjeyogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti eingin blánso er tingmál nummar einogtretivu beint aftur í nevndina trivnaðarnevndini ja so nú fara vit aftur til punkt fýra so vit lopa um í áðni og tað er triðja viðgerð av løgsmálnumar einoghálvtrýss tað er soleiðis at har komið eitt broytingaruppskot og hetta er uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um arbeiðsloystrygging og arbeiðsávísing alslógin norðurlendska sáttmála um almannatrygd hækking á arbeiðsloysstuðul í eftirlønargjaldi og annað og tað er soleiðis at bjørt samuelsen johandal beini johannesen hennregold jákup mikkelsen og bjarni kárason petersen sum øll eru limir í vinnunevndini tey hava lagt eitt broytingaruppskot fram tað er nakar sum biður um orðið tað er helgi abramsen sum biður um orðið og hann fær orðið landsstýrismaður ger so væl
ja harra formaður tað er samband við hetta broytingaruppskotið nú ar tað soleiðnar at tað kom nakrar tað kom eitt upskot frá als um um at broyta nøkur ting í hesun her uppskotinum og tíverri so kom tað tað var eitt annað einl annar misskiljing sum hendi sum gjørdi tað at at vinnunevndin fekk hetta uppskotið for seint frá frá mær soestat hevur tú skrivað álit áðrenn tað kom annars skuldi tað verið partur av álitunum so tíverri so so má eg umbera tað at at tað ikki kom við í sjálvt álitið tí anars kundi tað veri rættha tá samtíðst fara at takka h vinnunevndini og ella teimum nú ver tð ikki vinnunevndir men nú er tað limirnir í vinnunevndini tí at nú var tað sum tingfólk at tað verður lagt fram tí at vinnunevndin sjálv liðugvið hettar málið og og og og fyrisitingn fyri at tey kundu taka ttað við meni tað sum hetta snýr seg um tað er tað at í upprunauppskotinum so varð skotið upp at strika grein sjey stykki tvey í lógini hon sigur at persónar sum eftir løgtingslóg um almennar pensjónir fáa hægstu fyritíðar pensjón verða undantiknir fyri at gjalda sambært grein átta stykki tvey og tað merkir altso at fyritíðarpensjonistar teir skulu ikki rinda alsgjald hvørki av fyritíðar pensjónum ella av aðrari inntøku tað er altso tað sum stendur í lógini í dag og grundgevingin er at fyritíðar penpensjonistar eru ikki tøkir á arbeiðsmarknaðinum og tí kundu ter ikki fáa pengar úr als og tí skulu teir heldur ikki rinda inn til als í upprunaupskotunum sum sum bleiv lagt fyri tingi varð skotið upp at strika hesa ásetingina men tað var ein feilur fyritíar pensjonistar eiga ikki at gjalda intil als tí teir er ikki tøkið á arbeiðsmarknaðinum og og tí skuldu teir ikki vera partur av als og tí er skjút man so upp at mann kann siga strik hesa strikingina sum mann vil hava tað verandi í í lógini hin broytingini snýr seg eisini um at strika eina striking tað vil siga at í upprunauppskotinum varð skotið upp at strika grein átta a men við broytingaruppskotinum við skoti upp at greini kortini ikki verður strikað grein átta a sigur at tey sum skulu hava undirtøku fyri at gjalda undantøk fyri gjalda alsgjald av ávísum inntøkum skulu senda eina umsókn um tað tað skulu ikki senda umsókn um at sleppa undan alsgjaldið av til dømis fyritíðar pensjón men men ein fyri pensjonistur sum hevur aðra inntøku skal søkja um at sleppa undan at rinda alsgjald av tí inntøkuni og tað bleiv í upprunauppskotinumpskoti upp á strika hesa ásetingina men við broytingaruppskotinum verður skoti upp at halda fast við hana og tað er soleiðinar at arbeiðsloyðsskipanin hevur ikki møguleika at fylgja við hvørjar aðrar ainntøkur hespersónarnir hava fyritíðar pensjonistarnir hava og tí er neyðugt ati teir persónarnir teir sum fáa pensjón teir søkja um undantøk fyri at rinda alsgjald av aðrari inntøku íð teir fáa teir skulu ikki søkja undantak fyri at rinda av fyritika epensjóni sjálvari men av aðrari inntøku tí at als hevur ikki møguleika at fylgja við hvør tað er taðvalsa í hesum báðum førinum so sleppur mann tveimum broytingum í í tí upprunaliga uppskotinum og fer aftur til tað sum var frammanundan tað er tað sum hetta hetta broytingaruppskotið ið stuttnum snýr seg um takk fyri
tað er ein viðmerking bjørt samuelsen gerst væl
ja takk fyri manni var kanska komin til at strika okkurt sum hann so fann útav ikki var so snilt at strika t kortini og koyrdi innaftur við at siga tað stutt men altso vinnumálaráðið men men eg ætlaðiat spyrja helga abrabsen um hann líka kundi sagt at tann broytingin mann ger nú hon er til bata fyri fyritíð at pensjonistar bara so eingin tingsalin skal vera íg iva um tí nú snýr hetta seg um nakrar reglur um fyritíðarpensjonistar og hetað er ikki nakað sum pá nakran máta altso hetta hetta eru broytingar sum gagna teimum kann landsstýrismaðurin vátta tað takk
gerst væl
harra formaður ja tað tað kann eg vátta hetta hetta er visu vit fylgdu upprunauppskotinum so var tað ein ein ein ein báði fyri fyritíðar pensjonistar men men vit sleppa tí ta vil siga at at broytingaruppskotið í mun til upprunauppskotið er ein ein fyrimunur fyri fyritíðar pensjonistar takk fyrija
so eru ikki fleiri sum hava biðja um orðið vit orðaskiftir enda og vit atkvøða so í málinum og sum vit hava hoyrt so er eitt broytingaruppskot komið sum landsstýrismaðurin greiddi frá sumlimir í vinnunevndini hava lagt fram og vit fara at atkvøða um tað fyrst og tað er klárt vit atkvøða nú ger so vælja vit eru liðug at atkvøða broytingaruppskotið er samtykt einmælt áttaogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti eingin er blonkso atkvøða vit um málið soleiðis broyttger so væl vit atkvøða um málið soleiðis broyttja vit eru liðug at atkvøða er sjeyogtjúgu atkvøður fyrisjeyogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti eingin blonk málið er endaliga samtykt og avgreitt frá løgtingjummso er ein triðja viðgerð eftir tað er tað sum eitur punkt sjey í dag tað er triðja viðgerð av løgtingsmáli nummar sjeyogtretivu tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um almenn almenna heilsutrygd heilsutrygdarlógin eftir bata heim verður strikað hækking av heilsutrygdargjaldi úr nul komma seks mar komma sjey broyting av tilskotsstiðanum og broyting um hjálpará og tað er soleiðis at har er eisini eitt broytingaruppskot komið frá limnum í trivnaðarnevnd uni rasmussen hevur biðið um orðið honn fær orðið ger so væl

takk fyri ja núvear tað mál nummar sjeyogtretivu sum vit viðgera og a hetta broytingaruppskotið tað handlar bara um heta her við klæðu eg nevndi tað til aðru viðgerð at vit fóru at koma við hesum broytingaruppskotinum at tað er bara orðið heilsutrygd sum sum var blivið burtur í grein nei í paragraff níggjuogtjúgu stykki eitt og tað er tað sum verður sett inn har soleiðis at mann eisini kann kæra í samband við heilsutrygd takk fyri ja takk tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið vit fara so at atkvøða og vit atkvøða fyrst um hetta broytingaruppskotið ein lítil broyting sum er neyðug og vit fara at atkvøða tað núja vit eru liðug at atkvøða tað eru seksogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti eingin blonk so skulu vit atkvøða einaferð afturat um málið soleiðis broytt tað gera vit nú ger so vælvit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við sekstan atkvøðum fyri tíggju ímóti og ongari blankari og er samtykt og endaliga avgreitt frá løgtinginum vit eru so komin ígjøgnum triðju viðgerðirnar í dag fara nú undir nakrar fyrstu viðgerðir tær eru ikki minni enn fýra á skránni og tann fyrsta er fyrsta viðgerð av løgtinsmál nummar áttaogtrýss tað er uppskot til løgtinslóg um broyting er løgtinslóg um tíðaravmarkað avgjald á ferðandi vit komu til føroya tað er leinging av tíðarskeiðnum í ferðandi skalu rindja avgjaldi við komu til føroyar og her skulu vit biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er tað jakup mikkelsen fyri sambandsflokkin magnus rasmussen fyri tjóðveldi kristinaháfoss fyri miðflokkin billiustinussen fyri ran ja so fær jacviketsen orð egsvæl tað er ikki nógv
beina í hesum uppskotinum øvið hesum her uppskotinum so verður tíðarskeiðið har ferðandi skuldu rinda eitt avgjald á trýhundru tólv krónur við komul til føroya longu til longt til einogtretivnda mars tvey túsun og einogtjúgu og broytingin er grundð á øktu útreiðslurnar til komvið nýggjar kanningar galdandi lóggáva áleggur ferðandi sum er tólv ár og ella eldri í tíðarskeiðnum fyrsta til einogtretivunda desembur at ringja avgjald á trý hundra og tólv krónum avgjaldið er frítikið fyri meirvirksgjald eg gangi út frá at tað verður stór semja um hetta uppskotið og hetta fer so til viðgerðar í fíggjarnevndini og vit fara uttan iva at geva tí eina góða viðgerð takk fyrihar formaður
ja takk fyri so er næsti røðari johannes joensen gjør so væl takk fara formaður
hetta er eitt nokk so greitt mál hetta er hetta er i uppskot um at leingja eina tíðarfreist so at ferðandini skuldu rinda stalda rinda avgjald ella ferðaagjaldð tá ter fyri komu til føroyar og tað skal v leingjast nú til einotjútndn mars tvey túsnd og einogtjúgu og broytingin sjávandi grunda á tær útreiðslurnar sum eru í komin í nítjan kanningum hetta erhevur ikki nógv beinin í hsum málinum vit taka undirvið hsum her og eg vænti at tað verða samt leintí sum kemur at taka undirvð hesum her hesi broytingini eg haldi ikkita ikki nógv at siga til tað sjálvandi nú pundi jól kann mann siga tað huglegieitt sindur um at mannmá ansa meira eftir tí at vandin evur hvussu e nógv størri nú tá ið ferðandi kom heim úr danmark tí tí vildi mann mælt til at øll tey sum koma heim úr útlondum nú verða heima og ikki tar teir teir fyrstu hvussur dagarnar ta fyrstu vikuna soleiðis at smittuvandin verður minni so eg hugsi at hetta her eitt gott átak hetta her er neyðugt so eg hugsi at visti mú skal ansa ordiliga eftir so su mann noyddir at leingja hatta eter loyvi so eg haldi ikki nógv meira at siga um tað takk fyri

akk fyri harra formaður ja tá ið tá i koronan fór at herja á í føroyum so so var tað hetta her við at tað bleiv nokkso nógv tosað um hetta her við at vit skuldu testa og tað bleiv serliga fokusera upp á hetta við landamørkini og so var tað epedemikommissiónin sum segði tað at nú nú skal testast og tá er tað soleiðisnar attað kemur koma ein sovorn boð frá farsóttarnevndini og tað kostar so er tað landskassin sum hevur skylda til at avhalda útreiðslurnar tað gjørdu vit so og tað var nógv tosað um tað at tað var skeivt at landskassin skuldi avhalda hesar her útreiðslurnar og tað bleiv strongt á at gera tað soleiðisnar at tað vóru tey sum komu til landið sum skuldu gjalda tavilsiga mann tann sum ferðaðist skuldi gjalda menn sjúklingar skuldu sleppa undan tey sum vóru sjúklingaørindum og tey sum vóru undir tólv ár men tað var nokk meira innviklað enn mann helt at gera tað so at mann kundi taka gjald men umsíðir fyri trimum mánam síðani so bleiv tað so at ein skipan kom at vit skuldu gjalda tá vit koma u flogvøllin ella komu við norrønu eitt gjald uppá trý hundrað og tólv krónur og so tey sum flutningsfeløgini fáa so nøkrur oyrur ella nakrar krónur til at umsita heta her eg haldi tað ev riggað væl og og tað sum hetta snýr seg um er stuttligt greitt bara at leingja ta heimildina í tríggjar mánaðar mann hevði eina s ósetusáseting at tað skal ver liðugt á nýggjárinum og nú leingja teg tríggjar mánaðir hetta málið má altso samtykkjast nú áðrenn vit fara í jólafrí hetta kemur fíggjarnevndina og vit viðgjørda nokk so grundilga tá eg haldi ikki eg nógv nýtt í tí uttan tað at eg vænti at samt løgting fer at mæla til at leingja hetta í tríggjar mánaðir frá fyrsta januar tað skal fáa hvussu er eina góða viðgerð í fíggjarnevndini takk fyri
takk fyri so er tað johannes joensen sum hevur eina viðmerking gerst væl dag fyri
bara eina lítla viðmerking eg veit iki um magnus rasusen veit tað men men hugsar mann so at í marsmála so man fingið eina vaksinu er tað tað mann gangur út frá ella veit veit magnus rasmusen nakað um tað ellatakk fyri
takk fyri ger so væl magnus rasmussen
takk fyri harra formaður nei tað ta tað veit eg ikki tað varu nógvir tosa um vaksinur men hetta er meira fyri at binda um heila fingur at vit siga tríggjar mannar afturat og so vónaðu vit at vit sleppa frá at leingja tað aftur men man tekur tað altso líka sum tríggjar mánaðir og so síggja vit tíðina eitt lítið sindur ann vaksinan nærkast og um um hon er komin at at virka tá tað tað vita vita ikki at tríggir mánaðgangur hvussu er óalmindiliga skjótt men hetta sum sagt er leingi hon er heimild í tríggjar mánaðar og so trúgvi eg tá ið tað fer nærkast at tá ir tríggir mánaðirnir farnir so tekur nokk farsettarnevndin støðu til skulu vit halda áfram at hesta og visti tað so verður ug mann heldur at henda skipanin er góð at tann sum ferðast skal gjalda undantikið børn sum eru yngri enn tólv ár og tey sum fara at fáa sær heilsubót uttanlands so verður hetta nokk longt einaferð afturat men man leingista ikki í eitt heilt ár tí í veruleikanum veit eingin men mann vónar at tríggar mánaðar u nokk takk fyri
takk fyri so er tað kristina háfoss sum hevur orðið ger so væl
ja ja takk fyri ja til viðgerðar er so eitt lógaruppskot frá landsstýrinum um at fáa heimild til at taka gjøld fyri tær koronakanningar sum verða framdar á flogvøllinum og havnarløgnum tá fólk koma til føroyar og tað er ikki so langsama veg stóð her løgtingið seinast og viðgjørdi júst sama uppskot nú biður mann so um at hava tað galdandi tríggjar mánaðar afturat vit vístu tá á fer stuttum at neyvan fór vit vistu faktiskt at koppingarevnir fór ikki t vera klárt tá longu einogtretinda desembur og vit vistu hvørfallaðu at øll fór ikki hava verið koppsett tá so vit mæltu longu tá eisini til at vit settu freistina longur tað ynsktu mann so ikki og og tí standa vit so aftur her í dag so kunnu vit so vordera um um tað r nokk at leingja freistina tríggjar mánaðir ella ikki og tað kunnu vit so tosa nærri um í fíggjarnevndini men tað er rættiliga sannlíkt at hóast koppingarevnið verður tøkt nú í komandi ári so skulu vit vænta tá framhaldandi verður tørvur á at kanna fólk hvørfalda næst seks mánaðin á flogvøllinum alt annað er rættiliga undrunarvert um tað ikki verður men vit kunnu fáa viðkomandi myndugleikar innat greiða eit sindur nærri frá tí tá málið kemur nevn heilt yvirskipað so hevr tað verið øgiliga serstakt ár sum hevur kravt ómetaliga nógv bæði av fólki okkara vinnulívi og okkara samfelag sum heild og eisini av fólkum kring allan heim her tað er jú eisini kravt at vit hava skula tikið leypandi nakrar politiskar avgerðir millum annað um um hesir hjálparpakkarnar harav tann seinasti son fór úr gildi seinast í august tað sum hevur verið øgiliga spennandi í samband við hes nei hesa støðuna hevur verið at at vit hava faktiskt roynt at staðið saman um tað tilbúgvingarætlan sum hevur verið fram við at fara í gongd við umfatandi koronakanningar hyggja vitað at hagtølunum so eru vit nú komin upp á hava framt hundrað og fýraoghálvfjerðs túsund koronakanningar tað er meira enn trýfalt fólkatalið hjá okkum og harvið eru vit eisini um vit ikki liggja fremst í heiminum so liggja vit millum tey allarallarfremstu heiminum tá tað kemur til at fremja hesar her koronakanningarnar pær íbúgva og hetta týðandi amboð fyri okkum fyri at tava tamarhald á støðuni hitt hevur so verið at tryggja okkara landamørk har hava vit sjávandi veið ymiska málið um hvussu vit gera hetta best men undir øllum umstøðum so eru fegin um at at vit eru blivin samd um atat vit í minsta lagi skulu krevja at fólk verða kannaði og ta er so blivið víðkað í nøkrum umførum fyrst frá tí atætlanin sletki var at kanna og at mann lat landamørkini upp hálvani juni til at mann so fór undir at krevja kanningar tá fólk komu til landið síðani hevur mann so eisini kravt kanningar ella tilmælt kanningar sætta dag aftaná komi og nú biðja vit eisini um at fólk kanna seg fimm dagar áðrenn tey yvirhugu koma til føroyar tað vil siga at at myndugleikarnir mæla nú til tríggjar kanningar fimm dagar áðrenn tá ið mann kemur og seks dagar aftaná fyri at at byrgja fyri so frægt sum møguligt og hóast tað hóast hesar her tríggjar kanningarnar so síggja vit tíverri at tað eru dømir um fólk sum koma til føroyar sum sum vísa seg hava smittu og sum eisini náa at smitta á onnur tí kann mann ikki annað enn mæla staðiliga til at fólk sum koma til landið halda seg so vítt møguligt burtur frá øðrum fólkum hvørfald teir fyrstu seks dagarnar soleiðis at vit tryggja at at smittan ikki fer at spjaða seg til alt samfelagið annars nógv gott er framt íð hesinm eri tíðarskeiðnum fyri at hava tamaldasmittuni men tað hevur verið ávís kann mann siga ein sindur av enum vingligtari kós í nøkrum málum fyrst var segði mann at mann skuldi fara landsstýris fráboðan at mann skuldi taka tí donska eptomiðlógina og seta hana í verk í føroyum sum inni bar øgiliga víttfevndar heimildir til at skerja frælsið kann man siga hjá síðan trekti landsstýrið tað aftur segði ókey nei lat okkum heldur byggja alt á álit fyri síðani at seta í verkeinalóg har mann kundi steingja skeinkistøð í matvørulógini vit lótu estir landamørkini upp hálvan juni uttan at krevja koronakanningar yvirhøvur tá vóru nógv sum mótmæltu tað millum annað vit í í tjóðveldi tíbetur broyttu vit so aftur ella landsstýrið broytti støðu og fór undir atseta setast á kanningarnar verk tá varð tað jú gjørt uttan at mann skuldi rinda fyri kanningarnar so at vestu eg minnis rætt so legði landskassan eini trýogtjúgu milliónir krónur út fyri hesar kanningarnar av ferðafólki sum komu til føroyar áðrenn landsstýrið so kom við hesari lóggávuni sum vit standa í dag har mann fekk heimild at taka gjøld men tað er gleðiligt at mann so kom við hesi lógina umsíðir og tað er gott at vend nú leingja ta eisini til at galda tríggjar mánaðar afturat viðvíkjandi hjálparpakkunum so hav huga at mann má ásanna at tað hevur verið skeivt at mann bara hevur havt hjálparpakkan galdandi seinast í august í tvey túsund og tjúgu tí at vit hava partar av okkara samfelag sum framhaldandi eru øgiliga øgiliga hart rakt av koronastøvuni og tað eru fyrst og fremst fólk sum eru í ferðavinnuni og fyritøkur sum eru í ferðavinnuni og so eru tað fólk listafólk tónleikarar og onnur sum liva av tí at kunna millum annað framføra har sum nógv fólk eru og og og skipa fyri tiltøkum sum savnað nógv fólk og tað er eingin ivi um at hesir bólkar áttu havt hjálparpakkar framhaldandi soleiðis at vit tryggjaðu at tað sum vit jú settu okkum so væl fyri tá ið allir flokkar vóru samdir um at seta hjálparpakkar í verk at allir partar av okkara samfelag sum annars høvdu gott og sunt og og meiningsfult og burðardygt virksemi ikki skuldi verða noydd til at steðga við øllum hesum bara grunda av koronu men skuldu hava møguleika eina hjálpandi hond at koma trygt tvørtur um hesa her koronastøðuna men har hava vit so pá á onkran máta a upplivað haldi eg at landsstýrið hevur slept endanum aftan á seinast augudst sagt nei nú mugu tey annars klára seg sjálvan tey sum framhaldandi eru raktar koronastøðuni og tað erøgiliga óheppið vóni veruliga at vit vóna at at landsstýrið vil endurhugsa hesarhjálparpakkarnar og tryggja støðugt at okkara ferðavinna okkara listafólk okkara tónleikarar eisini koma trygt tvørtur um hesa støðuna sum tey framhaldandi eru í nú við svul líka hyggja beint nú at eisini í mun til kanningar hvat tannum størsta hóttanin er so er tað hetta við at fólk sum koma til landið sum hava smittuna uttan at vita av tí kanska enntá vera testaðinr negativ tá tey koma men aftaná tann sætta dagin hava smittuna um tey ikki fara og lata seg kanna ella ikki halda seg í einum slag av sóttarhaldi til sætta dag so er hetta og verður hetta ein hóttan nú og eisini frand jólar og um jólinýggjár og inn í komandi ár og tí hevði tað verið ynskiligt at landsstýrið meldaði munandi greiðari út í mun til tey krøvini um mann setur til at fólk skulu lata seg kanna sætta dagin tá ið vit nú viðgera hetta við at mann skal rinda fyri kanning tá mann kemur til landið so kundu tað í tí sambandinum eisini verið eitt hugskot at mann segði at fólk samstundis rinda fyri kanningina sætta dag kanska tað kundi verið ein máti at at fólk í enn størri mun kanska g tá hugsi eg kanska serliga um útlendingarnsum koma her fara og og lata seg kanna aftur tí eg eri vís í at at teir larallarflestu føroyingarnir koma her royna veruliga at fara og lata seg kanna sætta dagin tí eingin hevur áhuga í at vera tann sum kom í ta støðu at mann fór at smitta onnur aat enda her so havi eg hug líka at vísa á hesum manglandi amboðinum sum vit hava mær dámar ótrúliga væl at vit hava grundað okkara tilmæli á álit men vit kunnu brádliga kunna eina støðu har tað ikki er nóg mikið og til dømis átta henda her sættadagskanningin eisini at vera eitt krav eins um ta ar krav at mann kemur tá mann kemur til landið so skal mann lata seg kanna men har mangla vit hesa føroysku farsættarlóggávuna sum vit skjótt kunnu tillaga og tað einas sum krevst tað er tað at landsstýrið sigur tað er í lagi vit heim taka ábyrgdina av hesum her málsøkinum soleiðis at vit til ein og hvørj tíð hava tey røttu amboðini á amboðskassanum til at seta tey krøvini sum hóska til okkara samfelag higartil og tað eru verið nokk so leingin út tí at vit blívu jú rakt av tanmum fyrstu korona tað fyrsta fólkini fingu koronavar jú longu triðja mars í ár og her enn bíða vit eftir at landsstýrið tekur neyðugt stig til at vit kunnu hava eina føroyska farsóttarlóggávu sum vit kunnu til ein g hvørja tíð tilligað til okkara tørv skilji tað øgiliga illa vit hava tjóðveldið hevur so lagt eitt uppskot fram um at heimtaka eisini landslæknaimbati og alt sum hangur rundan um tað málið er til viðgerðar í løgtinginum í løgtingsnevndini løtuni og tað verður nógvir hoyringspartar og sum skilst so er breið undirtøka fyri hetta skal vera føroyskt málsøki bæði nú og frameftir sjálvt føroyski heilsumálaráðharrin kaili holm johannesen segði á tyngsrøðrarpalli at handl metti eisini at tað skal vera føroyskt málsøki og tað hevði givið okkum betri amboð í amboðskassanum og og eg sk sum skilst so everið eisini landslæknin verður øgiliga jaligur yvir fyri at fáa tað á føroyskari hendur so so alt talar fyri at ðhetta er nakað nøkur stig við skulu taka og vónið veruliga at landsstýrið tekur nøkur stig á á røttu leið tíð viðvíkjandi eisini nú komandi tíðina men hernú heilt at enda so fer tjóðveldi at taka undir við at leingja hesa freistina eg haldi at vit í fríggjarnevndinum eigat hyggja nærri uaum vit ikki eiga at leingja freistina yvir meira enn tríggjar mánaðir kanska tikið á hálvt ár og eisini at hyggja etta her við sættadagstest um vit kundu víðka hesa lógina til at fevna um tað eisini kanska í eina enn størri motivatión at fáa kanska útlendingar sum koma til føroyar at at fara og taka sær satta dagstestin takk fyrihnn
takk fyri so er tað bilju stinussen sum hevur orðið ger so væl
takk fyri harar formaður hetta málið snýr seg um at flyta ein datu fyri kravtgjald í sambandi við fólk sum ferðast til føroyar og vit halda at tað er rætt at vithalda hesar skipanini uppi eina løtu afturat so leingi sum støðan við korona er sum hon er og má má so taka tað uppaftur tá ið vit koma fram til ta løtuna tá ið ið hendan skipanin gongur út eg haldi at vit hava higartil havt eina eina framúr hontering av allari koronastøðuni og eg má siga at soleiðsinar sum vit sum heild hava hava møtt avbjóðingunum hevur verið heilt framúr eg haldi eisini at føroyski myndugleikar og tey sum eru eru partur av allari tilbúgvingini hava dugað ótrúliga væl at skipa fyri millum annað hvussu í koronakanningar verða verða gjørdar eisini her í føroyum at tú kanst møta upp í bili uttan at skula mikla við onnur fáa gjørt kanningina meðan tú situr í bilinum og so fert tú til hús og so fært tú eitt úrslit nakrar tímar seinni væl betri fyriskipað enn tað er aðrastaðni hvar mann til dømis hoyrir um støðuna í danmark nú fólk standa í kø og og nøkur pástanda at tað er kanska har ið tey flestu verða smittaði tí tey standa í kø og bý eftir hvørjum øðrum í hesum korona kanningarkøunum so eg haldi at á so nógvum økjum so hava vit í føroyum dugað væl at funnið okkara egnu loysnir og at hava honterað hesi viðurskiftini til uge o eg haldi eisiniat hendan skipanin her hevur fungerað ómetaliga væl tá ð tú kemur á flogvøllin so verður hondtikin um hetta beinanvegin og tað er væl organiserað og tú fært kanningarúrslitini heilt skjótt aftaná at túð er blivin kannaður so eg haldi at tað er gott at vit hava tamarhalda støðuni framvegis vit nærkast jólum nú og vit vita ikki akkurát hvussu ið tað fer at útvarta seg men eg havi ta álit framvegis at tað fer at spæla væl av tí at vit hava myndugleikar sum duga so ómetaliga væl at vera fyrivarin og tilbúgvin tað var í stuttum tag harra formaður takk fyri
takk fyri ei vit hava eina viðmerking orsaka í síðstu løtu tað er edvard jacobsen ger so væl
akkurát fór mær viðmerkingar inn í staðin nokk so leingi so tað var eitt tær her sum biljur stinussen kom inn á at eg haldi at vit hava takklað støðuna fyrimyndarliga tá vit síggja hvussu tað sær út rundan um okkum og tað hevur eisini víst seg at fleiri sum sum eru vorðin smittaði eru blivin hava fangaða á sætta degi eisini so tað er tað er týdningarmikið at tað kanska kemur okk rundan um tað men tað er alneyðugt at tað verður gjørt sum eitt krav tá mann kemur um grønsuna tí tí soleiðis ið øll tilfødini eru komin út úr heimi tey sum eru sum hava verið nú hetta var ikki galdandi sætta tað men men eg vóni at tað so eisini saman sindur upp at mann at mann tilmælis sterkt at fólk lata seg kanna sætta tað tí at har mann eisini lofta fleiri upp á tann máta men men at tað verður gjørt og tá tað gongur út árið út tað kann vera nógv skeringspunkt har um januar og februar og mars og tað er óført at tað verður galdan til síðst í mars
takk fyri ger so væl biljustinussen
eg haldi akkurát tann spurningurin er sera áhugaverdur hvussu ber tað til at vit í føroyum hvar ið vit í veruleikanum bara hava stýrt við tilmælum og vegleiðingum standa okkum so væl í samanborið við onnur lond hvar mann hevur brúkt lógina og mann hevur fingið sera víðar lógarheimildir so allíkavæl so økist talið smittutalið í stórum áí ávísum tíðarskeiðum sjálvt um myndugleikarnir hava allar tær heimildir sum vit ikki hava í føroyum sjálvandi hevur tað kanska gera nakað nakað at gera við tað at vit hava sjógv rundan um all allar síður í føroyum og vit hava ikki nøkur mørk sumfólk koma yvirum men eg haldi at tað er allíkaáhugaverdur spurningur at vit hava megnað at honterað hesa kreppuna bara við tilmælum og ikki við strangum lógarkrøvum og standa okkum væl takk fyri harra formaður
takk fyri so vóru tað ikki fleiri sum høvdu orðið í hesum máli vit fara yvir til t hetta málið ðfer í fíggjarnevndina til víðari viðgerð og so fara til punkt níggju tað er fyrstu viðgerð av løgtingsmáli nummar seksogtrýss tjúgutjúgu tað er uppskot til løgtislóg um broyting í løgtinslóg um avgjøld við skráseting av motorakføru tað eru um at lækka virðis avgjaldi fyri persónbila formaðurin fær at biðja um framsøgufólk í hesum máli so ger so væljaja tað fyrsti er ingilín didreksen strømger so væl
ja takk fyri hara formaður hetta eru ella tey uppskotini sum koma nú tað fyrsta tað tað snýr seg um tað snýr seg um avgjøld við skráseting av moorakøum tað næsta sum kemur handlastto eisini um mvegfrítøku taka sjálvandi hetta fyrst og allarfyrst so so havi eg hug at spyrja landsstýrismannin jørgun niclasen um hann tvætlar altso at hoyra landsstýrismannin í útvarpinum nú skal ferð koma á tað eg gangi út frá tá hann sigur tað sum meinar við orkuskifti til varandi orkukeldur men altso jørgun niclasen hevur verið í politikki síðan áðrenn eg varð fødd og mann hevur vitað um veðurlagsbroytingarnar síðan einaferð í øllum førum einaferð í trýssunum

sum mann fær hug til soleiðis at spyrja um í øllum førum mátin ata her eg pakkaði inn uppá er hetta hr er hetta seriøst ella hvat hvat hvat hvat egr tað sum skera her eg síggi et tað er uppskotið og eisini tað sum kemur næst fyri sum ein onnur útnýttan av veðurlagsbroytingunum faktiskt tí at hetta snýr seg ikki bara um atavtaka avgjøldvið skráseting og mvigfrítøku at ta er eisini eitt uppskot sum handlar um at bilasøgurnar lættari kunnu selja brúktar bilar og lkluksins loygibilar og mann hevur latið tað inn í ein sovorðan øgiliga behagiligan flottan grønan pakka sum handlar um hesa her leingjanna av avgjaldsfrítøku og emvigfrítøku ja at gera seg til fortalara upp á hendan her mátan so royna at sníkja øll møgulig onnuruppskot inn í hetta her eina uppskoti tað haldi eg faktiskt er rættiliga langt úti og eg var til eina framløgu í kongshøll herfyri av einari fíggjarlóg og har bleiv tað var strásligur karmar um ta framløguna har bleiv ikki eitt orð nevnt um umhvørvispolitikk ella veðurlagspolitikk ella nøkur átøk ella nakað um at tað var serliga týdningarmikið at gera nakað fyri tað og so kemur mann og sigur at nú skulu vit hava ferð á samstundis sum mann faktiskt javnsettir nakar bilar sum eru partvíst fosilur hebridbilar í hesum uppskotunum við elbilar og vetnisbilar og ja tað haldi eg faktiskt ikki er serliga moralskt rætt faktiskt fyri at vera heilt heilt ærlig og eisini tað mann kemur við uppskotinum tahvr ikki verið til hoyringar mann sigur at nú hevur tað knappliga skund men mann hevur altso vitað av hesum her í rættiliga langa tíð men her er so eitt uppskot og eg skal sjálvandi viðgera tað uppskotið sum liggur her tað er sjálvandi gott at mann velur ati leingja tíðarskeiðið við frítøkuni av avgjøldum til skráseting av elbilum brintbilum eskal byrja við tí tað er neyðugt at mann ger tað lættari at velja tar røttu loysnirnar men tað er altso eisini neyðugt at mann í sama umfangi visti mann ordiliga vil sum jørgun niclasen sigur hava ferð á tað so er tað eisini neyðugt at gera tað truplari at velja tí mest tálkandi loysnina tey baði tingini tey ganga hond í hond tá mann stendur framman fyri nøkrum sum mann hevur sinjað at broyta disal og bensinbilar og vítt eisini hybrid og hybridplogg innbilar hava ein fyrimun tá ið tað kemur til føroyska keyparan tann fyrimunurin hann er millum annað at mann mann kennir tað eitt annað er at alt vegakervi er innrættað eftir teimum og tað er tað sum vit skulu burturfrá ta að tað er tann broytingin sum vit skulu hava ein elbilur tað er ein bilur sum koyrir hundrað prosent upp á el ein vetnis ella ein bryntbilur tað er ein bilur sum hevur ein el motor og brúkar hydrogen ein hybridbilur hevur bæði ein bensinmotor og ein el motor og brúkasæster bæði men krevur bara áfylling av eini bensinstøð ein plogg inn hybridbilur tað er ein bilur sum hevur bæði men sum tú bæði kanst sløða og fylla bensina tað vil siga at hybridbilarnir teir eiga teir hoyra enn til eitt undirstøðukervi til eitt vegakervi har sum tú ikki hevur fyri neyðini at hava løgiðstøðir og so framvegis hybridbilar og plogg inn hybridbilar tað eru betri enn bensin og disal eg sikpama eisini far at siga nú at nú kemur endiliga eitt uppskot og so eri eg ímótir og at tað er at tað er langt úti men men hybridbilar og plogg inn hybrid er frægari ja men frítøkan hon er gjørd við einum endamáli og skal bara gerast við einum greiðum endamáli og tað endamálið tað er at fáa umleggingina til varandi orku í gongd endamálið tað verður tíverri ikki tænt við hybrid og plog innhybrid sum framvegis skuldu brúka fosil brennievni um jørgun niclasen var farin í holt við hesa her broytingarnar og koyrt hybrid og plóg inn hybrid inn í frítøkuna fyri langari tíð síðani so kundi mann skilt tað hetta erikki ein nýggj tøkni so kundi mann skilta men tað er ikki tað sum vit skulu í fyrstu atløvu tað heru vur faktikt farin frá elbilarnar í teir hava so mikið góð battaríir og eru við at koma á nakrar kappingarfórar prísir tað eru nógv forskellig sløg av teimum tú pjøvust ikki at velja eitt bestemt bilslag tað byrjar at ganga rætta vegin fleiri og fleiri elbilar verða seldir og tað er ein góð gongd sum skal ganga enn skjótari og tað kemur ikki at ganga skjótari visti mann setir eina aðra minni umhvørvisliga loysn inn í frítøkuna eisini og faktiskt javnsetur tær báðar føroyar tær eru serliga tann upp á tann mátan ati strekkini sum vit koyra sum vanligu borgarar allarflest vanligur borgarar eru ikki so lang og hóska seg tí í allarflestu førum til elbilar mann koyra rættiliga langt upp á battarí íð ein nýggjum elbili í dag fá lond í heimunum eru so væl egnaðir til akkurát elbilar her er eisini onkrar aðrar broytingar í hesum her uppskotinum skal ikki snakka bara um hatta eitt er at mann ynskir at fara frá upprunavirði til útveðanarprísin í samband við útroknan av skrásetingargjaldinum fyri brúkta bilar tað mann upplýsir ella mann upplýsir at tað er tí t tað e ringt hjá akstovuni at umsita tá mann skal finna upprunaverja bilinum taksbrúkarhesr keypsupphæddina og tamast eisini yvir til at akstovan skal gera men grundin til at man broytti hendan mátan at verða betalt av upprunaella av keypsupphæddini tað var nemiliga at tað var ein ella fleiri kanska men serliga ein sum nógv fólk kenna væl ein ein sak har sum tað varð svikað fyri øgiliga stórar upphæddir tí mann hevði skrivað ein annan prís enn tann reiella prísin á fakturaðin og rindaði so rindaði so fyri ta upphæddina tí broytti mann tað og eg haldi faktiskt ikki at vit frá landsins síðu skuldu leggja upp til at mann at mann aftur kann svika upp á tann mátan tað haldi ikki vit skuldu gera eg hldi vit skulu minnast til at tað var eingrund til at mann innførdi ta broytingina so ynskir mann at frátaka áakfør sum eru flytigóðs fyri skrásetingargjald har eru nakrar rættiliga greiðar reglur fyri hvat er at meta sum flytu góðs motorakkfarið hevur verið gn hjá tí sum innflytur og skrásett í navnið viðkomandi í minsta lagi seks mánaðir í tí landinum sum mann flytur úr áðrenn mann tekur bilin við sær og at eigarin hevur havt fastan bústað har í eitt ár mann kundi kanska gjørt hesi tíðaravmarkingini longri so skulu øll skrásetingargjald verða goldin í landinum sum mann kemur úr hvør persónur kann bara innflyta eitt akfar um man kann ikki flyta oyðara í eitt ár síðan akfarið er innflutt eg veit ikki ó millbart vildi hildið at tað var ókey meni eg veit ikki um eg heilt dugi at ati síggja nøkur hol er í her ætama fíggjarnevndin kanna nærri so er eitt annað uppskot sum fer at lagta um hjá bilasølunum í øllum førum og fer at gera tað lættari hjá teimum at selja brúkta bilar nú skulu bilasølurnar kunna selja brúkta bilar aftan á tjúgu mánaðir uttan at betala virðisgjald heldur enn aftan á tretivu mánaðir sum er í dag tað haldi eg ikki er ein lógarbroyting sum tiltrongt tað er ikki ein lógarbroyting sum í øllum førum er undir tí yvirskriftini sum mann roynir at selja eitt uppskot í at mann skal hava ferð á orkuskiftið so eg vil bara heita fíggjarnevndini um at at fáa kanska at rudda upp eitt sindur í hesum málinum og hyggja nærri upp á tað upp á øll tey einkultstandandi uppskotini sum eru í hesum eina takk fyri
takk fyri so má eg líka minna talanina á at løgtingsfólk og landsstýrsfólk tvætla ikki tá teir tosa so mugu vit halda okkum til tað ger so væl bert saman saman
nei tað hevur formaðurin uttan iva rætt í at løgtingsfólk ikki tvætla meni til gjøgnum formannin tiltil tann sum hevur orðið so haldi í øllum førum at tað er nógv fólk sum lobba mótvegis politikarin og ikki minst móti landsstýrisfólkunum eg ætlaði at spyrja hana um um um slíkt loppiarbeiði er sjónligt í hesum heruppskotinum eg haldi tað er rættiliga sjónligt nú um mann leggur upp til í einum uppskot u mán kalla fyri grønt til at innflyta man eggja faktiskt til at innflyta gamla bilar um mann síðistillar hybridbilar so hybridtøknin sum verður kend leingi mansíðis stilla tað við elbilar og og við vetnibilar sum hava null cotveyotlát kann mann yvirhøvur kalla tað grønt tí tað er eingin ivi um at elbil amarknaðuri fer í knús avhasin har hann verður sorda fyri at steðga up aftur akkurát farin í gongd akkurát begenta økti um søluna og tað fer at steðga upp tí mann eggjar man síðustilla tað við hebridbilar eg ætlaði at spyrja talaran um hon er samd við tí
takk fyri ger so væl ingilín didriksonstrøm
ja takk fyri bjørt samuelsen fyri viðmerkingina hjamen hetta er nemliga eitt sindur soleiðis upp á tí einu síðuna so sigur mann at mann vil mann vil hava ferða orkuskifti og tí leingir manntíðina fyri at fyri frítøku av avgjøldum men samstundis so vil mann innflyta brúkta bilar gera tað lættari at selja innfluttar brúktarbitar hongur ikki ordiliga saman tað hongur faktisktiskt slett ikki saman og tað er eisini tað sum er nokk so ørkymlandi tá ið mann fær eit sovort uppskot í hendusnar tað brýtur onkursvegna ja okkurt eitt eitt slag av áliti sum mann allíkavæl hevur til landsstýrisfólkini takk fyri
takk fyri so er tað jákup mikkelsen sum hevur eina viðmerking
ger so væl harra formaður eg haldi at ingilin strøm hevur viðgjørt hetta her uppskotið væl og eg eri samdur í fleiri av teimum tingunum teimum ivum og spurngtynum sum hon hevur sett men að er i sindur harmur um at hon brúkti tann fyrsta partin sum tali til at telatosgera landstýrismann og kanska eisini karaktermyðlan nú eri jørgun niclasen tíverri ikki her tí hann liggur sjúkra úsongini í dag so hann fær ikki forsvarast men eg hevði hildið at tað hevði sønt seg sera væl um tann fyrsti partin av taluni varð strikaður og at ingilinstróm helt seg til sjálv sjálvt uppskotið og ikki fór eftir landstýrismanninum
takk fyri ger so væl ingilin didrik sønstøð
eg haldi ikki at tað er at karaktermiðra nakran ati leggja tingini soleiðis fram sum tað roynt faktiskt er tá ið mann tá ið mann tá ið mann gongur høgt upp í umhvørvispolitikk og veðurlagspolitikk og hoyrir landsstýrismannin í fíggjarmálum sum hevur verið í politikki so leingi siga nú skulu vit í gongd men man so finna út av at áh tað var sletkiki tað sum hann ætlaði hann brúkti faktiskt bara tey orðini fyri at gera hetta uppskotið meira áturligt hjá fólki annars tað haldi eg ikki er í lagi og tað haldi at mann skal átala takk fyri harra formaður
takk fyri so er tað biljustinussen sum hevur eina viðmerk
ger so væl takk fyri ra formaður til atta allarssíðsta so eru umhvørvispolitikkur og grønu politikkur hevur verið ómetaliga nógv bara orð og næstan eingi verk og tað er yvir alla linjuna hetta er eitt uppskot sum snýr seg um tað grøna orkuskifti og tað má tosar um eitt orkuskifti so tosar mann um skiftiskipanir at mann flytur seg frá svartari orku yvir á grøna orku men í tí tilgongdini kann tað taka øgiliga tann tilgongdin kann taka langa tíð og tí má mann hava skiftisskipanir sum hvar ið fólk fáa møguleikar til spakuliga at flyta seg frá tí svartasta til tað sum líkist grønum og eingin kann vera ósamdur í at í bridbilar eru meiri grønir enn disel og bensinbilar vist má meina tað so eg má misskilta okkurt grundleggjandi og tí er hetta á rættari kós tá ið vit tosa
takk fyri ger so væl ingilindi
ja altso at mann leingir hesær frítøkuna fyri avgjøldini á elbilum tað er fínt brintbilar eisini vit hava so ikki undirstøðukervið kanska til ati brúka teir enn men ja ja lat tað tað er fínt men tá ið mann ger soleiðs sum eg síggi hetta uppskotið so skuldu hobridbilarnir skuldu verið komnir inn fyri fleiri árum síðani teir skulu ikki koma inn nú nú eru elbilarnir so mikið væl fyri kvst egsakkað um bilar eru væl fyri kanska men nú eru elbilarnir so mikið nógvir og battaríini halda so mikið væl at tað er ikki relevant at taka hebridbilar uuppí og tá ið mann so ætlar eisini at steðga við hesari frítøkuni um tvey ár og tá seta hybrid javnt við elbilar tá gevur ikki orliga meining og tá er tað nemiliga ikki ein útfasing sum bil justinussen snakkar um tá javnsetir mann ein rættiliga svartan bil við ein elbil og tað er ikki ein útfasing
takk fyri so er tað magnus rasmussen sum hevur orðið ger so væl
løgtingsmál nummar seksogtrýss tað hevur fimm reglur yvirskriftin tað er ikki smávegis tað er øgiliga langt heitið yvirskriftin á hesum her lógaruppskotinum men her er eisini nógv ymiskt í her er ymiskir tættir í og tað er tað haldi eg kanska sum ørkymlar og kann ørkymla fólk at her hr eru so nógv forskelligt í tað hevði verið einklarur t vist tað vara tað at mann longdi tað sum sum var fyri elbilar og sovíðari longdu tað eitt ella tvey ár so er taðver einfaldari tað bara tað h her blíva st nógvir tættir í og og tí kann tað virka ørkymlandi tá mann tosar um hetaher við orkuskiftunum so hevur sjálvandi verið nógv tosað og ofta hoyrir mann at tað verður tosað um sporð eitt og spor tvey altso mmann framleiður og so er tað onkur hin nevndanum tað kansn sporð eitt so hevur tað gingið tann skeiva vegin í føroyum tey seinnu árini nøkrum árum síðani var tað kanska trýss fjøruti av grønari orku og tað er komið niður á hálvtrýss trýss hálvtrýssoghálvtrýss og kanska vit hava meira av av svartai í framleiðslu so tað sum eg sjálvur ofta v fokusera upp á tað er latið okkum fáa framleiðsluna grøna tí annars gjevat ikkioriliga meining í hinum endanum og

avbjóðingin er at vit búk hava brúk fyri meira og meira orku taðer búsett hevur verið vøkstur í vinnulívinum og fleiri fólk ogsovíðari og mann hevu ikkiklárað at nøktað tann tørvin men tað gongur taðn rætta vegin nú haldi eg at tað er vinmyllu settar upp ella verða settar upp í í suðuri og okkurt er oyði men tað vísi seg at taka óalmindiliga langa tíð men so er tað hin so er tað spor tvey og tá koma vitt til okkum brúkararnar sjálvar hvussu er støðan har

og vit eru kanska ymisk men eg haldi at øll hava tann hugburð at vit eiga at ansa væl eftir náttúruni vit skuldu ikki dálka og so eru tað óalmindiliga nógv sum sum verið stýrt av pengapunginum hjá hjá fólki tað var frammi fyri nøkrum árum síðani at mann skuldi banna allar oljufýringar tað var hvususum eitt uppskot í hvussu her áðrenn okkurt skuldi eingin oljufýroing vera ogsovíðari tað hoyrdi mann ikki so nógv um nú men vit síggja tað at nógv sum byggja sær nýggj hús og visti t eru býlangarblokkar so er tað tann tann grøna loysnin sum varður tikin hetta uppskotið sum eg sigði tað er tað er eitt alvorligt heiti á hesum her og her er nógv í

broytingarnar sum skotnar verða upp eru og so eru eru seks ymisk punkt har til dømis at fara frá upprunarvirði til útviðanarprís í samband við útroknan av skrásetingargjaldinum fyri innfluttar brúktar bilar tað er nokk so stór broyting altso frá upprunaverðunum til útviðanarprísin eg skilji væl skilji væl argumenti fyri at tað kanska er lættari við útviðanarprísinum altso vissi eg keypi keypi ein bil ennvistu ein brúktur bilur upprunavirði at finna tað so so so smidligaheitinar hana dugir væl at síggja men eg hugsi kunnu tær vera avbjóðingar við hesum har at mann broytir tað frá upprunavirðinum til útveðaðar prís tað er hvussu e nakað mann má ygja uppá at frítaka akføru sum eri flytigøðs fyri skrásetingargjald tað standa nakrar reglur um tað at broyta mánaðartalið fyri nær ein hýruvognur kann seljast taðer eisini í hesum er uppskotinum tað var soleiðir at tað var tretivu mánaðarhaldiið og nú koyrir mann tað niður á tjúgu tavilsig atmann kann selja hendan er hýruvognin yngri nú vistu hetta upskoti er st enn enn áðrenn tí at nú vísir tast sum at teir koyrar so nógv koyra so nógvir vestur á flogvølliin stendur her langar teinar og tí fær mann minni fyri bilarnar eitt afturat ja her okkurt annað men at leingi um freistina fyri akfør sum bara nýta ravmagn og vetni sum framdig kunnu keypast avgjaldsfrítt tað er líkasum harir vit hava verið vissi eg havi skilt tað rætt so so uppskotið hevði verið munandi einglari vissu hatta var tað so so so trúgvi eg vit øll høvdu snakkað púra saman mál men her eru aðrir tættir sum sum órógvað fólk og og tað kann gott vera tí at mann ikki veit nóg nógv um hetta púra ærligir veit eg ov lítið um fleiri a hesum her tættunum og tað má eg so seta meg inn í og tá ið vit fóra at viðgera viðgera tað í so stendur her at áseta framtíðar virðisavgjald fyri akfør sum bara nýta ravmagvekni sum framdriftia og so tað síðsta at lækka virðisavgjaldið á akførum við hybridtøkni og akførum við nnhybridtøkni nú nú koma vit ti nakað nýtt sum er eisini í hesum her uppskotinum

so eru fáir elbilar í føroyum men tað gongur tan rætta vegin haldi eg mann kann mann kann siga og tøknin hon mennist soleiðisnar at onkur kritikkur sum er á elbilunum at teir koyra so stutt tair klára ikki so nógv upp á hvørja løging tað er betýðilig broytt til tað betra og nú kann mann løða í síni egnu í sínum egnu garasju ogsovíðari um náttina bíligari so tað eru nøkur innsetmang til at hava elbil men tá er tað viktigt at tað sum kemur í stikkarin ella ístikkontaktina er grønt annars gevur tað ikki ordiliga meining so eri so er hetta eitt sørt tvey ára skeið líkasum eg haldi visi eg skilti landsstýrismannin rætt tá ið hann var í sjónvarpiniefla útvarpinum so skilti eg hann sum atg nú mann skal smekka til og keypa elbilar ella hybridbilar og sovíðari ha tí at um tvey ár so betala teir tað avgjald sum aðrir altso fyri at seta gongd á ha innsitramangi í staðin fyri at leingja tað í eitt ár nú ella í tvey ár og so aftur í tvey ár ha soleiðisnar at hetta kann framskunda tað er hvussu er líka sum endamál so her eru nógv ymisk ting í hesum her uppskotinum onkur heilt einføld og summi meira meira innvikla men hetta kemur í fíggjarnevndina har ið vit fari hvussu at geva tí eina góða góða viðgerð men eg dugi væl at síggja tað at mann mann fáa nakrar hoyrinspartar inn sum kunnu lýsa hata tí hetta etta er er frá ymiskum síðum men hetta er eitt eitt spennandi uppskot sum skal fáa eina eina góða og grundligar viðgerð ígerðin takk fyri
takk fyri so er tað kristina hfoss sum hevur eina viðmerking ger so væl
ja takk til fíggjarnevndarformannin fyri at gjøgnumganga uppskotið og baða takka fyri eisini at lagt vyri upp til at vit geva tei mum góða viðgerð í fíggjarnevndini eg má siga tað er óalmindiliga løgið hatta uppskotið er akkurát lagt fyri løgtingið og hygg mann undir hoyringar so sigur lansýrsmaðurin uppskotið slekki verur til hoyringar tí sturarur ikki verður til tað og eg havi hug til at spyrja líkasum stundir til hvat altso ja vit ynskja at útseta freistina viðvíkjandi emvgafturbering fyri elbilar men hetta her er heilt annað lógaruppskot sum inniheldur so øgiliga nógvar tættir so hyggja vit nærri at tað sum eitur fíggjarliga avleiðing fyri land ogkommununi har er ikki upplýst nakað sum helst um hvat tað merkir fyri landskassan ella kommunurnar so eina ferð ein takk til fomaðn fyri at vit fara at viðgera hatta ordiligt tí eg haldi nemliga a har er øilja nógv tættur í hesum her sum up á onkran máta ikki eru upplýstir og lýstir nóg væl

rasmussen takk fyri harra formaður ja eg eg tók hetta í í øgiliga stuttum og eg segði jú at ehetta var ju samansett av av ymiskum visti tað var man kann siga bara leingi hefta hef við emvignum fyri elbilarnar og tað so so hevði tað verið ordiliga einfalt men her eru aðrir tættir sum sum mugu mugu lýsast í hvussuer havi eg brúk fyri at at seta meg betri inn í tað so hetta hetta skal eg hvussu her lýsast væl og fáa eina góða viðgerð í fíggjarnevndini og so taka vit tað harfrá takk fyri
takk fyri so er tað bjarni kárasum petersen sum hevur eina viðmerkin
ger so væl tak fyria formar undanfarna samgonga hon samtykti mbgfrítøkum av elbilinm í fyrsta januar sum kom gildi fyrsta januar tey túung seytjan og tað er tað evut veri fram atvøksturin av sølu av elbilum í føroyum er er forlágur tað eitt sindur trupult viði at skilja altso í tvey túsund og og og seytjan seldi mann fimtan nelbilar í tvey túsund og átjan sel timn áttaogtrýss er ein vøkstur á trý hundrað prosentum í tvey túsund og átjan so seldu mann kanska nakrar hálvfjerðs nei nakar fýrs tað er ein vøkstur á tjúgu prosentum og so í ár sjeyoghálvfems sum n vøkstr á tjúgu prosent ein vøkstur á tjúgu prosentum fyri sølu eru undir øllum vanligum mátisøkumstokkum er rættiliga hampiligt vit siga framrokna tað til tjúgu tretivu so innflyta vit seks hundrað elbilar til føroyar um ár ella selja so eg skilji ordiliga at að eri hesin forteljingin um at tað gongur for seint eg haldi tað gongur rætiliga væl tí undradami hví man bara lettir efta her halda í tvey ár afturat takk fyria formaðurtakk
ger so væl magnus rastomsen
takk fyri harra formaður tað er nokk ein temperamangspurningur um hvat er skjótt og hvat ikki skjótt men eg rokni við at visti mann hyggur upp á tað at tað eru seksogtjúgu túsund fimm hundrað og fýraogtretivu persónsbilar í føroyum og tað eru tvey hunrað og níggjuogtrýss sum nýta ravmagn til framtíðis so er tað ein øgiliga øgiliga lítil partur tá mann hugsar um at elbilar hava verið í fleiri ár men sum eg segði kritikkurin fyri nøkrum fáum árum síðani var at tað var so trupult tað tað løgdu so seint uppí og hetta tók so lítið og sovíðari men tøknin hevur ment seg so skjótt soleiðisnær at tað er meira aftraktivt men at tað eru altso bara tvey hundrað gníggjuogtrýss í í av seksogtjúgu túsund fim hundra og fýraogtretilu tað tað er hvussu eitt lágt tal men tað er tan rætta vegin takk fyri
takk fyri so er tað brandur sandoy sum hevur hana við
vimerking ger so vælja takk fyri harra formaður ja hetta er eitt lítið sindur ehta e eitt lítis sindur undarligt hetta her at eitt eitt lógaruppskot kemur har sum snýr seg um umhvørvisvinarligar bilar øh mær vitandi eru elbilar aldeilis ikki umhvørvisvinarligur hvørki mátanir tar verða útvunnir uppá gjørdur uppá serliga battaríini eru eru umhvørvis óvinarlig og eisini tað at so leingi sum tú ikki hevur umhvørvisvinarliga orku at koyra inn í hesar bilarnar altso hvhvussu kunnu vit so kalla teir fyri umhvørvisvinarligar g eg dugi ikki ordilga at síggja poangi í tí hetta er eisini eitti eitti økonomiskt innsitament hjá landinum tí at komma tíggju túsund elbilar og vit kanska missa hundrað túsund bátar perstúkk í avgjøldum jaman al so su er ta milliard øhspurningurin er altso hugsa vit ikkieit lítið sindur líki sindur for nógv
takk fyri ger so væl magnus rasmussen
takfyri hara formaðu ja tað er soleiðir at at tingini hanga saman altso tað er øgiliga ringt at taka bara eitt isilerað burturúr og mann sigur elbilar tað er tað rætta tí tað er so grønt eg byrjaði mína røðu við at siga at visti tað ikki er grønt sum kemur inn inn í elbilin so síggja vit ikki meining í føroyum er støðan vánalig tí tað er niðanfyri tað er niðan fyri hálvtrýss prosent av framleiðsluni sum sum kemur og og har arbeiða vit við jú at seta meira ferð á framleiðsluna so leingi sum framleiðslan og tað hevur gingið óalmindiliga seint og so tað sum brander sandoy kemur inn á hetta her við battarínum tað er jú verið tað havi kunnað lisið nógv um altso tey blíva tóm og hvussu skulu tey goymast og hvar skulu tey goymast og so víðari so her eru nógv nógvir tættir í hesum her ogso hevur eisini eitt verðið ført fram tað er hetther við trygdini til dømis vessu eldur kemur í og so víðari so víðari men men vit mugu bara hava álit á at alt tað við trygdarspurninginum altso at at sterk krøv verða sett til tað men so leingi sum framleiðslan ikki er grøn ella í størstan mun grøn sum gevur tað ikki líka góða meining ella faktiskt gevur tað ikki meining vissu vissi framleiðslan er íveruleikan svørt sotakk fyri
takk fyri so er tað bjørt samuelsen sum hevur orðið
fyri nøkrum vikum síðani so spurdi eg setti ein fyrispurning til landsstýrismannin í fíggjarmálnum um hann ætlaði at leingja mvigfrítøkuna á elbilar og eg vísti í spurninginum á hettar ati at sølan av elbilum í veruleikanum nýtslan hevur tikið stik á seg í tjúguogtjúgu og orsøkin til tað er nokk so einføld hon er tann at inntil nú hevur fyri tað fyrsta heuri útboðið ikki verið nóg breitt teir flestu bilaseljar hava verið øgiligar trætjur í mun til at fara inn á elbil ámarknaðin og tað vil seg at keyparin hevur havt for lítið at velja í og har afturat hava battaríini verið ov smá eg havi sjálv lurtað eftir elbili í fimm ár og nýstani í vár keypti eg mær ein elbil tí nú kunnu sjálvt teir smáu elbilarnir koyra langt og eg havi keypt mær ein góðan elbil sum ikki var so øgiliga dýrur sum er fyri vanlig fólk kamansiga sum kann koyra oman fyri trý hundrað kilometrar upp á løðingina og te jú eina standandi landsstýrismaðurin svaraði upp á fyrispurningin jú jú hann fór at leingja hesahri avgjaldsfrítøkuna so havi eg gingið undra meg yvir hetta uppskotið ikki kom tí at tað er nokk so einfalt bara at leingja avgjaldsfrítøkuna tað hevu jú verður gjørt áður og nú tá ið uppskotið so endiliga kom nakrar dagar áðrenn eg tingið fær í jólafrí so skilji eg kanska hví tað ikki kom beinanveg tí her so egiliga nógv annað valt uppí og so komi eg at hugsa um at tað er kanska tíð at tá ð eg havi fylt orðaskiftini s árini so hevu formaðurin í í í fólkaflokkinum og fóklkkur parfókaflokkinum og núverandi fíggjarmálaráðrið verið nokk so átti ikki verið so øgiliga glaðir fyri hesar elbilarnar tað havi verið eitt sindur soleiðis eg skildi at tað var av tí besta og tað hoyrdu vit eisini útvarpinm í gjár tá ið landstýrismaður beinanvegin segði at esir elbilarnir brennaðjú tungolju mann kann jú venda tívið og siga at í skjótar ta gongurispóru eitt sum formaðurin fíggjarnevndini vísti á jú grønar kunnu elbilarnir verða og vit sum kunnu løða við heima við hús og seta til um náttina og har sev kann avgera nær bilurin verður løddur vit kunnu viðhvørt løð á reinari yvirskotsorku uppá frá vindorkuni og tað er sjálvandi framtíðin at sundsverkið skal sløkkjast um nøkur ár og a vit skulu framleiða so nógva grøna orku at vit kunnu hundrað prosent løg grønt men elbilurin er hann blívur grønari fyri hvønn dag tá ið vit framleiða meira grønt og teir dagarnar tá nógva yvirskotsorku er sum annars er fara til spillis ber faktiskt til at løða fult grønt so ja lutvíst løga upp á olju men tað er so ótrúliga nógv greinari atso tú brúkar st ótrúliga nógv minni olju upp á ein elbil enn tú gert upp á ein disilbil tá ið mann so í hesum uppskotinum síðustillar hybridbilar við elbilar um tvey ár skuldu teir fullkomiliga síðustillast tá má eg bara siga at mann hevur lagt fram eitt uppskot sum sigur at vit sleppa hugsjónini um hundrað prosent grøna landið í tjúgutretivu sleppa henni fullkomiliga hybridbilarnir eru ikki nýggir teir hava verið í nógv ár ti so minnast til hvør er orsøkin til at mann yvirhøvur koyrdi tíðaravmarkaða avgjaldsfrítøku fyri elbilar og bryntbilar tað altso vetnibilar tað er tí at mann segði at tframleiðslanes so dýr teir eru so ræðlia nógv dýrari nú í nøkur ár og fyri at kunna javnseta prísin sum fólk hava reelt alternativ ikki fyri at gera tað bíligar megn fyri at gera teir og fáa teir niður í sama prískassa hybridbil og og so bíðar mann eftir at marknaðurin sjálvur tekur yvir og øl beginna at framleiða elbilar so tað kemur á natúrlig kapping tann kappingin er langtsíðani e komin fyri hebridbilarnar tí hybridbilarnin er jú ein gamal bilur eftir hondini so er tað sjálvandi plogg inn hebridurin har tú kann løða til nakrar kilometrar á battarínum og sjálvandi samanber mann ein hybrid ella plogg innhebrid við ein disibil ella ein vanligan bensinbil so er tað klárt hann í grønari tað er eingin ivi um tað men vistu vit meina nakað sum helst við at vit vilja gera okkum leys av oljuni longu um tíggju ár so nyttar tað ikki at fara síðu stilla vetnibilar vetnið kann gott fara at blíva framtíðini vivit hava ikki vevnt vetna infrastruktur í dag men innan fyri tey næstu tíggju árini kann tað saktans fara blíva ein partur serliga av tí tyngru ferðsluni men at fara síðustilla elbil við ein hebridbil tað gevur onga meining tá er tað eitt eitt svart uppskot málagrønt tað má eg siga sjálvt um eg gleðist sjálvandi um at mann í hesum uppskotunm harn sum nógv annað er koyrt t inn leingir mmigfrítøkuna fyri vetnubilar sum ikki eru nakrar av enn og fyri elbilarnar í tvey ár annars ger mann nógv ymiskt mann mann fer yvir til hetta her við at fara frá uppruna virðinum á bilinum til út við hannar prísin og sum formaðurin fíggjarnevndini vísti á hvat er út við hannar prísurin tað má mann veruliga seta seg væl inn í a finna út av hvat tann broytingin í veruleikanum merkir og so vil mann frítaka akfør sum eru flytigóðs fyri skrásetingargjald og eg haldi fínt t mann hyggur uppá tað altso tá hett her við tá ið fólk flyta til føroyar so dámar mær øgiliga illa at tá ið bingjan hjá teimum lendir ella kemur í land í føroyum so verða tað undirdíkti á øllum møguligum gjøldum fyri at flyta til landið altso eg haltí fínt at mann hyggur uppá er tað rímiligt at fólk sum flyta heim mann ikki verður so harðskattaður av tí bilinumman og átti men so stendur í viðmerkingum at mann skal bara átt bilinm í eitt hálvt ár áðrenn mann flytur heim so kann mann sleppa undan avgjaldsfrítøku tað veit eg ikki um eg altso onkursvegna haldi at tað ljóðar eitt sindur stutt men tað stendur so eisini at mann skal eiga hann í eitvt ár í føroyum áðrennmann kann selja so egeg haldi atað er fínt at at tað er við at mann fer a hyggja so mil mann broyta mánaðartalið fyri nærum hýruvognur kann seljast og tað er eisini ein nýggj skipan og eg dugi ikki at siga so nógv um tað er rýmd ella ei tað vil e heita fíggjarnevndina um at kanna væl og so vil mann tað kanska heilt nýggja í sin her tað er tað sum eg nevndur við at mann vil lækka virðisavgjald og akførumum við hybrid tøkni og akførum við plogginnhebrid og har er tað verðið heilt greitt altso at bilseljararnir teir eru ymiskir á máli um hetta her tað eru teir sum trúgva upp á at at elbilurin og vetnibilarnir er í framtíðin og teir halda ikkisu nakað gott um hetta og so eru teir sum absolutt vilja hava akkur hetta her tí teir vilja heldur selja hebridbilar tað er lættari fyri brilseljaranar ikki at noyðast at leggja um til elbil teir skulu jú eisini uppgradera øll síni starvsfólk til at kunna viðfara handfara elbilar heldur enn vanligar bilar men eg má siga at seta mann seg bara lítið sindur inn í hetta her so veit mann øgiliga skjótt at serliga tá ið mann tekur hebridbilarnar við og ikki bara úp plogga inn í britarnar at at ja samanberir tú við tað mest tálkandi so er tað rætta at teir eru grønar men har haldi eg ikki ordilit at tosa um grøna bilar gevur meining tað má eg siga akkurá sum eg so tað eru nakrar orsøkir harra formaður fyri at venda aftur til henda il elbil nú er tað komið upp á eini hvat man ta nærkast á einum trý hundrað bilnum nú tað eru nógvir seildir nú í seinastuni orsøkin til at ta hevur gingið so seint tað er sum eg nevnt í battaríni hava simplten verið ov smá og so ev mann alla tíðina hoyrt hesa her skrekksøgurnar um at teir eru í veruleikanum meira dálkandi en vanligir bilar og eg veit ikki hvat og tað hevur ikki ordligat halda í veruleikanum og visti mann ikki hevur ambasadørar ikki minst frá teimum politikarunum sum ganga á odda á landsstýrisfólkunum sum leggja slíkt fram so er tað kanska ringt hjá fólki at at ordiliga trúgva upp á hetta her og tann dag tá ið bilseljararnir fara at koyra stórar kampanjur um teir fyrimunir sum eru við elbilum so ivist eg onga løtu í at tað fer at ganga enn skjótari við søluni men vit síggja vøksturin nú og tað er ein ógvuliga ógvuliga góð grund til at vøksturin nýtslan kemur í ár tað er at nýtslanin nú er útboðin nóg stórt og nýtslan nú er battaríni nóg stór og nýtslan nú beginna føroyingar trúgva upp á elbilin er væl egnaður til føroyar elbilurin er serstakliga væl egnaður til føroysk viðurskifti og tað er vetnibilurin eisini vissu vit høvdu infrastruktur við sítt høvdu løgið altso viðs vit høvdu hvat eitur tað vetnitangar altso men men tað krevur í orku at gera vetni so tað er eisini ein umvegur men hevur mann yvirskot av orku so kann mann framleiða vetni og tað kann mann brúka til nógv ymisk ting og tað trúgvi eg vera ein partur av framtíðini hjá føroyum men tað vevrur ikki ein partur av tí nærmastu framtíðini tað liggur nøkur ár longur frammi í tíðini so hetta uppskotið vist tað verður samtykt óbroytt og visti mann veruliga sleppur at síðustilla hobridbilarnir sum teir vanligu bridbilarnir er í veruleikanum eingin orsøkla innføra avgjaldsfrítøku fyri tí teir hava verið tøknin í verið so nógv ár øll bilamerkir kunnu framleiðast í hebridtøkni og príping er har so fær mann heilt sikkurt at steðga vøkstrinum í søluni av elbilum og mann fer tað er kanska enn verri mann fer at steðga útbyggingina av infrastrukturi soleiðis at tað er lætt at løða allastaðni í føroyum og tað dámar mær ikki og eg haldi ikki mann kann kalla tað fyri eitt eitt fet frameftir grønu leiðini hóast mann fer at selja fleiri hybridbilar tað ivist eg onga løtu í at mann fer men tað fer so at vera ípoppilkosning av at mann selur teir

og so fyri eat mær enda aftur tað sum magnus rasmussen brúkti eitt sindur av sínari tíð til tað er akkurá hetta her við framleiðsluni av orkuni vit mugu øll taka nógvartak saman at fáa sett nógv størri ferð á framleiðsluna av tí grønu orkuni tí í tí løtu at nóg nógv av grønari orku verður framleitt so verða elbilarnir tann dagin tað er nóg nógvar grønari orku framleitt so eru elbilarnir eisini hundrað prosent grønir tá ið frá tí tú keypir teir tí at tú tá kanst løða full grønt og tað er altso íð nærmastu framtíði tað er innan fyri tey nærmastu heilt fáu árini so harra formaður eg fari at mæla til at mann ikki steðgar gongdini men man mann broytir eitta uppskotið soleiðis at mann stuðlar upp undir tey stigini sum eru tikin sum gott kundi havt verið fleiri men tað eru hóast alt nøkur tikin sum hava havt stóran týdning takk fyritak
fyri so er tað viðmerking fyrst brandur sandoy ger so væl
ja takk fyri teir formaður nú vísti bjørt saman við tey tey her við vetni at tað ikki er infrastrukturin er ikki til tað í dag men so fari eg eisini at seta eitt lítið spurningartekin við um so er at vit nú siga at um fimm ár eru tjúgu túsund elbilar hvørt hava vit yvirhøvur infrastrukturin til tað klárar klára netið hj hjá sev at tað koma tjúgu túsund elbilar at løða klokkan tíggju um kvøldið er tað manni netið hjá sev klárar tað yvirhøvur í mínari verð er spurningurin nógv meir relevantur hvussu koma vit fram til tað grøna orkukiftið har sum klára at framleiða grøna orku heldur enn eggja til fólki til at at brúka grøna orku tað nyttar hon ikki at brúka grøna orku hvussu eingin grøna orku er vit mugu framleiða grøna orku fyri at fáa okkum grøn tað sigur seg sjálvt og tað ger seg ikki á leina
ja takk so fyri bjør samansen orðið at ger so væl
takk fyri til tað seinna fyrst vit skulu sláa mangar um sev og styrkja sev og síggja fyri at sev statleika er ein sterkur viðleikari her men tað er ríkili pláss fyri teimum privat og eisini tí vit skulu altso umleggja alt samfelagið sum í dag er hálvfems prosent rikið av svarta jorku til at blíva hundrað prosent grøn tá ið takið sjógv og landið við eg haldi at hasum fyrr í spurningurin hjá brandi sandoy var sera sera viðkomandi og fór at heita fíggjan eftir um at taka hana upp tí at orsøkin til at sev hevur gingið inn fyri elbilinum og eisini arbeitt fyri at stuðla pundur at fleiri elbilar koma tað er nettu tí tað passar sum fótur í hosu við útbyggingina tí tú í veruleikanum kanst brúka bilarnar til eitt slag av battaríi so tú hevur tjúgu túsund elbilar teir hava hvørt so eitt battarí ogtú kanst løða tær við yvirskúldsorkuni tað krevur so at tú fært fólk á løg um náttina og at tú letur hevur hesa intelligentu mátarnar sum ger og sum longu eru í nógvum húsarhaldum sum ger at tað kann løðast tá ið sev sigur at nú er yvirskúldsorka sum fer út í elbilarnar so mást tú sjálvandi elskuna løg um dagin og tá veitst tú ikki um tú fært fast ella grøna orsko men tað hongur væl saman beint mótsála tí sum nógv tykjast trúgvað enn takk
ja takk so er tað hervut polstøttir sum fær n viðmerking ger so væl akfi
fyri altso er sum eg síggi hetta uppskotið so stúri eg fyri at mann kemur at seta ein steðg á at útbyggja okkara elbilapark meðan mann kemur at onkursvegna eggja til at keypa ein svartan bil sum er íkláddur í eitt grønt ein grønan ham men eg haldi eisini at teir spurningar sum hava verið tingsamligtar vísa hvussu samansett okkara aftan um eitt grønt orkuskurskifti er tað snýr seg ikki bara um bilar taða snýr seg um at vit faktiskt skulu umleggja alt okkara samfelag á øllum sektorum at tað ikki bara snýr seg um at vit hvør einsamøll fólk meðan okkara orku framleiðsaska skal blíva grøn men eisini at vinnulívið skerjir teir á útlát takk fyri
ja takk ger sum væla bjør samolsen
takk fyri ja tað snýr seg um at vit øll eru við til at skerja útlátið og brúka minni orku og taka tey orku sparandi tiltøkini vit tosa kanska for lítið um ta mest nærliggjandi orkukelduna nemliga orkusparing men tað krevur eisini at mann hevur ein politikk sum er nokk so miðvísir sum politiska skipanin sendir samanum og har er tað nettupp tað er áhugavert onkur spyr ja men er tað ikki ringt fyri belasningin at tað koma fleiri elbilar tey sum hava forstanda upp á tð at siga nei veruliga øvugt tí vit hava brúk fyri stórum battaríkapasiteti men tað krevur so eisini at mann fær stýrt orkunýtsluni nakaða og tað er kanska ein tankin sum er eit sindur innviklaður eitt sindur trupul at venja seg við ømen tað er akkurát tað saman við hitapumpum og alt tað sum við kobla upp í systemi at atsev má kunna stýra orkunýtsluni soleiðis at mann fær brúkti yvirskotsorkuna og mann fær út í javna streymnýtsluna og tað ger mann millum annað longu í dag lutvíst við at mann gevur bíligari streym til hitapumpur og elbilar og at mann tá ið mann løgir um lottina so løgiðt yvir øgiliga nógvar tímar soleiðis at tað brúkar tekur streymin inn fornuftið pá fornuftið týspum takkfyri
ja takk so er tað ingi tín litoksen stroymdía viðmerking ger so væl ja eg vildi eg
dendliga at vísa á at tað er nú er tað eisini blivið sagt nakrar ferðir men tað eru tað eru nemliga fyri stuttari tíð síðan tá hoyrdu vit tá hoyrdu vit at mann frá sev síðuni hjá sev snakkaði um at vit verða noydtl at hava avtakarar til hendan streymin vit mugu saman ganga hond í hond mamá hava gongd á einum uppgangandi spyral haldi eg mann snakkaði um tá soleiðis at mann framleimar á grøna orku og tað eru fleiri avtakarar sum kunnu koyra upp á hesa grønorkuna bæði tá ið tað kemur til hita í húsum altso hitapumpur so framvegis og so eisini elbilar øh so kundi eg annars eisini hugsað mær ati at varpa ljós á hesi her bæði altso vit klu hava brúktar bilar tað eg skal gerast lættari at selja hsa brúktu bilarnar hvussu hongur tað saman við at vit eisini vilja hava elbilar innfluttar ella bilar seldar í føroyum og at dominera bilamarknaðin í føroyum og hvussu nógvar bilar skulu vit egentiliga hava í føroyum skulu eg eisini snakka um at kanska ettrappa eitt sin
ja takk ger so væl bjørsamossen

berttá instiditersen strøm nevnir um vit hava far nógvar bilar eg rokni í øllum førum íbúgva hava vit kanska okkur sum lýsar ein heimsmedi vit hava nógvar bilar okkum dámar væl bilar og nógv av okkum nógv húsarhald hava tveir bilar onkur hevur fleir men altso tað liggur nokk so langt frammi í tíðini trúgvi at mann fer at hava færri bilar men tað verur ein dag tí tá fer mann ikki hetaer ein alt forstór íløg at gera fyri enin einstakling at øll skulu eiga hvør sín bil so eg trúgvi eg ivist onga løtu í at tað fer at vera ein partur av menningini eisini at mann fer at hava eg veit ku me skal kalla tað inteligentar ella smartari bilanýtslu tað fer at koma um vit síggja tað øgiliga nógvur stórbýnum rundan um okkum hetta her við hesu her bilunum at bara kann fara oman og og taka og koyra og seta aftur og og tað er sovorðnum tað tann skipan fer eisini at koma her fyrr ella seinni menjú altso vit vit skulu í øllum tryggja øllum førum tryggja bilparkin verið grønari og tað verður hon ikki vist tú síðustila hybrid við vetniu og elbilar tað er tað er punktum altso ja takk so er ikki fleiri viðmerkingar til bjert samuelsen og næstur at røða verður biljustsinussen fyri miðfloksen gerso væl biljussinsen
men tað sum veruliga kemur at at gera tann stóra munin tað er tá ið tey sum sita á tí stóra kapitalinum finna útav at tað er har ið tað loysir seg at innvestera og tá ið pengarnir koma inn í grøna orku so gongur tað skjótt og tað hava vit í grundini sæð byrjað at henda at tey sum innvesterað í partabrøv sum hava við grøna orku at gera at tey fáa hægri avkast í dag enn enn onnur og tað ger at pengarnir flyta seg yvir í grøna orku eg var tá ið eg var á staalfundi í fjør í nýork tá vóru vit á fleiri áhugaverdum fundum og tað eru tey sum hava v nógv tingfólk hava verið inn í ork og hava verið við til nógvar áhugaverdar fundir um ymisk viðurskifti sum ofta hava við øknomið og annað at gera og millum annað vóru vit á einum fundi við cip tað í føroyum so kenda cyp í tvey túsund og trettan tá ið cp ætlaði at byggja undirsjóvartunnil í føroyum tá arbeiddu fýra fólk á kontórinum hjá cp

tá ið eg var á fundi tá ið vit vóru á fund við cp í fjør tá arbeiddu hundrað í tí fyritøkuni og tey fáast bara við at víðari handla milliardir fyri stórar kapitalgrunnar pensjónsfeløg og annað og

sum cp setu pengar í varð okkum fortalt tað er í grøna orku og har var eitt umboð frá einum felag sum eitur dansk pensjon sum umsitur milliardir av krónum fyri danskar pensjonistar og uttan iva eru nógvar føroyskar pensjónskrónur eisini í í dansk pensjon millum annað lív haldi eg hevur ikki so fáar pengar í gjøgnum danskpensjón

tann maðurin sum greiddi frá sum sum arbeiði hjá danskpensjon ein av toppunum har hann segði ati tað var einki annað øki sum kastaði so nógvar pengar av sær sum at sum teir pengarnir sum vóru settir í grøna orku og tað er serliga í vindorku og hyggur mann í roknskapirnar tað var tað sum hann bað okkum hyggur mann í roknskapirnar fyri at síggja hvar avkasti er gott so var grøn orka tað sum gav nógv tað størsta avkasti og tí haldi eg at tað er øgiliga spennandi at búgva í einum landi sum hevur so óendaliga stórar møguleikar fyri grøna orku sum føroyar hava vit hava vit kunnu framleiða øgiliga nógvar sólorku tí vit hava nógv ljós í føroyum sjálvt um vit hava nógv illveður og nógv regn og so víðari so siga teir sum hava skil fyri t at vit hava øgiliga nógv ljós í føroyum vit hava øgiliga nógv regn í føroyum vit hava øgiliga nógva sjóvarfalsorku í føroyum vit hava nógvan vind í føroyum vit hava faktiskt so nógv sløg av grønari orku í føroyum at tað er jú bara ein spurningur um at fáa pengarnar at koma hendan vegin og seta ferð á tann partin tí er hetta jú bara ein ein spurningur um tí at vit koma fult og heilt inn á hesa breytina orsøkin til at tað kastast nógvar pengar av sær at investera í grøna orku tað er tí at tað er nógv bíligari altso endamálið við øllum er at vit skulu fáa bíligari orku og tað koma vit við tíðini tí atorkan er í ókeypis her hon hevur verið her í túsundraav árum uttan at vit hava gagnnýtt hann hon er púra regni er ókeypis vindurin er ókeypis og so víðari tað ræður bara um at fáa orkuskifti í lag tað trúgvi eg øll tey mongu fólkini sum eru á ymsum mótum og er í gongd við hetta at tey fara at hava hepna hond við sínum arbeiði tað er eingin ivi um tað og meðan vit ganga eftir tí breytini frameftir so hava vit brúk fyri sum brúkarar at venja okkum og at fylgja spakuliga við og tí síggi eg hettar at vit venja okkum við at koyra ikki bara í bensin og disaaelebilum men eisini í lutvíst grønum bilum sum hybridbilar eru tað er ein natúrligur partur av einari skiftisskipan og einari tilgongd vit hava prøvað síðani tvey túsund og átta at fingið føroyingar at brúkt elbilar og vit hava givið fyrimunir við at keypa elbilar men elbilar hava verið øgiliga dýrir og tí eru teir fyrimunirnir mest komnir til fólk sum hava havt pengapungun í lagi men elbilarnir blíva bíligari og sum bjørt sanuelsen nevndi so eru fleiri og fleiri elbilar seldir í fjør blivu sjeyoghálvfems elbilar seldir út av tilsamans teimum tvey hundrað og níggjuogtrýss sum koyra á føroysku vegunum so tað er komið gongd í tað at fólk beginna at keypa elbilar og serliga tí at teir blíva bíligari altso jú fleiri sum fara at brúka elbilar jú bíligari verða teir og fert tú til dømis í kastrufloghavna í dag so sært tú eina langa røð av teslataks íbilum sum koyra upp á el og tað sama í norra tað eru fleiri fleiri sum koyra upp á el so tað er eingin ivi um at hetta her er tann rætta og góða gongdin men vit hava flutt okkum øgiliga seint vil eg siga og serliga kanska okkara høvuðsveitari sum sum eitur sev haldi eg gongur ikki undan beinleiðis við at gera innfrastrukturin góðan fyri tey sum ynskja brúka elbilar tí fyri meg sum hava koyrt øgiliga nógv øll hesi árini nú verið r tað minni so er tað eitt sum hevur alstóran týdning tað er tað at eg eg skal ikki brúka for langa tíð upp á løða mín bil eg skal ikki brúka for langa tíð upp á at finna eina løgi í í gerandisdegnum sum annars er full bukkaður altso tú hevur átta tímar til arbeiðis um dagin og so skalt tú koyra tveir tímar vitú skalt brúka ein tíma upp á at finna eina løgiðstøð og løð av bilin ella standa í køð at bíða eftir at sleppa plokg inn og sovíðari tað tað tað ger at fólk halda seg aftur og tí mást tú pá einlanna máta gera infrastrukturin góðan faktisk áðrenn tú fært ordiliga sett ferð á at fólk biginna at keypa elbilar men eg haldi at hetta her uppskotið ger í hvussu feri tað at vit á veg yvir at brúka hundrað rosent grønar bilar kunnu blíva lutvíst grøn í eina tíð onkur nevndi jamen hví var hetta ikki uppskot ikki komið fyrr og hetta uppskotið er fyri sovorð komið fyrr altso eg legði sjálvur eitt sovorðt uppso ella miðflokkurin legði eitt sovorðt uppskot fram í undanfarnu samgongu tá ið vit vóru andstøðu sjálvandi hvar hvar vit søgdu at hví ikki taka hybridbilar inn teir eru væl munandi grønari enn bara bilar sum hava bensin og disael altso in ein hybridbilur koyrir kanska hálvfjerðs fýrs kilometrar upp á ein litur av bensin meðan vanligur bensinbilur koyrir kanska millum tjúgu gtretivu kilometrar hinir fjøruti kilometrarnir eru grønir og tað kann mann ikki avnokta tað er bara faktað og tí haldi eg at men altso tað er kanska serliga tjóðveldisfólkini sum hava hendan her hugburðin alt ella einki altso antin elbilar ella svartar dysrael og bensinbilar hitt sum er í millum tað tað vil mann ikki hoyra talan um tað tað skilji e ikki ordiligt tí at altso hybridbilar eru grønari enn enn el bensin og disabilar so eg haldi hvussuer hetta erskilagott at gera heta her harra formaður men tað skal eingin ivi era um at vit eru vit eru ferðin er við at økjast at vit flyta okkum yvir á á grøna ferðslu og eg trúgvi at tay ganga ikki so nógv ár so so eru vit før fyri at hava hundrað prosent grøna ferðslu og vit hava sæð bara hesi seinastu árini hvussu skjótt føroyingar skifta bilarnar út viðt tey kunnu fáa bilarnar til ein brúkiligan prís tað altso vit hava í dag eina bilpark sum er sera nýggj í forvoldti hvat hon var bara fyri tíggju árum síðani og umframt tað so hava vit eina ótrúliga stóra tað eru fjøruti túsund bilar á føroyskum vegunum so tað er eingin ivi um at føroyingar fara at skifta yvir til elbilar so skjótt sum infrastruktururin er í lagi tí at tað kemur at loysa seg nógv betri eingin r ineseraður í at betala hálvtn hundrað krónur fyri at koyra aftur og fram til havnarur sum býr í eysturoynni visti tú kanst sleppa fyri hálvtrýss krónur tað er tað kemur slettiki meining so tí haldi eg at hetta kemur at koyra tann rætta vegin og eg haldi hetta uppskotið eisini peikatan rætta vegin takk fyrihara formaður
ja takk so eru tað viðmerkingar tar fyrstu viðmerkja ta er bjarni kárasum petersen ger so væl
takk fyri at formaður bilju stinussen hevur pøðað rætt í at tú gingi ov seint tá ið mann sett sær fyri at royna tilskunda á gongdina í tvey túsund og átta men eg vil meina at at fortreytirnar í tvey túsund og átta og nú í tvey túsund og tjúgu eru so grundleggjandi ymiskar at tey ikki ordiliga kann samanberast mann gott hava gjørt nøkur innsettamentir tá sum ikki hava givið meining upp á grund av framleiðisluprísinum men bilju stinussen tosari eitt sindur um hetta við at teir stóru íleggjararnir um teir seta peningin á elorkutann einogtjúgunda desembur í ár tá verður tesla millum at inkludera í smp 500 á indeksinum so merkir tað at tær skulu keypast yvir hundrað og tjúgu milliónir aktiðir frá teimum ymisku institutionellum í stórinum í usa til tesla tað svarar til fimm hundrað og tretivu milliardir krónur sum verða investeraðar bara nú næsta mánaðin so tann gongdin hon er so skring heimin vit eru í einum vegan móti har tað kemur á skifti
takk so er tað biliskinussen sum fær orðið eftir ger so væl
a formaður sera áhugaverd og upplýsandi viðmerking frá bjarna kárasum petersen júst tað at inn ístorarnir síggja vinning í grønari orku kemur at gera allan munin so leingi sum norðu ikki síggja vinning so fær mann bara fatur í teimum idealistisku krónunum frá teimum sum vilja leggja pengar út uttan at fáa nakað trfyri við onkrari framtíðarviðsjón fyri eyga men so skjótt sum mann sær aftur vinningur og tað sær mann nú hjá tesla tað er tað eitt tað partabræv sum ev givið størst avkast hetta seinasta árið enda undir koronakrisini og tí fara pengarnar at streyma inn í slíka tøkni og tað er ótrúliga skeinaltur
ja takk so er tað bjørt samunsen sumr einiviðmerking ger so væl
takk fyri biljustinesen nevndi hetta við infrastrukturun um at og tað her ikki gingið so skjótt í føroyum eg haldi eg nevndi fleiri orsøkir til at ykki gingið sog skjótt men ein orsøk í sanniliga eisini veri at mann ikki veruliga altso til dømis løgdu vit fyri longu tíggju árum síðani fram uppskot um at mann var við til at løgtingið var við til at fíggja mann setti infrastrukturin upp loyðingarstøðir seinni havi vit tosað nógv um at tað kundu verið samstarv millum kommunur og og privat og cv sev skal jú ikki fíggja hetta einsamalt tað man onkursvegna ikki hevur eina strategi sum mann er en um hevur gjørt tað fólk blíva ivasomt tí tað verður talað við nógvum tungum og fólk vita ik orli hvat tey skulu halda so er mann altíð eittsindur skeptiskur yvr fyri nýggjari tøkni men nú ætlar mann jú eisini at geva mvigafturbering fyri hobridbilar og tá má eg siga akkurts mær at ja høbridbilarnir eru betri enn bensinbilar tað er rætt men tá ið mann hevur valt at gera tað bara fyri elbilarnar fyrr eisini hóast trýstið
ja takk ger so væl biljistinussen
ja takkfyrihr formaður ja altso har eru tvey sjónarmið og eg helli líka nógv til tað sjónarmið at siga at vissu fólk venja seg við at brúka hebritbilar venja seg við ati hálvan vegin koyra tey upp á olegsitet tey venja seg við tann konfortin um mann so kann kalla tað at venja seg við hetta her við plogg inn at at løða bilin og so víðari so er tað skjótari hjá teimum næstu ferð te keypa ein bil at siga at ehetta her hetta dámar væl og at tey tá fara at keypa sær ein fullrignan elbil í staðin fyri og tí haldi at hetta er ein ein skilagóður máti at flyta eisini brúkaran altso hugburðin hjá fólki inn á ta grønu breytina
takk so fer akseli við johannesen ella við man ikki at gera so væl
ja takk fyri harra formaður nú hevði billjustinussen kanska eitt sindur av lyndi til at at kanska verja landstýrismann fíggjarmálinum og jørgumd iclasen í hesum upskoti tá tað hevður sagt eit uppskot kom seint niðan at vísa á at uppskotið verður viðgjørt verið a líknandi upskot h verur løgtinginum fyrr eg haldi ikki tað vátið mað var lóggevaðp á í hesum førim er tað rætti hata uppskotið kom niðan fyrradagin og løgtingið skalí heim um eina góða viku jólaferiu og at uppskotið kemur í gildi fyrsta januar tvey túsund ág næsta ár og tað verður sagt at hetta er forleingjan av ein verandi lóg tað ljóðar øgiliga óskildi me sum hnnhyggur í herpeint so eru seks broytingar sum hann ger har bara tað eina eg fórleingi hann so er fimm pild nýtt og nógvav tí rættliga prinsipielt málið er ikki verið verið til hoyringar og skulu vit samtykja hta áðrenn jól so ava vt øgiliga ringa tíð í løgtinginum viðgera uppskotinum í tann máta halda et er vánaligur lóggávu sigur at koma skoma við so nógvum broytingum ikki havt hatta hoyringar og koma í góðari tíð við uppskotinum
ja takk ger so væl bitissinussen
ja takk fyri hann formaður ja tað kann gott vera at akseli hann hevur rætt í tí og eg havi ikki ordiliga kannað hví uppskotið er komið so seint men hetta er jú eita snýr seg eisini um marknað og um um kapping og um almenn avgjøld og ofta tá ið mann tosar um almenn avgjøld og kapping og kappingarstøðu so ger mann skjótt av og sigur at eitt uppskot at at marknaðurin skal ikki fáa møguleika til at at fáa fyrimunir av at eitt uppskot er á veg men tað er ikki sett í gildi altso ofta sigur mann tað at marknaðurin skal ikki fáa tíð til at at at misbrúka tað at nú vita tey at nú fór ein broyting at koma og tí skal mann gera tað og tað og tað eg veit ikki um tað er nakað slíkt sum liggur aftanfyri tað stendur ikki uppskotin á tær orsøkin men hetta er hvussu sver at tað snýr seg um skrásetingargjøld at tað snýr seg um kappingarstøðu á marknaðinum svíari so tað kann vera at tað eisini spælir inn at mann sigur mann mann handlar skjótt og tað kemur í gildi beinanvegin
ja takk so vóru ikki meira viðmerkingar til bilisinussen næstu røða verður bjarni hvarasum petersen ger so væl
er eitt uppskot sumsnýr seg um bæði innflutning av bili og forskelja avgjøld og gjøld sum tá tað kemur til hebridbilar plaginbilar og elbilar og sovíðari hher er millum annað tað at mann ætlar at skifta frá at at mann tekur støði í upprunavirðunum á á innfluttum bilum til útveðanarvirðunum øtað haldi eg eri rættiliga positivt nú havi et tosað við nokk so nógv fólk sum hava innflutt bil øsum halda at tað er øgiliga tungt at fáa bilin ígjøgnum akstovuna ígjøgnum taks vegna at mann skal finna hetta her upprunavirði frá bilfaprikantinum tað vísir seg vera nokk so torført og umsitingarliga hjá akstovuna hava tey eisini trupulleikar við tí tí at viðgerðartíðin er simpilten for lang so tað haldi eg tað síggi eg rættiliga positivt uppá tað verður nógv lættari fyri akstovuna at at umsita og tað verður eisini lættari fyri fólk sum innflyta brúktar bilar at tað verður soleiðis og so er tað nakað við at mannlinkar treytirnar fyri hvussu hvussu langti hýruvognar skulu koyra í mun til avskriving ella niðurskriving og tað tykist at vera ein ávísir logikkur í tí í og við at teir koyra tað meira fyri tíðina so kanska mann kann gera keytirnar itsinir linar fyri søluprísin tá teir eina ferð ava kort fyri seg og sjálvandi kjakið snýr seg øgiliga nógv um hetta her við ati seta hebridbilar og innbilar upp ímóti elbilar soleiðis sum eg havi skilt tað eg eri ikki so teknisk í gávu avr økinum eg havi roynt at sett meg og nýta so hevur hava hebridbilar og og plogga inn bilar nakrir fyrimunir og nakrir vansar teir hava sjálvandi tann fyrimunirin at teir alt annað líka eru grønari alternativ enn ein disal og bensinbilur men tað er við einum ávísum endamáli at mann brúkar hebridbilar altso idbilar eru ikki grønir í sær sjálvum teir hava funktiónin at kunna skifta yvir til el tá tað er neyðugt og teir láta upp við at bremsa og so framvegis og tað er tí at mann til dømis skal kunna koyra ígjøgnum ein stór bý uttan at larma so nógv uttan at osa so nógv og hava for nógva útlát og tað í sær sjálvum egu og hendingsmessiit men eg veit ikki um tað er at velja framum ein elbil og tað er tað sama galdandi fyri ein plogainnbil ein plogainnbil kann so gott nokk løgast á ein løgugstøð tað kann eg hebridbilur ikki men eg haldi t vit kunnu koma fram til at at av teimum trimum alternativunum sum eru við hybrid og og og og plogainn og elbilar so haldi eg at elbilar er absolutt tað besta alternativi og so serliga sæð í mun til dysil og bensinbilar tað hevur verið rørt framundir at gongdin við ati innflyta elbilar er for sein tað er kanska partvíst ræst sæð í í lutfall av teimum samlaða bilparkin sum er í føroyum tað er nokk eini eg veit ikki mær er kanska eini fjøruti túsundi akfør í føroyum harav eini seksogtjúgu sjeyogtjúgu túsund eru persónbilar og tvey hundrað og og trýss hálvfjerðs av tí er ú hampiliga lítið men vist tú isolerar ta samlaðu søluna av elbilum so frá tvey túsund og sekstan til tveysn seytjan tá øktistsølan við trý hundrað prosent um mann fór frá fimtan bilar til áttaogtrýss bilar og so árini aftaná tað seytjan átjan nítjan so er vøksturin av sølu av elbilum egentiliga økt tjúgu prosent hvørt ár tað er tað sum mnn kallaði eksponensiellur vøkstur og eksponensiellur vøkstur tað er kanska eina máttmiklastu meginum sum eru í heiminum tað haldi e ikki mann sal undirmeta taka vit bara tíggju ár so síggja vit tað so kundu vit ímynda okkum at sølan var áleið seks hundrað elbilar hvørt ár so

øheitt argument sum hevur verið ført fram við við elbilum tað er tað at ja men tað er ikki so ræðuliga gott allíkavæl tí at teir løgað sí einari løgustøð sum so fáa sína orku frá sundusverkinum øtað er sjávandi rætt men eg haldi at tað er ein sindur undarligur logikkur at siga at ókey jamen so kann tað vera líka við hasum logikkinum kundi mann til dømis sagt at nei vit skulu ikki umleggja til grøna framleiðsluorku tí at bilpartin hjá okkum er disal og elbilar so akkurát saman barat lattat vera tað hongur sjálvandi saman og man kann gott gera bæði tingini í senn øh tað er so ikki í øllumforn ein serliga halgur haldføra argumentatión í mínari verð og ja elbilar sum løgast á orku frá sundsverkinum teir brúka beinleiðis olju til teirra dryft meni tað er heldur ikki líkamikið tá tú hitar tíni hús tá tú upplýsir tíni hús tá tú vaskar tínum klæðir tá tú tendrar uplpvaskimatkina tá tendrar ketilin tá hevur tað týdning hvat produkt tú brúkar tí summi produktir brúka minni orku enn onnur so tað er ikki óvesiligt tú kansn ikki siga ja men av tí at bæði ein eitt ein partur brúka direktolju ein brúkar inderektolju so er bæði líka ring tað passar ikki ein elbilur er grønari á øllum mátustokkum annars onnur onkur vil vera við at tað ikki passar men tað kunnu vit diskutera ein annan dag tað hevur altso týdning hvat produkt tú brúkar tí tað er munur á hvør orkutørvurin er á teimum ymisku produktunum íí tvey túsund tá var tað kanska ikki so ræðuliga stór ferð á framleiðsluna av elbilum tað gav ikki nógva meining mann framleiðir battaríini við kobalt og nikkel og tað hevur eisini nakar dálkandi avleiðingar við sær og tað hevur verið kostnaðarmikið og tí hevur tað at keypt ein elbil ikki verið møguligt fyri vanligum men í dag so hava broytingar í battarítøknini veitingarketuna og framleiðslu tey tað fer tan næstu tíðina at elva til kollveltandi broytingar vit kunnu taka nú nú hopi eg at løgtingsformaðurin lurtar væl eftir lfaprikantin tesla sum er langt langt langt fremst tá tað kemur til elbilar hann hevur ætlanir um at hálvera prísin á battaríum innan fyri trý ár tað vil siga um trý ár so er prísurin fyri battaríni sum teir koyrir við sínar bilar helvtina a so dýrir tað er rættiliga gott klára fyri ein fapekanta kunna hálvera prísin so so prísurin per kilovatt tíma verður hálveraður tað fer at síggjast aftur í keypsmynstrunum hjá fólki tá tey skulu velja ímillum ein elbil ella ein disal ella bensinbil øhharafturat so ætlar teir eisini at koma við einum bili sum kostar fimmogtjúgu túsund dollarar tað er áleið hundrað og hávtrýss túsund krónur tá byrjari mann spakuliga nærkast tí prísinum sum vanligt fólk hava ráð til ein elbilur noyðast ikki longur at kosta fimm hundrað túsund krónur tá hon kemur niður har so eru vit á einum marki har sum tað kann skifta yvir fyri vanligam brúkaran harafturat so er tað eisini so er tað eisini tað at mann betrar nú blívur tað sind tekniskt mann betrar um sniðini fyri katodurnar og á noturnar sum eru líkasum tey amboðini sum elektronirnar skulu farðast ígjøgnum tað blívur betri betri hvørt ár mann er eisini í ferð við at útfasa kobalt sum kanska eta tað mest dálkandi evnið í battarí produktiónina har fer mann heldur til nikkulframleiðslu og tað sum mann hevur sæð hjá elbil faprikantum tað er tað at teir byrja at vertikalt integrera nikkl framleiðslu teir keypa minir í kanada og teir keypa minir aðrastaðni í verðina fyri at hava direkta atgongd til ráðvøruna tá teir skulu framleiða sínir battaríir vit kenna tað sjálvi í føroyum bakkafrost teir integrera vertikalt teir royna at hava tamarhald á øllum framleiðslu liðunum og tað gera bilfarprakantar eisini í dag tað ger at framleiðslukostnaðurin alt annað líka verður lægri øh eg eri púra sannførdur um at vit fara at hava eitt vendipunkt tey næstu fimm árini kanska tíggju árini alt annað t alt eftir hvussu væl tað kemur at ganga øog við tí eg mentu so haldi eg at tað er for óambitijøst at siga at vit útfasa hesa her mvigfrítøkuna aftaná tvey ár og sum seta tað til ávikavist tretivu prosent hundrað hundrað túsund og fimmogfjøruti prosent yvir hundrað túsund líkasum við hybrid og plogg innbilum tað haldi eg eit sindur for óambitijøst eg haldi at mvigfrítøkan fyri ill elbilar sæð í ljósunum av hvat man kann rokna við tey næstu fimmogtíggju árini skuldi hildið til í minsta lagi tjúgu g fimmogtjúgu í minsta lagi tí at eg eri rættiliga sannførdur um at hendan her kollveltingin verður innan fyri tey sannsýnivís tíggju men kanska mest sannlíkt fimm árini tí haldi eg at emvigfrítøkan skuldi verið verið í øllum førum til tjúgu fimmogtjúgu gjarna tjúgu tretivu mínari verð tað kann vera at tað vera eitt sindur av mistar inntøkur men visti samgongan veruliga meinar at hon vil gera nøkur grøna átøk og kemurvið hesum her uppskotinum um at hetta her skuldi vera so forferdiliga grønt øh men statvek javnsetir hebrid og og ploga inn við el sum í mínari verð ikki gevur so ræðliga nógva meining so haldi eg at hon kundi verið meir ambisiøst sum sagt veist hvat vit mvigfrítøka elbilar til tjúgu gfimmogtjúgu ella tjúgu tretivu so skulu ig nokk síggja eina økta sølu av hesum her elbilunum sum tit siga tit kunnu vera so glað fyri takkfyrihara formaður
ja takk gott a veða test til aksyur fyri summi so er tað viðmerking tað er bjørt samelsen ger so væl
takk fyri ja battarítøknin mennist við rúkandi ferð sum tingmaðurin s væl vísti á h men mann kann ikki akkurát siga at orkupolitikkurin her í húsinum mennist við rúkandi ferð tá mann hugsar um at mann nú ætlar at síðustilla hybridbilar sum hava verið kendur í hvat tíggju fimtan ár við elbilar ella við vetnubilar fyritað hansara skyld tað var ein sum skrivaði úti í miðlunum ati hetta fór at skapa yvirskriftir í umheiminum um øvutan veg av av grønum politikki meneg ætlaði at spyrja bjarna kárasum petersen um norðmenn fóru ál inn teir góvu all all allar møguligar fyrimunirnar og teir røkku síni máli altso fleiri ár áðrenn ætlað fyrsta málið hjá teimum var bara hálvtrýss túsund g elbilar sum jú ikki so nógv í mun til teirra bilapart nei í teirra bilpark hetta við at mann politiskt blív við at senda blandaðir signalir kann tað ávirka hvussu nógv fólk hava tikið undir við ætlanina um at leggja um til grøna bilar takkfyri
ja takk ger so væl bjarningómum sum petersen
hvyr hra formaður og takk til ber samuelsen fyri viðmerkingina tað jú púra rætt at fert tú til norra so er næstan annað hvør bilur ein ein elbilur og allaroftasta er tað ein teslabilur o tað er tí at tey hava valt at sagt hetta er nakað við vilja hetta er nakað við satsa uppá og eg rokni við at etta tað er skifti tað fer at henda við ella uttan tey ekonomisktu innsetamentuni sum tingi kemur við men eg haldi at vit kunnu gott vera við til at framskunda tað skifti við at geva nøkur skatta insetamentir og tá ið ein forbrúkari sum skal keypa ein nýggjan bil tað erú ikki ein lítil avgerð at keypa in nýgjan bil tá byrjar mann at hugsa seg nokk so væl um hvat tað kostar í langa løtunu hvat tað kostar at keypa her nú og hvat tað kostar í í avgjøldum og skattim tá er tað vesiligt at hyggja eftir tey ta tey amboðini skatta instrumentini sum vit hava ræði yvir og vissu vit kunnu siga at keyptá elbil jamen so betalir tú ikki hesi fimmogtjúgu prosentini emvig tað er ein vesintiligur munur og hevur avleiðinkar fyri hvat ein forbrúkari velur um tað skal vera i disil ella bensin ella um tað skal vera ttak fyriha formaður
ja takk so fer henni í gold tá ið vit merkja seg væl
ja takk harra formaður nú bleiv ð itt sidur tekniskt eg aldi eg sá á á sitandi formanninm hanvar nærmast útslitið í áðni men lat tað so vera men meni hetta var okur hoyrdi billiustinusen í áðni hann tosaði fyri stóru kapitalinum c i p tíer teir sum ongar rentu hava á láninum tað vistu okur jú her og at at at beginna a argumentera fyri at seta at at lokkafólk at seta pengar í testl á tað er ein farligur ein farligur tendensur at brúka í løgtinginum okur sum hava veriðtir í nøkur ár her okur upplivdu tey sum lokkaðu fólk út á á síðuspor við aksiun í gud í himmali viti hvat teð ikki bleið lokkaði út og tað fór tað heilarabundis í einum nýggjum sovnur volstrit krassi so vælsignaðir menn byginna ikki ov lokki fólk at seta pengar í eittannað testla aksiør av einum løðrum slagi fyri at gerast ríkur tá ið tykur blíva fýrs ár ella fimmogfýrs ár sasíli vorð er tað farið fimm flitt í millumáratínu

eg kann siga beinanvegin at eg eri ikki auteuriseraðir til at geva geva íløguráðgeving og eg haldi ikki eg havi givið nakra íløguráðgeving her í dag æ men eg síggi at bankarnir teir siga í øllum førum við borgaran at við hasari negativu rentuni so burdi tú flutt pengarnir yvir onkurstaðni har sum tar kava hava avkast og tað er so er tað annaðupp á k hvussu vágafúsur mann er men tá tú tosar um tá ið hennikold tosar um stórkapitalin hann hevur tað við at royna at flyta kapitalina yvir har sum tað gevur mest avkast taer tað gevust góða meining frá einum sovorðnum fíggjarligum sjónarmegi at mann hevur pengar í olju hjá olju gevur avkast til dømis men man byrjar at síggja nú at fólk byrja at flyta pengar yvir á aðrar orkuloysnir tað er ikki bara elbilar tað er eisini sólbanelir tað er eisini transformarar tað er alt annað sum hevur við grøna orku at gera mann byrjar at síggja stórir íleggjarar koyra pengar har sum er ein indekator fyri at tað byrjar nú fíggjarliga at geva meining at koyra pengarnir har tí tað pluss tað gevur avkast øh so vissu teir vinna og og verðin vinnur samstundis so síggi eg einki galið í tí takkfyr ha formaður
ja takk so er tað jákup mikkelsen fyri fólkalokskin sum fær orðið ger so væl
hetta uppskotið sum jørgn niclasen hevur lagt fyri tingi við nøkrum broytingum

hetta e ikki verið til hoyringar og so fara vit sjálvandi at innkalla øll tey sum vit ynskja at fáa hoyrd í hesum málinum eg haldi at tað sum eg komi fram í dag at nógvantíð verið skilagott tað er spurningarsettir hendan vegin handan vegin og tað er soleiðisa ein viðgerð av einum uppskoti skal vera øhtað hevur gingið nokk so nagað út upp á um nú hesi her høbridbilarnir lgnbilarnir skulu verða líkastillir ein elbil og eg skilji væl at at mann hevur sett tann spurningin tí at vstumann hugsar um akkurát tann partin so er nokk eingin ivi um at tá ein bilur kann brúka bensin so er hann ikki so grønur sum ein sum ikki kann brúka bensin men um tað skulu gerast deferenseringar millum tann partin ella ikki tað kunnu vit so taka upp í í nevndini eisini hetta fakturarverðin hevur tvær síðir vit hoyrdu bjarna kárassom petersen lýsa tann einapartin vit hava hoyrt onnur lýst hin partin at tað kanska leggur upp til eitt sindur meir ivasem og til nevnt at dømur eru um at mann er farin eitt sindur av av leið og kanska útnýta ta skipanina og tað eiga vit sjálvandi t hyggja væl eitt sum hevur undrað meg harra formaður tað er at nú leggur landstýrismaðurin í fíggjarmálunum eitt uppskot fram sum um mann vil tað ella ikki ber á tað borðið at vit gerast grønari og í staðin fyri at fegnast um tað lítla gð ella kanska tá ttey líttu stiginum tann vegin so hevur andstøðan líkasum verið rættiliga kritisk og ivasom og kanska spoyrikið eitt sindur tað tað harmar meg etlíti sindur eg ivist ikki í at tað eru fólk í hesum tingsalinum sum kundi hugsað sær at hendan prosessin gekk nógv skjótari og tað respekteri eg fult út men eg rokni eisini við tær onkur sum hugsar at gongur hetta for skjótt hvussu sær so støðan út í landskassanum landskassin fær rættiliga stórar inntøkur í sambandi við at bilar blíva innfluttir og tað er klárt at hevur slíka ferð sum kanska onkur vildi so má í øllum førum eitt stórt arbeiði gerast fyri at finna av hvar ið vit skulu fáa tað er inntøkurnar frá ella hvar vit skulu spara ella eina kompinatión av báðum og og tað er ikki talan um um bara nakar fáa túsund krónur tað er uv nógvar hundrað túsund krónir talanir um kanska milliónir og kanska onkur kundi hugsað sær at sagt at tað var milliardir vit tosa um men eitt er sikkurt og tað trúgvi eg galdandi ikki bara fyri fólk hertingsalinum men generelt ímillum fólk so er tað blivið ein størri partur í hugsanin at vit eiga at dálka minn vit eiga ikki at dálka óneyðugt tað er eitt grundleggjandi ting og kunnu vit fara tann vegin at vit blíva grønari soleiðis at vit ru gera okkara part í á hesari kótuni til at fáa grønari samfelag so eiga vit absolutt at fara tann vegin men spurningurn er bara hvussu stór ferðin skal vera og eg haldi at í øllum førum átti manna virðismest ikki minst frá andstøðuni at ein borgarligur samgonga og ein fólkalokslandsstýrismaður nú leggur fram uppskot sum ganga tann rætta vegin tað haldi eg mann átti at sett prís uppá serliga tá ið mann hugsar um at sum billiusinusen var inni á at taðr verið snakkað og snakkað og snakkað nú í áravís um um at fara taðn grøna vegin men hvussu gekst a síðstu fýra árini tá i sitandi andsstøð aftrat í samgongu tað gentan skeiva vegin vit er blivu eitt svartari samfelag tey fýra árini og tí haldi eg at ístaðin fyri at stinga hvørjum øðrum skør so skulu vit staða hvønn annað og vit ynskja at fáa upplakning frá andstøðuni konstruktivan upplakning soleiðis at vit í felag kunnu koma til eina støðu har ið vit

tá jakum mikkelsen er tað ati um tað kann prógvast at hetta uppskotið er er grønari at stiga grønu leiðini so skuldu vit fáa allan stuðul avbjóðingin blívur bara at tað viðseta spurninartekin við og tað haldi etað er neyðugt at gera at mann síðistilla hebridbilar við el og vetnibilar og tá eri eg bangin fyri at mann kanaliserar nýtsluna og keypini yvir á hebridbilarnar sum mann longu í dag kann keypa við fyrimunini tí at mann koyrir so langt upp á kilo metrin sum mann sparir øgiliga skjótt tað sum ein hebridbil kostar at lít sindur meir mann sparir t øiliga skjótt inn aftur longu í dag og nú síðist illa mann hesar og tí eri bangin fyri at steðga mann vøkstrinum av søluni elbilinum so blívur mann ikki grønari sjálvt m mann selur fleiri hebridbilar og tað kemur eitt uppskot taðn næsta uppskotið vit fara at viðgera t tað gongu akkurá somu leið har mann eisini síðurstillari við emvigafturbering og tað er tað sum eg haldi blívur avbjóðingin og tí eri eg bestemt ikki sannførd um at hetta er eitt framstig takk fyri
ja takk ger so væl gjørdu mikkelsen
harra formaður tað sum bjørt samelsen sigur kann eg gott fylgja og tí kanska vit skulu hyggj eitt sindur eftir hasum detaljuni men tað sum eg veit ikki um bjørt veita eg havi bara frætt nú at hybridbilar komandi er ikki tað sum hybridbilar er í dag og tað kunnu vit kanska fáa at vitað tá ið vit fara at kalla fólk inn eg havi skilt tað lagnum at eg havi ein hybridbil vissi eg koyri spakuligan so slær motorurin ikki til og tað er átað er øiliga positivt men seg trýst eitt sindur á sbilarnm so slær motorin til men eg havi skilt að lagnum at teknikkurin broytist hann broytist alla tíðina ger at ein hybridbilur frameftir fer at brúka battaríið intilte er tømt so slægur motorin til og tað vildi eg hildið attað ljóðar hvussuur grønari enn teir verandi hybridbilarnir og teknikkurin broytist so fantastiga nógv tað kann gott vera við snakka í dag og verða nógv klókari í morgin og tí eri eg samdur at vit vit vilja saktans hyggja eftir um reguleringar skulu gerast takk fyri
ja takk so er tað brandur sandodsen viðmerking ger so væl
ja takk fyri harra formaður jú hetta er hetta er blivið politisk konrekt hetta her við ati at vit skulu snúgva okum inn undir ein hatt sum sigur at vit eru grøn men fakta er bara tað at vit við at eggja fólki til at at keypa keypa elbil so biðaðu tey um at brenna tunguolju inni á sundi heldur enn at brenna bensin tað er tað er faktað í hesum málinum øeg veit ikki hvussu nógv grønari tað er tað loyvir mær at ivast í staðin fyri at vit brúktta lít sindur meiri orku haldi eg sjálvur sum samgonga upp á tað at fáa tað grøna orkuskiftið framleiðsluna fáa fáa framleiðslu av grønari orku at henda skjótari enn tað sum hon ger í dag tað gera vitð ikki við hesum uppskotinum hetta uppskotið gongur út uppá at vit skulu brenna ga tungolju inni á sundi heldur enn at brenna bensin takk fyri
ger so væl jørgun mikkessen
hann fav nar
øhsoleiðis sum støðan er nú so hevur brandursandur púra rættur í at tú kanst ik disikera ein dag av at løða bilin hjá tær og brúka svarta orku til at fáa battarí í fylgt men eg trúgvi tað at sum brandur sigur og tað sum annars verður sagt eigur at ganga hond í hond altso tað at vit útbyggja framleiðsluna og tað at vit útbyggja tann partin skal móttaka framleiðsluna tað er øgiliga umráðandi at mann ikki bara fokusera upp á tann einapartin men at mann raðfestir soleiðis at tað gongur hond í hond soleiðis at meir framleiðslan er meir royna vit at fáa avtøku fyri tann partin sum framleidir tað gevur onga meining at at framleiðan rúgvu av orku sum so ikki verður brúkt og tí trúgvi eg at at ein tað at mann tað gongur hond í hond má vera ein sunn og góð útvúkvingr takk fyri
takk fyri og brandur sadoy eitur sjáandi nei brandur eitur sjóvandi brandur sandoy á tingi ein viðmerking afturat um frá hennrikj old ger so vælja takk
frúforkvinna ø eg trúgvi ikki at serliga nógv at hava nakað ímóti akkurát hesin her men hat kemur eit svornur merkiligu ting uppií altso hetta skal nú kemur tað okur fingu at vita frá formanninm t alt skuldi avgoyrast árið tað skuldi koma tingið fyr ein mánað síðan ella gott tað so kemur eitt sorður mystisbrot inni í sum eg verið her fyrr heta hvur veri út við einá virðin at brúktu bilin og alt heta her og og tingið kulaði tað uppskotið niður tí tað var púra mannu vit og jørgun niclasen kom við tí tá tað eru nøkur ár síðani nú plásti tað nú nú e tað mitt inni í rokinum okkurt verðu hur lisið við brillin nú eg funnið tagr atta er at at tað skal setaste í gildi aftur hetta her við við úti við eina virðini sum eingin menniskja fann útav og tað endaði í rættinum haldi eg ella kvayrti tar endaði øhnú kemur tað so spakuliga aftur hvist mann so hugsar um grøna orku nú hoyrdi eg branda sandur altso grøna orku mann pjøvur iki at fara longur úl suðuroynna tað pjøðir ikki at fra yvir til nýork til sipp sum biljustinusen tar at leita eftir grønariorku suðuroyni koyrimal í grønari orku fríggjad fríggjanátt leygarnátt mánadag

eg má siga tað at tað er mann má mán kalla hetta fyri eina kúgahending altso nú hennrik old e færn at snakka um grøna orku seinast eg hoyrdi hann tosa um um grøna orku tað var tá ið at hann tosaði um tað skuldi ikki eitt menniskja at koma eftir oljufýringini hjá ennikold so tað er bara gott at tað eisini hennrikold er grønkaður meni gudsbørn batna sigur mann

haldi sjálvur heta her hetta uppskotið er sjálvandi treingir til eina holla viðgerð tá tað kemur í fíggjarnevndina tí tað er nokk so nógv frávíkjandi tí sum annars er í dag tá tað kemur til avgjøld og annað við ta man her fer inn ati broyta taktíma at mann hevur upprunavirði altso tað vil siga virði á nýggja bilunum sum grundarlag fyri útrokningina av skrásetingargjøldum øðrum

fortíðarkremm at egeg fáa kompenserað og trupult fyri akstovuna at kontera tað og tað er so grundgevingin fyri at mann vil broyta tað so gev mann eisini nakrar fyrimunir fyri bilar hjá fólkið sum flyta til føroyar tað haldi eg fyri sovudur í ordan eg haldi tað í lagi vist tú kemur ottan frá ogflyta til føroyar og e búðar nógv ár aliku fat bilið hjá tær við okur minnast øll tað at grundin til at hví tann reglan bleiv broytt sínari tíð tað var tí um man hevði eina rúgvu av av av fremmandum persónum myrkadalsmonnum og øðrum sum tað sum eina eyka forrætning at liggja og og flyta bilar til danmarkar og selja tær og og obíliga bíleggu gjøld í føroyum og fingu niður litigoss og so seldu tær tæir har fyri nógvar pengar so bleiv tað passa broytt áðrenn tað kundi føroyingar og og og fólk í ríkinum hava litigosið við sær uttan trupulleikar talisi at tú kundi taka itt bil til danmarkar og tú skuldi bihalda teg eftir ári og og so vart tú leysur fyri avgjørut so tann parturin haldi eger í ordan eg haldi r eisini t

óhapp við teimum trygdaskipanum sum eru og tí gjørdi mann ta skipanina í tvey úun og trettan tá okur innførdi eina lekkingargjaldinum hendrigold minnis tað skul eisini at mann segði tað at tað skuldi vera mótosúklu sum vórðu yngri enn fimm ár tað vil siga sum sum kundi við einum við einum við einum niðurskrivina tíggju ára um ári fáa lempiligar treytir og har við tryggjaði mann tað at allar tíðirnar vóru tær nýggjastu mótorsúkklurnar sum komu fram við tí bestu tøknini sum var ter sum føroyingar keypti og hyggja hyggu man eftir hesum her yvirlitinum sum er her ja so verðut eisini sagt tað ati at tað eru tað eru fáar tað er øgiliga øgiliga fáar mótsøktur sum koa in í landið um árið so eg tygi iski a tað ertað er tað sum kemur at velta etta e lessi her men eg vil eg vil eg vil stagiliga heita á fíggjarnevndina tá henda málið kenr fyri tá mann snakkar um mótsúklar at mann fæst heldur tað markið at mann ikki lesur upp fyri her letur mann upp fyri faktisk at mann hevur avtikið fyritað fyrsta tíggju prosentini og tekur fólt suraviður tykur fer so a í ordan t eg tykivistir sornu pengarnar sum eru har at spara men tað er viktigt haldi eg at mann heldur grensuna til at at tð es súklan sum eru eru up til fimm ár sum sum fáa ein fyrimun meðan tær sum eru eldri tær betala dørarliga avgerðinir fyri at halda at tæð er minni tryggi súklan í vekk á vegnum og taðer var tað sama galdandi við bilim altso í dag hevur bilar sum er so inteligentur efte næstra fyriteg ikki hn heit og tað hevur sína

gamla bilar inn aftur fyri at bilja penga tað haldi eg eri eit sindur óheppi tað má eg siga annars haldi eg

ein elbilur er elbilur og og hann koyrir upp á reint el inntil hann ertómur og viður løtur aftur meðan hesin her tær koyra eitt øgiliga avmarkað tíðarskeið upp á eina løging við log ella við við regenerering a av fromotorinum og bremslunum og tað er tað so eg ivist eit sinur í um um um hatta er so øgiligani smart at gera og tá tað kemur til klassvikaførarnar so havi eg ongar sterka meining um tað eg haldi a r at tð er eitt r vinnuvegur og teir hava góðar bilar og ti visti mann kann innan fyri á rímnum tíðarskeið fáa nýggjar bilarætlanir aftur við at mann gevi teimum nakrar rímligar treytir so kemur tað eisini til gagn fyri brúkaranu sum sum brúkar teinum fasilitetum so eg vóni tað at at fíggjarnevdin fer at geva hesum málum eina eina góða
takk fyri tað er eina viðmerking frá kristiani andreasen ger so væl
takk fyri frú fforkvina tað er soleiðisn at tá mann kemur við nýggjari lóggávu við avgjaldum og sovorðnakað so grýpur mann inn í í tann marknaðin sum er hjá bilhandlaraum og sovíðari tað broytta fortreytir knappliga end yvir dag og tað kan vera kappingaravleigandi millum teir ymisku forhandlararnar og tað sum eg hoyri ímillum millum fólk tað er tað at hetta erenokkso stór broyting og at mann nú tekur hybridbilar fý sum sum nakað sum kanska ikki er so grønt allíkavæl kann johandal løgsmaður siga mær at altso eru hybridbilar verður tað betraktar sum eitt eitt grønt produkt altso eg meini tá tan hugsar siotvey útlat og suvíðari altso er tað er tað verur tað stuðlað aðrastaðnis í í í europa ella ella hvussu e veit løgninsvarn naka sigum tað takk fyri frú forkvina
takk fyri jóhandahl ger so væl
altso eg haldi tað at fer tað fer tað særa par tað síðsta fyr sto mær vitandi eri hybridbil iki pá tasum ikkia ba trassa sum grøni bilaí tann mun sum ein ein ein elbidigum bilur er tað og eg dug ikki at svara tærð upp á kristinandreasen gjønilí forkvinnuna um tað a fáa stuðul ta arastaðni frá eg haldi bara iki atað er serliga heppur tig eg trúgvi um mann flytur fokus frá tí tí veruligani at flytas fram á grønum leið við at gera hetta og og tað er púra adresta sum kristin andreasen sigur um mann púra brýtur frá tí sum okur hava havt við hesum avar skyldua virðinum við tí sum man gera her og eg eri eitt sindur nervøs fyri at hetta kann koma totalt vistuman ski passar upp á at forstýra søluna áv nýggjum bilunum tí eftir hesum her sum eg skilji tað so kanst t oktu fara til fram antil lond og keypa tær eitt bil og fáa h inn rímiligani lempiliga upp á hesar her treytirnar her tað vil siga hatta teittannas stað kemur tú at forstýra marknaðin við við nýggjum bilum eeri eg steynligandi bangin fyri so tí haldi hetta málið má fáa eina eina góða viðgerð í fíggjarnevndina soleiðs at okur ikki ikki koma at skaða meira enn gagna við hesum uppskotunum takk fyri frú forkvina
takk fyri so vórðu tað ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum máli málið er fyrsta viðgerðin er harvið at enda komin og málið verður beint í fíggjarnevndina vit fara nú undir fyrstu viðgerð av løgtingsmáli nummar sjeyogtrýss tjúgutjúgu sum er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um virðisgjald og tað er ov leingja heimildina at fáa meirvirðisgjald endurrindað í samband við bygging ella umbygging av ávísum leiðibústøðum keyp av ávikavíst orkuvinarligum motorakførum og elriknum hitapumpuskipanum og dagføring av reglum um leiðubilar og eg skal biðja um framsøgufólkja og tað verða fyri fólkaflokkin jógum mikkelsen og so verður tað fyri javnaðarflokkin ingilin didriksen strøm og fyri tjóðveldið verður tað bjørt samuelsen og fyri framsókn verður tað rutt vang tann fyrsti at fáa orðið verður jógum mikkelsen ger so væl
forkvinna tað er framhaldandi grøni politikkur á skrá og hetta uppskotið sum vit nú viðgera tað hevur tvey høvuðsendamál tað er at leingja og lutvíst útbyggja heimildirnar at endurrinda meirvirðisgjald í samband við bygging umbygging av ávísum leigubústøðum og keyp av kvst orkuvinarligum motorakførum og ælrektum hitapumpuskipan og so at dagføra reglurnar um leigubilar tær verandi ásetingarnar um endurnitaðu morviðishjaldi í sambandi við bygging av ávísum leiðurbústøðum og keypa kas orkuvitarum í motoroakførum og elrepin og hitapunfum eru allar tíðaravmarkaðar til einogtretivunda desembur í tjúgutjúgu við uppskotunumtekniskur tá teknikkurin ikki virkar frú forkvinna so er tað eitt sindur men tað má fara at koma upp á pláss aftur í hesum her uppskotunum verða sostatt allar afturberingarskipanirnar longdar skipanin tær hava allar nøkur ára bakið men enn verður mett neyðugt at stuðla fólkið fíggjarliga soleiðis at valið lættar fellur á orkuvinarligar loysnir og skipan verður tí longd í nøkur ár afturat seinna høvuðsendamálið við uppskotunum er at dagføra verandi reglur um leigubilar leiðumarknaðurin fyri bilar í føroyum í høvuðsheinnini avmarkaður til summarhálvuna fyri at gera tað lættari hjá bilútleiðararnar at selja leigubilar eftir at árstíðirn fyri at leiða bilar út er liðug verða kravda kilometrartalið fyri leigubilar í grein tíggju stykki tvey í emviglóggávuni lækkað úr tólv túsund ogfmm hundrað ogniðar í tíggju túsund kilometrar tað er samstundis seins sannroynd at verandi lóggáva ger tað sera trupult fyri ikki at siga ómøguligt ógjørligt at gera íløgur og dýrar leigubilar og harvið nøkta eftirspurningin hjá billeiðaraum sum ynskja sær ein bil sum í dygd og hentleikum er oman fyri miðal av somu orsøk er tað ikki leigubilar tøkir til tann krasna billeiðarin stendur í viðmerkingum eg má siga at hetta málið við bilútleiðarin hev verið í tinginum fyrr vit hava viðgjørt tað í fíggjarnevndini og har vóru nakrir trupulleikar tí at landskassin var við til at at fíggja eina bilpark sum var munandi bíligari enn ikki tað og tað var faktiskt eitt hol í lógini sum bleiv útnyttað av billeiðarunum bilseljaranum so nú tá ið ein broyting verður gjørd her beint so er sjóvandi neyðugt at hyggja væl eftir um um um nakrar broytingar og og hvussu støðan er altso um um um vit hava fingið loyst tað veir trupulleikarr sum vit høvdu og tí vil eg sjálvandi verða við til at gera tær neyðugu innkallingarnar soleiðis at vit tryggja okkum at tað sum vit broyta her beint at tað kemur at tæna tí sakini sum vit hava takk fyri frú forkvina

takk fyri frú fhvinaja vit fara viðgera ella vit viðgera eitt annað uppskot sum bveka seg kanska eitt sindur innan fyrittað sama men nakað annað sum tað sum vit viðgjørdu fyrr í dag nú snýr tað seg um meirvirðisgjaldslógina hitt uppskotið snúði seg um avgjøld við skrásetingavakførum og tað eru eitt sindur tey somu argumentini galdandi sum eg førd fram í fyrru viðgerðini sjálvandi her eru nakrar skipanir sum verða longdar sum vit kenna og tað er tað er afturbering av meirvirðisgjaldi í sambandi við bygging og umbygging til leiðuíbúðir sum erur longd fimm ár tað er so alt í lagi ein onnur skipan sum verður longd og sum vit kenna til tað er hitapumpuskipanirnar her hevur mann ikki tikið sólorkuskipanir við tað hevur mann so ikki gjørt sjálvt um tað hevur verið heitt á landsstýrismannin at taka tað við í hesari mvgfrítøkuni í hesum umfarinum tøknin er komin har til at tað gott kann fungera vanlig fólk saktans kunnu seta tað upp og brúkað tað vit hava eisini prøvað eina sólorkuskipan í sumba sum hevur eydnast øgiliga væl og eg hugsaði at nú tá ið hetta uppskotið kom so seint niðan í løgtingið so hevði hann hann
eg fari líka at minna tingfólk á at tað er altso ingilen didreksen strøm sum er orðið fóra og biðja tingfólk um at lurta eftir ingilein didreksen strøm og vistu tey ikki hava hug til tað so kanska fara út um at práta tí tað er tað órógvari tingkvinna tá hon roynir at siga nøkur góðorð gersovælja takk fyri frú forkvina ja eg hugsaði tað at nú tá ið landstýrismaðurin kom so seint niðan við hesum uppskotinum tað hevur ikki verið til hoyringar og so framvegis at so hevði hann tað mátti vera tí at hann sat og granskaði hvussu hann kundi fáa sólorkupanelini í uppskotið tað vísir so ikki at vera tað sum sum bilaði vit hava sæð atta onkuntíð fyrr at mann leggur uppskot fram í síðstu løtu fyri at fáa tey skundaða ígjøgnum pakkað tey kanska inn í ein annan pakka ennenn tað sum tað egentiliga er tað haldi eg eisini mann gera við hesum uppskotinum og leggur tað fram sum ein mvegfrítøka av umhvørvisvinarligari akførum og sníkist so eisini nøkur onnur ting uppí tað kom eg meira inn á seinni ein triðja skipan sum vit kenna men sum verður broytt og eftir mínum tykki eisini skeiklað tað er hendan her frítøkan til elbilar vetnisbilar og nú eisini hesar her

og tí er tað beinleiðis skeivt tá fíggjarmálaráðið skrivar í uppskotinum orðarætt at skipanirnar tær hava nøkur ár á baki hetta eru altso broytingar í hesum skipanum sum eg rokni við fara hava ein rættiliga stóran týdning serliga innan fyri serliga innan fyri hetta við elbilum og hybridbilum at frítaka emveg tað er nakað sum mann ger og bara skal gera við einum greiðum endamáli tað er eitt amboð mann kann eisini brúka øll møguliga onnur amboð og tað vilja eisini heita á landsstýrismannin at gera tí eg ivist faktiskt í um hetta einsamalt fær umlagt tí føroyskuakfarsparkina sum fevnir um eini ja yvir fjøruti túsund akførd tilsamans í øllum førum av teimum eru persónsbilar so uppi í síðsta har í tjúgunum seksogtjúgu túsund og áttaogtjúgu túsund endamálið er at fáa útlátið frá ferðslu burtur við at fáa bilar sum brúka annað ennfosil brennievni altso disel og bensin av vegnum og elriknar bilar á vegin tað uppnær mann tíverri ikki við hybridbilum var talan um eina skiftistíð fyri nøkrum árum síðan tá ið hybrid var komið longri ella tá tað var eitt nýggj tøkni vær komið longri enn el so kundi eg gott skilt tað men her ætlar mann so at javnseta elbilar og hebridbilar tað haldi eg ikki nóg gott tí vit skuldu burtur frá hesum her vælkenda brúkarin hevur jú kanska ella keyparin hevur jú er lættari at keypa ein hybridbil tí tað kennir mann frammanundan tað er tað gamla vegakervi við at vit skulu eina bensinstøð og so framvegis eisini tá tað kemur til at repparera bilar at umvæla bilar so er tað eisini nakað annað tá ið mann fæst við elbilar og tað er tað sum vit skulu broyta og eg rokni ikki við at tað verður ordiliga broytt fyrr enn mann fær nógvar elbilar á vegin tað broytist spakuliga men har skal að soi skump á og tað skumpu tað hendir ikki við vissi mann innrættar blívur við at halda fast í innrætta vegakervið til disil øog bensinbilar so snýr hetta uppskotið seg eisini um at dagføra reglurnar um leigubilar ókey altso eg helt at hetta snúði seg um soleið sum landsstýrismaðuin legði tað fram at mvegfrítaka orkuvitnaarligar loysnir tað er so í øllum førum tað sum vit hva hyrt í miðlunum ømen hyggja vit at reglunum sum skulu broytast ella dagførast um leigubilar so er endamálið her ati et fari at lesa beint úr uppskotinum at gera tað lættari hjá bilútleiðaranum at selja leigubilar tað ætlar man at gera við at stytta kilometurtalið sum teir skulu hava koyrt fyri at sleppa undan reglunum sum leigubilar úr tólv hundrað nei tólv túsund fimm hundrað kilometrar og niður í tíggju vit hava fjøruti túsund akfør í føroyum yvir fjøruti túsund akfør hvussu nógv akfør skulu vit hava skulu vit stuðla undir søluna av fleiri akførum uppá hendan her mátan uttan at seta nøkur krøv til hvat er fyri akfør so er ein onnur broyting eisini sum er enn ov meira áhugaverd sum eg fari at setera í uppskotinum einaferð afturat ja tað er samstundis ein sannroynd at verandi lóggáva ger tað sera trupult fyri ikki at siga ógjørligt at gera íløgur í dýrar leigubilar og harvið nøkta eftirspurningin hjá billeiðarum sum ynskja sær ein bil sum í dygd og hentleikum er oman fyri miðal av somu orsøk eru tað ikki leigubilar tøkir til krasna billeiðaran

tað vil siga at vis fólk sum koma at ferðast í føroyum vilja leiga fínar bilar so vil mann líkasum stuðla tíð frá fíggjarmálaráðnum tað ljóðar fyri mær rættiliga løgið eg haldi heldur at visu fólk koma at ferðast í føroyum sum vilja leiða luksusbilar so má mann kanska seta leiðina upp heldur enn at frítaka meir fyri emveg og faktiskt taka pengar sum hoyra heima í landskassanum ø fyri at útlendingar við fínum fornemmisum kunnu koyra í luksilsbilim við stuðli frá tí føroyska borgaranum ella frá landskassanum tað haldi eg ikki er rætt og tað haldi eg er eitt undarligteundarligt uppskot í ella ein undarligur partura hasum uppskotinum jakum mikkelsen hann sigur at grøni politikkur er á skrá eg havi ikki ordiliga skilt hvat við hesum her luksus leigu bilunum sum skulu frá stuðul frá landskassanum er grønur politikkur men tað er kanska liturin hjá fólkaflokkinum tað er fólkaflokspolitikkur sum mann meina við er á skrá sum skal stuðla undir hesum her luksus leigubilinum sum vit skulu fáa út á vegirnar takk fyri frú forkvina takk fyri tað er ein viðmerking tað eru tvær viðmerkingar tann fyrsta e frá jákupi mikkelsen ger sovæl
frú forkvinna tað er so nógv í uppskotunum sum vit hava viðgjørt sum ber á tað grøna borðið um kanska ikki við tí ferð sum onkur kundi hugsað sær men tá tað kemur til hesar leigubilarnar so hevur tað ikki nakað við grøna politikk at gera men meiri at tá ið ferðafólk koma til føroya og ynskja sær kanska at fáa ein góðan bil og teir kosta oftani nokk so nógv so er tað ikki nakað galið í at teir sum leiðarbilar út hava møguleikan til eisini okonomiskt at kunna bjóða teimum fólkunum ein bil sum tey ynskja tað gevur eisini pengar til at økja um at innvestera í tann grøna politikkin
ger so væl inngilitisinstøð
fyri frú forkvinna ja eg haldi tað ati vissu fólk koma at ferðast í føroyum sum ordiliga gjarna vilja leiða ein ordiliga fínan bil so mugu tey betala tað sum tað kostar at leiga ein luksis bil so skulu vit ikki geva teimum serliga treytir við at frítaka bilarnar fyri emveg tað haldi eg ikki tá tá haldi eg at mann mann skal betala eg haldi at har eru tvey fín ting í hesum her uppskotinum visti eg skal siga okkurt positivt eisini nú endaði eg kanska í so negativt við esum luksus bilunum kunnu kjora lata vera og tað eru er leingjarnin av frítøkuni fyri hitapumpur og fyri elbilar tað er fínt tað er gott takk fyrifrú forkvinna
fyri hennikould ger so væl
ja frú forkvina tað er eitt sindur spesielt hetta her við hesínum luksusbilim at altso sum er nú so leigar mann yvir flottar bilar tá ið eg hota nissan og hvat mann allir hesir eita tað eru tað eru nærmast ss bilar um bussar kannmann enda leiga bíliga so mann hevur eitt sindur ringt við at skilja hvat hvat er hetta fyri ein bilur tá ságði fólkaflokkurin ætlar at at fáa inn í landið hetta er ein spesiell bilur tað er onkara av fólkafloksmonnum eg havi vistankom nú í tann gevur uppat nú eru nakrir av so stóru gipinum sum e eg eg giti meg til at hetta má vera fólkaflokkur sum ætlar at keypa ein av teimum tít skot sigri eg giti meg til tað
takk fyri ingilín didiksan strøm ger so væl eg hati
takk fyri hasa viðmerkingina henna í gold hevta eg nevniliga eitt sindur undarligt orða tað vear etisini tí eg valdi at lesa tað beint upp úr uppskotinum er stendur at at mann skal nøkta eftirspurningin hjá billeiðarum sum ynskja sær ein bil sum í dygd og hentleikum er oman fyri miðal eg veit ikki ordiliga hvat taper tíðir men tað kann vera at eg verði klókaði uppá tað tá ið tað í málið kemur úr aftur nevndini eg hopi at tað fær eina góða og langa og dúgiliga viðgerð har tí eg haldi at her eru nøkur ting sum mann sum tað treingir til at ja at hyggjast nærri uppá takk fyri forskunna
takk fyri tann næsta røða verður rutt vang
gætakk fyri frú forkvinna ja eg skilji væl undanfarna røðara

eg var sjálv forkvinna í fíggjarnevndini tá ið hetta uppskotið seinast var til viðgerðar í fíggjarnevndini tað var soleiðis at landsstýriskvinnan kom við einum nýggjum uppskoti viðvíkjandi leigubilum og orsøkin ein av orsøkunum var at mann vildi fyribyrgja at tær sera lagarligu treytirnar avgjaldstreytirnar fyri leigubilar ikki skuldu vera brúktir sum bara ein máti at selja bíligar bilar uppá við at tú nærmast bara formliga hevði bilin skrásettan sum ein leigubil í eina stutta tíð so slapst tú frá eina rúgvu av avgjøldum og mveg og so kundi tú selja hann víðari við nógv størri vinningi eg sigði ikki at tað bleiv gjørt eg sigi at endamálið við uppskotinum var at tryggja at tað ikki hendi vit í fíggjarnevndini gjørdu so nakrar broytingar í mun til tað sum landsstýriskvinnan ætlaði sum í øgiliga stóran mun gekk ynskinum hjá bilútleiðaranum at møta og faktiskt vil eg næstan siga at teir fingu eina loysn sum næstan teir yngsktu sær og tí undrað tað meg at landsstýrismaðurin aftur nú kemur og vil geva teimum enn laðarligari treytir og hat taðsa ingilín didriksen strøm vísti á tað er nemiliga nokk so gott goymt í hesum her uppskotinum tí mann má lesa javntekstin sum liggur við og mann má eisini lesa serligu viðmerkingarnir og av tí at eg kenni hesa loysnina sum er frammanundan so dugi eg at síggja hvat er mann ætlar tað er tað at mann strikar hægsta markið fyri afturbering sum í skrivandi stund er fimmogfjøruti túsund svarandi til eitt virði á bilinum áðrenn emveg upp á hundrað og fýrs túsund tað ella tað tað markið uppeftir tað strikar mann fullkomiliga so í prinsippinum so fert tú við hesum uppskotinum at kunna keypa ein bil við sær bilsølumaðurin nei bilasølan kann keypa ein bil sum hevur eitti virði sum á eina millión hann kann leiga bilin út ogtil ein leiðara sum koyrir tíggju túsund kilometrar og so kann hann sleppa frá selja bilin víðari og sleppa frá øllum mvigenum soleiðis sum eg skilji hetta uppskotið í mun til frammanundan so er maksi fimmogfjøruti túsund tað er nokk so væl goymt í lógartekstinum vit eg helt sjálv at tann og faktiskt var tað blivi so kryptiskt at eg noyddis sjálv at gera eina lógarbroyting aftaná tí at taks tulkaði lógaruppskotið upp á ein annan máta enn hvat vit í fíggjarnevndini høvdu ætlað tí bleiv teksturin soleiðis fyri motorakfør skrásett sum leiðiakfør skal akfarið altin hava havt í minsta lagi tíggju ymiskar leiðarar hava koyrt í minsta lagi tólv túsund ogp fimm hundrað kilometrar og hava verið skrásett sum leiðuakfar í minsta lagi seks mánaðir ella hava verið í minst trý ár og harafturat var tað soleiðis at við sølu av leiguakfari kann frádrátturin í mesta lagi verða fimmogfjøruti túsund krónur í útgangandi avgjaldinum fyri hvørt leiðu akfar og hatta markið upp á fimmogfjøruti túsund leggur hetta uppskotið upp til púra verður strikað tað vil siga at tað verður einki mark uppeftir tað framgongur ikki serliga greitt av vanligu almennu viðmerkingunum í hesum her uppskotunum so er tað tann trupulleikin sum undanfarni røðari eisini var inni á hetta her við at vit hava brúk fyri ferðavinnan hevur brúk fyri leigubilum í føroyum trupulleikin er at mann vil gjarna leiga út nýggjar bilar tað vil siga at mann innflytur eina rúgvu av bilum á vári sum maút gjøgnum summarið og sum mann so vil sleppa at selja aftur um heystið og tað gevur jú meining til eit vist men vit kunnu ikki blíva við at innflyta bilar

fyrr ella seinni hava vit nokk á bilnum í føroyum og tað sum egentiliga hetta her uppskotið letur upp til tað er at tú tú selur leigubilar við enn leygarligari treytum tað vil siga at tær vera enn ov bíligar

altso vvit hava brúk fyri fleiri og fleiri leigubilum so merkir tað eisini at fleiri og fleiri av hesum bilunum koma út á marknaðin um heystið tá ið sesongin er liðug og tað sigur seg sjálvt at tað er mark fyri hvussu nógvir nýggir bilar kunnu seljast í føroyum so eg haldi avgjørt hetta er nakað sum vit skulu viðgera nærri vit klog eru noyd til at fara niður í smálutir í í hesum her uppskotinum í fíggjarnevndini og eg lovi so avgjørt ikki at eg fari at taka undir við hesum uppskotinum tvørturímóti eri eg rættiliga skeptiskt í mun til hetta her uppskoti annars hin parturin at mann leingir afturbering í mun til orkuvinarligu altso elreknar hitapumpuskipanir og hetta her við elbilum og sovorð tað takið eg eg fult undir við hetta her við hybridbilum tað bleiv nokk so væl viðgjørt undir tá ið undanfarna uppskot varð til viðgerðar eg haldi ikki altso tað tað kann mann so diskutera um mann vil avtaka mveg ella ella frítaka til missan mun mveg upp á hebridbilar men serliga grønt er tað so ikki tað er kanska meira at hjálpa bilisølumonnunum sum sagt eg fari ikki at gera nakrað niðurstøðu í skrivandi stund viðvíkjandi hesum her uppskotinum hetta má kannast munandi betur í fíggjarnevndini og vit verða eisini noydd til at fáa nakrar fólk inn til hoyringar so eg síggi ikki fyri mær at hetta uppskotið kemur út aftur áðrenn jól tað vóni eg ikki undir øllum umstøðum takk fyri
er johannesen ger so fáa ruttu vang
er rættarskeptisklað part av uppskotinum ikki minst at kemla akkurát har sum næstan sum hann skrivar og goymir nátt so væl í uppskotinum at marknaðurin er ikki góður til dýrar bilar sum fólk eftirspyrja tí at mg-frítøkan er ikki nóg stór frá landskassanum altso tað eru serliga útlendingar sum leiga bilar í føroyum og eru tað útlendingar sum vilja leiga ein mercedesbil so haldi eg at so útlendingar mugu betala hvønn prísur sínar kostar og ikki senda rokningina til føroyska landskassan og harvið til vanliga føroyingina hendanfyri og vit mugu betala tann prísin tær kostar at leiga ein mercedesbil til lønils ja so er eyðspurningin ov stór
ruttvang ruttvang ger so væl
eg kann bara siga at eg eri so púra samd við viðviðmerkjanini sjálvandi er tað ikki nakað sum føroyski skattgjaldarin skal bera kostnaðin av at ferðamaðurin ynskir dýrar luksusbilar at koyra runt í føroyum takk fyri
ja takk so fær bjørt samuelsen orðiger so væl
takk fyri harra formaður síðan henda samgongan tók við so havi eg nokk so ofta heitta á landsstýrismannin í orkumálum bæði her á tingsins røðarpalli men eisini ja í øllum møguligum sambondum um at taka upp samstarv millum flokkarnar skipað aftur hetta her orkupolitiska fylgibólkin soðeisat mann hevur aitt stað har flokkarnir kunnu viðgera ta grønu leiðina har mann kann royna at byggja upp forstáilsi og semju og eitt sindur felags vitanaruppbygging soleiðis at tá man kjakast um hesi tingini a mann onkursvegna kjakast út frá sama bakstøði og at mann kann semjast um eina grøna kós tí at allir flokkar eftir hongdini siga seg jú vilja hesa grønu kósina tú bleiv eg eitt sindur tarð eitt sindur hørmur í morgun tá ið lasiðs bæði uppskotini sat fyrrapartin við teimum og føldi akkursum at eg veit væl at tann sum er fíggjarmálaráðarið í dag ikki hevur verið heitir fortalar hvørki fyri hitapumpum ella fyri elbilum og tí skal eg sjálvandi vera takksom fyri at glað um at mvig altíberingin verður longd fyri hitapumpur og og el og vetnisbilar men tá ið tað so verður onkursvegna pakkað inn í alt møguligt annað sum mótvirkar tí sum eg haldi vera ein grøn kós sum eg trúði at politiska skipanin og flokkarnir vóru rættiliga samdir um so tekur tað so er tað jú sjálvandi eitt skar í í í í gleðini um at mann heldur fram á grønu kósini tað finnast onnur lond sum hava valt at gjørt sum sum hetta uppskotið gera at geva síður stilla ella geva mvigfrítøkur fyri ploggainn hybilar bilar men bara lutvíst eg kenni ikki til og tað kann gott vr onnur onnur kenna til tað men eg kenni ikki til at mann síðustillar el ovetnisbilar við lnnhøbridbilar sum mann ger her plogainn hebridbilarnir teiri eru grønari enn teir vanligu hbridbilarnir sum so aftur úr grønain disibilar men aftur við smálið er at sleppa undan at brúka fosil brennievni so nyttar tú ikki at koyra inn avgjaldsskipanin sum siga at tað er akkurát líka gott at fáa sær ein hybridbil sum má fáa sær ein elbil tí tað er tað ikki tú sleppur ikki av við bensini við at fáa tær høbridbilar longri er tann søgan ikki hetta er so eisini eitt uppskot sum leingir eina skipan við mvigafturbering fyri tá tú

eitu ta íbúðir og eg skal ikki fara so nógv inn í tag tað er at leingja av eina verandi skipan sum er og tað er ikki so so býtt og so hevur ruttvang verið nógv inni á hesum her við hesum her leigubilinum og har ivist e onga løtu í at fíggjarnevndin fer at taka tað væl og virðiliga uppog eg haldi meg hava hóma í kjakinum bæði undanfarna máli og hesum at hetta málið verður ikki avgreitt fyri jól og tað gleðir meg tí at tað var tað sum eg sá tog hugsaði um tá eg setti meg inn í hesi málini at visti mann veruliga ætlar at gjøgnumføra hesi bæði uppskotini fyri jólp í øllum tímam eg koyrt inn av øgiliga øgiliga prinsipiellum broytingum so hevur mann ein stóran trupulleika men tað skilji eg so lagnum at mann ætlar at bíða til januar og fíggjarnevndin hevur í øllum føruum vis sú skilti fíggjarnevndarformannin rætt so ætlar mann at geva sær stundir at seta hesin í hesi tingini tí hetta er rættiliga prinsipiellar broytingar eg fari tí at heita á fíggjarnevndina um akkurát tað her tá tað snýr seg um tað mann ger her er at mann leingir mmigafturberingina fyri elovetnisbilar men so koyrir mann so hesar her uppí og so sigur mann tað skal verða galdað leingi galdandi tvey ár og so at minka tað niðr ein helvt men aftur man ger tað hundrað prosent eins fyri hes sløgini av bilum tað sum ír míni ver eri eg skal kanska ikki kalla bridbilarn á svarta bilar tí teir eru umhvørvisvinarligari enn bensinbilar men teir kunnu ongantíð blíva hundrað prosent elrikn og tí er kunnu teir ikki síðustillast við vetnisbilar og við elbilar og tað haldi eg eri ótrúliga óheppi at mann ger og tað tað fer jú sjálvandi at gera tað mann eisini í fyrr í vanliga borgarin signalerar at hetta er líka gott og so fara fólk kanska heldur at keypa sær ein hybridbil enn at keypa sær ein elbil so eg haldi ikki nevndvís at eg pjøvuist at leggja so eliga nógv afturat tí nógv hasun eru sovorðu tekni sum eg vænti at fíggjarnevndin fer at at taka upp og og viðgera væl eg kundi bara øgiliga gott hugsað mær harra formaður ati víst á ati

einaferð tóku allir flokkar hvønn annan eg eigi her á tingi tað eru eini tíggju ár síðani og tá lovaðu vit hvørjum øðrum at vit skuldu royna at leggja eina felags grøna kós og veruliga at fara eftir henni hon fór so fullkomiliga spornum kann mann siga og eg eg kann bara kóka orsøkirnar til tað niður í tvey orð og tað hevur verið manglandi ja kom vit fyri at brúka ikki føroyskt orð mann hevur ikki viljað nokk politiskt mann hevr ikki viljað brúkt ta tíð og orku sum skal til fyri at fáa eitt gott politiskt stev felagsstev um hesa grønu kósina og mann hevur onkursvegna yvirlatið tað eitt sindur tiltey sitandi landsstýrisfólkini sum hava verið og í hvønn mun tey hava verið donamisk og og føroyskt fyri at føra ting út í lívið akkurát hetta her við við mmvig afturberingin fyri hitapumpu tað var faktist eitt uppskot sum bleiv lagt fram av av tingfólkum har vit gjørdu eitt samstarv í undanfarna samgongu við sjálvstýrisflokkinum og fingu tað lagt framumboðum fyri samgonguflokkarnar í sjálvstýris flokkinum sog tað var eitt dømi um at vit tóku lógva tekn saman men líka síðani áðrenn tann undanfarna samgongan var skipað so hava vit í tjóðveldi roynt at fingið sólorkuna við ísar emmigafturberingina fyrihitapumpur tað kom so ikki við o undanfarna samgongu og eg spurdi jørgun nicklasen fyri nøkrum vikum síðani tá eg eisini spurdi um hann fór at leingja hesaher góðu skipanirnar fyri elbilar og tá spurdi eisini um hitapumpur og spurdi um sólorkupanelini sólorkan kundi koma við tí tað er líka burðardygt tað r líka grønt sum hitapumpurnar og tað er í dag ein tøkni sum er so mikið væl ment at hon kann brúkast á vanligum sethúsum og tað ber eisini til at vit mugu alla tíðina tryggja okkum hetta e góðkendar skipanir altso at ta tað riggar tær góðkendar og sólorku skipanir eru góðkendar ja til dømis hevur es sovorðnalistar yvir hvørjar hitaskipanir eru akiditeraðar ella nó eru góðkendar og soleisi at mann tryggja sær at ter dygdarskipanir sum mann stuðla fólki við mmigafturbering í men sólorkan er so ikki komin í part og tað eru hybridbilar og leigubilar og innflutti gamlir bilar og eg veit ikkihvat annað annars er sloppi upp í part og eg havi hugsað eitt sindur um um tað er tí at ein partur av samgonguni hevur so stóran mótviljað ímóti hesum her elbilunum og hitapunktunum at ta er verj að krav at fáa øll hini tingini inn sum slept aldailesisker grøna sum mótvirka tí grøna málinum tað veit ikki tað vita a samgongu fólk betur enn eg men tað sær eitt sindur soleiðis út tí mann ger nøkur uppskot sum í útgangspunktum eru grøn men so koyrir mann so nógv annað inn sum mótvirkar teimum grønum framstigum og so er tað apt yvirhøvur ikki grøna uppskot so ertað í veruleikanum ja ikki ein gongordiliga ljósatas sjálvt mann roynir at selja tað sum tað so tað harmar meg eitt sindur og eg havi haldi at vita hoyrt øgiliga góðar stakligar røddir úr samgonguni í dag sum hava sagt ateisini samgongan ynskir at mann metir gjølla um hesu tingini í hvønn mun í hvønn mun tær broytingarnar sum ætlanir eru at gera eru skilagóðar ella ikki so
ein viðmerking ingilín diaksens streingirfall
takk fyri hara formaður ja altso tað er einki ivast í at at tað krevur nakrar øgiliga stórar og strukturellar broytingar visi mann vil hava í samfelag sum koyrir upp á varandi orkuikki ikki minst eisini eina orkuminking ø nú er tað eisini soleiðir sum sum bjørt samuelsen kemur inn á hetta her við at tað sum vit taka avgerðir um her at vit síðust illa hebridbilar við elbilar tað hevur eina effekt út á fólk og hvat fólk halda er í lagi og kanska ikki í lagi og mann er so kanska bangin fyri at fólk fara at velja hbridbilarnar framum og eg kann siga fyri mítt viðkomandi at eg eri bangin fyri tí tí at tað eru so ræðiliga nógv ymisk sløg av hobridbilum tú kanst fáa ein sum koyrir rættiliga nógv upp á hendan her el motorin men tú kanst eisini fáa ein ein bil sum eitur ein brilbilur sum koyrir bara fimtan kilometrar upp á el har sum annars brúkar fýra hundrað á einum elbili í dag so tað er ein
ja so er tað bjørt samanhangirsvaln
ja ø takk fyri ja altso grundleggjandi er ein hebridbilur ein bilur sum framleiðir elvið at brúka bensin men so kann mann sjávandi fáa hesar plogg inn í bridarnar har tú løgir har tú hevur eitt battarí sum tú løgir eitt lítið sindur og og eg haldi jakum mikkelsen so vísti á at at menningin av hesin bilurin eisini gongur skjótt og tað er sjálvandi rætt men men við hvat er tað mann vil altso hvat er tað mann vil also visti mann vil hava avbjóðingin há okkum í føroyum hevur verið át man vera fyri óambitiøsir landsstýrisfólkini han verið foróambitiøs flokkarnir hava lagt for lítið trýst á sínim landsstýrisfólk at fáa tey at vera ambitiøsari tað hevur verið formann er forvarin alla tíðina at mann vil ikki nokk og tí sær mann at gongdin gongur so spakuligt tað fer at ganga skjótari vónandi men tað krevur eisini at mann onkursvegna politiskt torir at taka nøkur lop heldur enn nøkur sovorðnir grulvandi fet har mann onkursvegna í staðin fyri at taka í staðin fyi at taka sjey lop fram so tekur mann líkasum eitt eitt lítið stig fram so nú tekur mann í veruleikanum hálvt annað aftur haldi eg og tað er tað er ikki nakað sum fer at seta gongd á orkuskiftið tíverri takk fyri
ja takk so eru ikki fleiri sum hava biðja um orðið so er hetta orðaskiftið endað og hetta málið fer beint í fíggjarnevndina til víðari viðgerð so koma vit til tað síðstu fyrstu viðgerðina í dag tað er løgtingsmál nummar fimmogtrýss fyrsta viðgerð uppskot til løgtislóg um broyting í løgtingslóg um tunlar norðurumfjall við tilhoyrandi vegum tað er at hækka játtanarkarmin frá tvey hundrað og tveyoghálvtrýss milliónum til fimm hundrað og tveyogtjúgu milliónir og vit skulu biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkinum er tað jákup mikkelsen fyri sambandsflokkin fan nei orsaka magnus rasmussen fyri tjóðvelgjardað christinhalfoss fyri miðflokkini steffan klein poulsen og fyri javnaðarflokkin verður tað nokk hennrik old og fyri framsókn ruttvang so er tað jakun mikkelsen sum fyrst fær orðið ger so væl
harra formaður hetta er er eitt uppskot sum viðvíkir tunlin norðurfjall við tilhoyrandi vegum og tað sum mann leggur upp til er at uppskotið frá tvey túsund og níggju um tunlarnorðurfjall við tilhoyrandi vegum sum varð ásett at hava byggiútreiðslur við sær upp til tvey hundrað og tveyoghálvtrýss milliónir nú verður broytt soleiðis at mann kemur at hækka játtanakarmin til verkætlanina upp til fimm hundrað og tveyogtjúgu miliónir sum svarar til eina dagførda kostnaðarmeting íroknað væntaðar príshækkingar sum verða um eini fimmogtretivu milliónir

tunlarnir og fjall lótu upp ávikavis fimmogtrýss nítjan hundrað og fimmogtrýss og sjeyogtrýss og eru sostatt næstu elstu tunlar í føroyum teir eru ótíðarhóskandi og lúka ikki dagsins krøv tað er neyðugt at gera nýggjar tunlar sum lúka nútíðarkrøv borgaran og vinnu til gagns tunlarnir hava bert eina koyribreyt sum er tríggjar komma fimm metrar og sum og eru tunlarnir bert tríggjar metar og tjúgu høgir nýggju tunlarnir hava tvær koyribreytir sum eru tríggjar metr og fimmogtjúgu hvør og samanlagt seks komma fimm metrar og eini vegøksl upp á ein metur hvørji meginum koyribreytini talan er um tunlar við profilinum t átta komma fimm tavilsiga tað sama sum viðareiðs tunnilin omsfjarða tunnilin er í hálvtrýss metrar hædd frá áninum og trýss metrar hædd í árnafiri hvannastunds tunnilin kemur at vera í trýss metrar hædd ella hálvfjerðs metrar hædd hvannasundsmegin tað koyra heilir tvey túsund akfør ígjøgnum hesar tunlar og tí má mann siga at tað er í tøkum tíma at vit fáa hesa verklagslóg niðan og at fáa gjøgnumført hesa verkætlan tað sum er so framúr gott er tað at tað er full semja í løgtingiu at fáa gjøgnumført og framt hesa verkætlana hendan verklagslógin sum bleiv gjørd í tvey túsund og níggju eg minnist eg bleiv valdur inn í løgting tíðliga í tvey túsund og átta og tá bleiv eg intervioaður av sjónvarpinum og eg bleiv spurdur um eg hevði nakað hjartamál eg var ikki fyrireikaður uppá spurningin men tað tók ikki langa tíð til at eg svaraði at eg ynskti sum eitt av mínum hjørtamálu at fáa gjøgnumført

tað er mann kundi brúkt nógva tíð at hugleitt um øll hesi árini sum eru farin og mann kann siga allar tær løturnar har ið mann hevur hingið við høvdinum tí at tað ikki eydnaðist at fáa undirtøku fyri at gjøgnumføra hetta prosjektið men vit eru komin nú til tvey túsund og tjúgu tað var soleiðis at í fjør varð einki avsett til tunlarnor ofjall á fíggjarlógina sum kom niðan á løgtingið men vit í meirilutanum í fíggjarnevndini valdu at mæla løgtinginum til at seta fimtan milliónir av til fyrireikingar av prosjektunum og at hsoleiðis at mann kundi koma í gongd og fái bjóða verkætlan út eg vil siga at nú tá ið landstýrismaðurin so eg komi við verklagslógini har hann biður um fimm hundrað og tveyoghálvtrýss milliónir

eri eg egliga fegin um at tað stigið sum fíggjarnevndina og løgtingið tóku í fjør at at tær fyrireikingarnar sum eru gjørdar og at veg arbeiði nú eg boði út og tað tilboðini verða viðgjørd seksogtjúgunda januar koma tilboðini inn upp á sjálvar tunlarnar og so verða so verður støða tikin til hvør ið skal gera hetta arbeiði og arbeiði kann fara í gongd einaferð tíðliga komandi ár mann kann siga at fysti hetta uppskotið var komið niðan nakað fyrr so høvdu vit kunnað avgreitt tað nú áðrenn nýggjár tað vildu givið okkum kanska ein tveir mánaðir meir at arbeitta í tað ergraði meg eitt sindur eg hevði verið fegin um at vit ikki brúktu óneyðuga tíð til at koma í gongd men hinvegin so fegnist eg stórliga um at vit eru komin her til at vit skulu viðgera og samtykkja eina uppkraderaða verklagslóg sum ger at tunlanom fjall blíva veruleiki og eg veit at tað er ikki neyðugt hjá mær at brúka tíð uppa at argumentera fyri hesa verkætlan tí at tað er full semja í á føroya løgtingi um at fáa ígjøgnumforshesætlan og tað eri sera takksama fyri og eg haldi at tað hur verið ein fragd at hoyrt fólk úr øllum flokkum vísta á hvussu neyðugt er at hesir tunlar bæði t sæð út frá einum trygdasjónarmegi tað at koyra ígjøgnum hesa smøutunlarnar sum eg vil koma at gera í eina tíð afturat men vónandi kunnu vit koyra ígjøgnum nýggjar tunlar um eg veit ikki tvey trý ár trý ár kanska intiler alt liðugt tað verður ein stórur dagur men eg hugsi eisini um vinnulívið eg hugsi eisini um tey fólkini sum leiast eystan múlan sum kanska í summum førum hava valt at búsetse aðrastaðir tí at leiðin ikki hevur verið nóg trygg so eg trúgvi upp á at tað fantastiska vinnulívið sum er eysta múlan har ið alivinnan bara alivinnan framleiðir eitt eksportvirði upp á úti ví eina milliard um árið far munandi betri umstøður at arbeiði í vit síggja eisini hvussu bakkafrost hevur valt at gera íløgur í oltstøði bæði á viðaroyu á norðstoftum og so tað tað grør um gangandi fót og eg má siga at eg ivist ikki á petti í tað at at teir nýggju tunlarnir fara at menna bygdirnar og skapa fleiri møguleikar sum fer at gagna øllum økjum har norðuri so harra formaður eg má vær siga tað at aftaná øll hesi ár so eri eg heilt heilt ófatiliga glaður fyri at vit r komin her til og hetta er absolutt eitt av teimum størstu málunum sum vit fara at gjøgnumføra sum sum eg ari við til og tí fegnist eg av hjarta takk fyri
ja tað er onkur viðmerking steffan klein poulsen ger so væl hara formaður
nú fekk landsstýrismaðurin ikki møtt upp í dag men prøva spyrja nei røðaran allíkavæl um um hann veit nú tá ið tað er boðið út í tveimum vegirnir beinir út og tilboðið kom inn á ellivu milliónir og tunlarnir sjálvir eru eisini útboðið skal hendan lógin samtykkjast áðrenn tað er møguligt at fara í gongd við vegirnar tí at tað tilboðið er við at verða avgreitt kann mann ikki fara í gongd við tað nú ella skal hetta samtykkjast áðrenn mann fær í gongd við tað viðagerðina

harra formaður sum útgangspunkt trúgvi eg svari er at tað verður neyðugt at at bíða inntil hetta uppskotið er samtykt men spurningurin er um tær fimtan milliónirnar sum løgtingið setti av til hesar verkætlanir í innverandi ár eg havi skilt á lagnum at tar kanska eru fimm milliónar brúktar og vit vit gjørdu tað í fíggjarnevndini at vit ca teknaðu hesa játtanina pá fimtan milliónir tað bitíðir at tað sum ikki verður brúkt í tvey túsund og tjúgu kann brúkast í tvey túsun og einogtjúgu ogtí hugsi eg at tað kanska er ein møguleiki at tær tíggju milliónirnar kundu so verið bruktar til at latið arbeiðið fara í gongd so so eg vóni faktiskt at mann velur at fara í gongd beinanvegin mann hevur funnið hvør kann gera hetta arbeiði soleiðis at at tað ikki liggur og bíðar takk fyri
kristina háfoss
sreina viðmerkingja eg hugsi bara eisini at fegnast um at vit eru komin her til nú eg haldi vit hava tosað um tunlar norðrum fjall í so ófatiliga nógv ár alt ov nógv ár og og vertlakslógin hesin vivíkjanin varð júst samtykt fyri nógvum nógvum árum síðani t tað her verið politiskt semja um at tær skulu gerast men vit vara ikki komið víðari enn hertil nú hinvegin so liggur hetta jú eisini tað vit fara í gong ví tær nú passa væl við ta íløguætlanini sum hann eu verið samdur um í øgiliga nógv ár so hesi ferð haldi eg at øll kunnu kenna seg trúgv við at tað verður gjørt og at tað verður ikki nakað við at aðrir tunlar verða fluttir framum ella afturog um tí at ja hetta er tað sum her ligið kortinum leingi og bara fegin um at vteru her í dag nú
ein góðkaftur sein
har fór eg mær av at bestemma meg til at eg fari ikki at hyggja aftureftir og koma við teimum og eg fari bara at hyggja frameftir og tí fari eg at takka kristnafoss og tjóðhaldsfólkini og øllum í andstøðuni fyri at tey eisini draga somu línið sum samgongan tað er ein fragd tá ið tað er og tað hevur so verið nakrar ferðirnar í løgtinginum tað hevði verið ynskiligt at tað var oftari takk fyri
síðan er tað næstu øðar fær orðið nú er tað hendrikold
ein av teimum døgum hvar kunnu líkasum siga tað at hetta eru nøkur nøkur framstig sum mann ger stóru framstig sum rættiliga nógv fólk koma at merkja fyrimunirnir av nú er tað sjálvandi í hesum førum tey sum búgva norðanfyri hesr tunlarnir sum fáa tað mesti nyttin av teimum men tað verður sum fylgirlit fyri øll sum skuldu hava koyra handan vergin og nú brúkar mann tað sama uppskotið sum man brúkti í tvey túsundog níggju í fjør tá ið jakum mikkesen skrivaði nøkur orð um at tíggju árahaldið var fyri tí uppskotunum mann firaði tað uppskotið at hava tíggju ára gamalt nú erur so uppskotið hetta er gen brúk nú brúkar mat aftur bara nú er er tølini fordoblaði ella gott væl tað tað er tað er so tað er so eina ferðnú tíðin tað sigur eitt sindur um hvat hvat er hent í tíggju ár at mann fær í holt við ein tunlil mann ætlaði tá og í dag kostara gottr væl tað dupulta tí er nokk spesielt men hevi verður nógv tosað nú havi efti honduni verið nokk so nóngv ár her og tað hevir verið í eini ófatiliga røður sum hava verið her frá um hasar tunlarnar lórðu um fjall og tað kann tykjast eitt sindur løgið at at mann ikki er komin longri enn tað tí eg minnist at okur tosaðu eitt sindur um hálmstunnilin men okur tosaði ikki mansaldur um ann elja harálei altso langt langt burtur frá tað vóru um vikur og so vórðu teið nakrar mánaðir og so bleiv tað begynt men hesin førurin hava teir so verið skotnir eitt eitt hakk út í í hvørjum øðrum hvørjum ári ná men her eru so ætlanin at byggja tveir tunlar sum eru í nøkulunda álongd við teir sum eru eitt lítiðsindur longur

sum talan er um at byggja oddaodnafjarðar tunnilin ein komma níggju klometur hin tann sum er nú hann er eina komma sjey kilometur so tað eru tvey hundrað metur longur og hvannasus tunnilin tveir komma tveir kilometur og tann sum er nú er er er einogtjúgu hundrað og nakrar metur so her eru nakrar fáir metrar longur av tunnilum og so eitt sindur av vegi øh tað sum eg eri tað sum eg eri nokk so spesielt við hesum tunlinim tað er tað a mann tá ið mann hevur gjørt teir fyri so nógvum árum síðani so nú mitt skeis eg trýssunum at mann hevur valt at vera so purin við breituni av tunnilin og tað undrar hevi hort nógv fólk sum hava koyrt en um kvalbiartunnilin at tey undrast yvir at mann trý fýra fimm ár aftaná kvaldbiartunnilin at mann tá byggitunnilin sum er út ímóti einum hálvur metur smalri í ring altso í heila takið bæði hædd og serliga breitu og tað hevur verið eg veit ikki hvat er g ger munin altso men longur norður mann kemur sparnari hevur mann verið við breitin av tunnlinim og fer mann so í kalsoynna at koyra eg havi verið nakrar fáa tr ferðaðistnar og og har er so smalt at tú torir illan at koyra fingrarnir út um rútin sum kanst rokna við at tað verður hólvar burturav útúrsíðuni fingr hví mann longuri norðurmann kemur hevur valt at vera so pururin við breitini tað havi eg eitt sindur ringt at skilja og tað sum er serliga er løgið tað er munurin ímillum hvalbiartunnilin tann gamla og so so teir gomlu har norður sum nú hava verið at at man hevi verið so forsiktigur tí okur halda øll at kvalbiartunnilin altso eg helt ikki tá ð eg var fimmogtjúgu ár a hvalbiartunnlin var so galið etá tá var lagt ímillum bilarnar um náttina so tá koyrdi vikendini og og aftan á dansuri varð stoppaður í hvalpað so hevði okur dansað parkeringsplássinum inni í tunnilin tað riggaði útmerkaver tað kom ein bilur eina ferð um tíman og tað for nærmar ongan n lat hann sleppa forbí og so koyrdi okur víðari ví musikki og tað sum eina ferð hoyrdi til so nógvur tíðina at broytta ná men hetta er so eitt stórt framstig hetta er ein fínur degur eg haldi eg minnist ikki ordiliga nú eg burdi havt talt árini eg veit ikki um hetta er tíggjundi á tunnilinr uppi á landir sum eg havi verið við til at at stemma fyri eg haldi eg var stemman fyri øllum tunnilnum sum er verið gjørdur uppi á landi eg haldi at eftir tann tindi eg har á leið við beginningini í kollferðartunnilin og í og í kunoyartunnilin og visti man minnist aftur á tað við kunoyartunninum so er hann ein sovorðuð millum ting ímillum ein einfilsporaðan og ein dupultsporaða tí tað var ein sovorð kompromi politisk kompromi mann gjørdi tá tí tað skuldi beginnast til sumbiaras áðrenn valgið í áttaogfýrs og tað bleiv so eitt sovorðuð kompromi sumbiartunilin bleiv se dupultur og hin bleiv knapt ella gott væl u ella hva m v men hann kom seg ígjøgnum og bjargaði so kunoy sum bygd og tað fer hetta hjá fólki at gera eisini sjálvandi hetta verður nakað heilt annað nakað heilt annað altso bara tað at tá i man nok koyrt til smyrðil í nógv harrans harrans ár um veturin uppi á hóvsegg og tá eið tú so ein dag hvar ð vátakarvir erla stormerar eitt annað kemur tretivu metur inn í hóvstunnilin so líkasum slappa man av niður í seturi seg ókey hetta var altso tað er ein enormurmunur tat koma at koyra ígjøgnum ordiligar tunlar í millum pláss her er so talan um at koyra tvey túsund bilar og tað fer sæ frílibøki at vaksa heilt betýðiligt og tað fer at gera tað at tað verða helst fleiri fólk ið fara seta seg niður norðanfyri hesar tunlarnar har verður nakrar fáar ferðir norðanfyri har og har er nokk á plássi til at seta seg niður at at byggja hús og har er góðar umstøður í allar mátar og eisini aastelatión er av til útróður og annað onkur smáreperatiónur kundi verið sjávygir so eg trúgvi tá ið hetta hevur verið ein tíð tá ið ein tíð aftan á at hesin tunlarnir eru tiknir í brúk so fer mann at síggja nakrar heilt stórar broytingar norðanfyri hesa tunlarnir og tað vórður stuttligtatmann hava hopað at mann hevur lívið á heilsuna til at at koyra tanð fyrsta túrurin ígjøgnum her tað hevur verið ein øgiliga nógvar diskussiónir um um um tunlar eg hoyrdi jørgun niclasen var tei teirra skotið fyrsta skotið til til til dals hann segði tað tók fimm ár á borð ela ella gera tunnilin til gásadals men altso mann borðaði í gott og væl eitt ár eg minnist tær so øgiliga týðiliga at tað var tollaksmessa í dag í tvey túsund og at postmaðurin tá gamli sjey tað síðsta skotið og og gamli borgarstjórin hervør hund sjey tað fyrra skotið í um summarið í tvey túsund og eitt so tað var altso eitt ár og seks mánað ikki en ganga seks mánaði mann hevði umaborða til gásadals men tað gekk øgiliga longur tíð at fáa vegin frá gásadali og oman har er ein keðiligur langur vegur og annað slíkt men men so skjótt varð tað borða við tí í daguni sum tá var og tá vórðu tað tað liðið sum landsverk hevði sum borðaðist nógv annað eisini og tað gekk e fínt við við við tí ass so so skjótt kundi mann borðað til eina bygd og tað tað er tað sum eg leingist eftir at mann ein dag setur á eg hevði eina vóna um man í at aftaná summarferðini í trýogtjúgu kundu seta á á borðið til tjørnuvíkar nú kann mann kanska ivast eitt sindur útí tað veit eg ikki men við vanligari ferð ið vití fólkinum sum var kønt í í tí við tí systeminum og tann græðrin okur hava tøkar so eigur tað bara til at starta á borðið til visti mann ikki ætlar at sláa til dals altso væl eg merkja mann snakkar altíð um ta ið skjaðskíður er ug mann liggur slógar móti og u mann kann hava eitt sindur harðligari og mann kann koyra eitt sndur spakuligar tað nættar ikki tat sláa til dals tí at at so kemur mann ikki víðari aðrastaði eg vildi ynskt at tað bleiv trýstr lítið sindur meira spytarin til dals soleiðis at mann helt tað ætlanina sum eg hevði hvussu væl eg hugsaði meg til tað var tað mann fór at borða til tjørnuvíkar aftan á summarferðina í tvey túsund ogtrýogtjúgu tað er ikki mer ein hálvtriðj ár so tað er einki at snakka um so hevði tað verið fullkomið øgiliga nær við fullkomin men sum sagt hetta eru okur í javnaðarflokkinum ómetaliga glaðir fyri at okur eru komnir her til hvørt nikk og prikk sum kann bøta upp á umstøðurnar norðanf all ar tær eru kærkomnar eg havi verið á norðeg at fundir við teir meðan eg var í tinganesi og tað var nokk so harðligt og eitt sindur ergiligt at siga við tey at at hvatbiartunnilin bleiv tikið framum ella var frammanfyri og tað var so tann veruleikin sum okur livdu í tá tað sama sum so nógvum øðrum nú er so tann dagurin komin at kunna samtykkja hetta uppskotið og at játta og fimm hundrað og tveyoghálvfjýss milliónir soleiðisnar at mann yvir tey næstu trý árini kann koyra hetta prosjektið ígjøgnum og tað sum okur uppliva í hvalbiartunlinum tað sigur okum tað at føroyska fyritøkur sum fara í holt við hetta her tað r fult út á hædd við aðrar og eg vildi ynskt og hopa at tað kom eitn føroyskt fyritøka sum borðaði eftir her tann fyritøkan sum hevur borið á hvalbiartunnilim hon hevur klárað tað fyrrmyndarligt skjótari inn tað mesta optimistiska av okum ev roknað við og samsýlun víkur eitt super fínt arbeiði so eg haldi at við teimum nógvu royndin okur hava an memerkiligu undarligu fyritøkunim sum hava verið her til tíðir so eigur mann at hugsa noyða um tað at mann hevur føroyskar fyritøkur tað eru fult hædd við allar aðrar til at gera tunlar tað tað eina besta vesti fólk møta upt tann dagin í kvaldbiartunlinum ornar so síggja og vit tað at at vónandi verður eitt eitt fyritøka føroysk fyritøka sum fer á borð norðurum fjall so eri ku sikkur í at te koma ígjøgnum við skiljiuí og alt verður undir kontroli takk fyri formaður
ja takk fyri so er tað trimult rasmussen sum fær
ger so væl ja takk fyri harra formaður ja hetta eri hetta er so løgslóg um at hækka karmin til til heg so varkætlanina norðum fjall og eg eri slektaður í norðuran oyruni omma mín var har norður norðurfrá so hetta gleðir meg serliga nógv at at hetta er komið her til nú at vit kunnu fara í holt við at borða tað sum kanska mann kann kann kannvera eitt sindur keddur av tað er tað at eg ikki kom í gongd fyrr enn nú verklagslógin sum varð samtykt í tvey túsun og tíggju hon var tvey hundrað og tveyoghálvtrýss milliónir og nú mann byrjar tólv ár seinni nú er hon nú er nú er hon fimm hundrað og tveyogtjúgu tað er veyhundrað oghálvfjerðs milliónir á muninum tað eru tað eru faktiskt nokkst nógvir pengar í mínari verð tað eru tveyogtjúgu komma fimm milliónir um árið sum sum hann hevur mist kann mann siga sum an kunna brúkt til onnur ting hetta kunnu vit so kanska læra av at taka skilagóðar avgerðir tá ið vit taka avgerðir soleiðsinar at vit til landið til frama kunnu koma skjótast fram men soleðis er tað eina ferð mann er noyddúr at raðfesta her í lívinum og hetta er so ein raðfesting sum mann evur valt at gjørt men nú er mann komin víðari og síðsta januar so so vit koma tilboðini inn so far mann at síggja hvat tað kostar tilboðin il tilvegin er teirir kominir inn og har hevur mann so hevur mann fingið eg meini eg mann fikk tvey tilboðini har veini eg hog sum eg síggi tá í tí tilfar sum eg lagt við her tað so e hevur mann so er tmunnarnir á leið har sum verandi munnar eru og tað evur eitt sindur av diskussión um tað um hvar ið hvussu veðarføraingin skuldu vera nú hevur mann so tikið eina avgerð um at hetta her verður veðarføringin so kann mann vera fyri ímóti veruleikin er nokk tann at visti mann skulda tikið onkran aðrar vegarføring sum mann hevur tosað um so kanska at so høvdu vt ikki staði her og skula samtykt hesa verðklakslógina ella hesa hakkingina so ati eg haldi vit skuldu fegnast um hetta her og fegnast vegna okkum øll í føroyum at tað verður lættari hjáokkum at liva og at teir borgararnir sum búgva norðanfyri fjall at teir fáa lættari lív at vinnulívið fær tað lættari eg tosaði við eg tosaði við við ein vinnulivsmann í dag sum skal gera eitt arbeiði norðanfyri og mann skalt brúka eitt sindur av tilfari mann kundi trú tí at mann fekk tilfar at mann fekk tilfar í føroyum til at til at tað var grót iðskuldi brúkast men grótiv kemur úr norra tað er bíligari at taka grót úr norra og sigla tó norðurum enn at koyra tað norður um fjall á hatta er bara í veruleiki sum hann er út fyrr í løtuni at tað er at mann man innflýtir grótúr norra tí at tað er so dýrt at koyra ígjá tonellurnar tað sigur kanska tað sigur kanska eitt sindur um hvar mann hvar mann er hvussu hvussu ættaliga mann er vegna hesatonellurnar sum eru o so lítlar nú nevndi hennikold at t at teir at tonellurnar eru meir breiðar ar suðuri men tað iði eg kanska tí at vit eru ikki so stór upp á tað norðanfyri vit hava altíð verið minimalistiskir og tað tað tað haldi eg at mann mann skal royna at vera minimalistiskur men hjá fylgjandi kann tað fáa fylgur vist mann er for minimalistiskur eh so eg feknist um hetta her og og vóni og vænti tað at í í í fýraogtjúgu so er koyrandi ígjøgnum kanska tað verður fyrr enn pmonn kanska sæð í teimum seinastu tunlinum at teir eru næstan lidnir g eg veit ikiu eitt ár árið men hvørt fórt up ímótir so tað hevði verið spennandia av sæð so tað er tað sum eg havi sigað í hesum málinum takk fyritakk fyri
so er tað næsti røðari krist til og háfossger so væl
ja takk fyri ja hetta er n faktist ein stórur dagur í dag nú vitviðgera tunlarnar numr um fjall einaferð enn og hesi ferð snýr tað seg um at hækka sjálvani játtanarkarmin sum vit gera hesar tunlarnar innanfyri úr tvei tvey hundrað og tveyoghálvtrýss milliónur krónum upp í fimm hundrað og tveyogtjúgu milliónir krónur og tað er ikki tí at vit ikki hava havt eina lóg fyri tufallin bleiv samtykt fyieftir hondini øgiliga nógvum árum síðani fimmogtjúgunda mai tvey túsund og níggju er tann verklakslógin sum vit hava fyri tunlanin or í fjall seinastdagfest og tá metti mann so um ok kum gera tunlarnir fyri hesi her tvey hundrað og tveyoghálvtrýss milliónum krónurnar men nógv vatn er runni í ánni síðani tíverri fór mann ikki í gongd tá beinanvegin men alt hevur eina orsøk vit minnast fíggjakreptuna sum brast á í tvey túsund og átta og hendan lógin er samtykt í tvey túsund og níggju vit minnast eisini kreppuna í ein av okkara stóru bankum sum brast á í tvey túsund og tíggju og vit minnast eisini at landskassin hevði tað øgiliga trupult eftirfylgjandi so sjálvt um eg ikki var við til at útseta hesa íløguna og at vit ikki sótu stjórn beint tá so hevði haldi eg fólk hava eitt ávíst forstáilsi fyri at mann stóð í eina øgiliga truplari støðu og mann mátti inn at raðfesta nokk so beinhart tí landskassin hevði øgiliga stór hæll júst tá tað sum tað so endaði við var at mann so valdi at raðfesta øðrvísi og tað kunnu vit harmast um í dag men tað hevði so hesar fíggjarligu orsøkirnar tað sum mann millum annað valdi var at mann fór undir viðareiðstunnilin fyrst sum faktiskt er ein fantastiskar flottur og góður tunnil sum vit øll fegnast um í dag men eg haldi tey flestu m ásanna at tað tað tyktiskt bara eitt sindur øvugt raðfylgja tí at nú í dag koyrir tú ígjøgnum tveir øgiliga smalar og ótíðarhóskandi tunlar áðrenn tú kemur til hendan flotta men orsøkin var tá at viðareiðasrtunnilin kostaði minni at gera og tað var tað man metti mann hevði ráð til júst tá eisini valdi mann so at taka hvalbiartunnilin framum í raðfylgina og hann fór mann so í gongd við fyri stuttum ett sindur søguliga so undanfarna samgonga tá ð vit tóku við á hesti tvey túsund og fimtan tá var lógin til dømis um hvalbiartunnilin ikki ein gong samtykt vit valdu so at fáa ta verðkslagslógina niðan løgtingið og seta pengar av og seta ferð á at fáa tann tunnilin gjørda sum skjótast vit valdu eisini at gera eina semju tá um at so skjótt hvalbiartunnilin varð sprongdur ígjøgnum sum skul ma fara undir tunlarnorm fjall og vit tosaðu eisini við andstøðuna tá og tað var ein breið semja um at hetta skuldi gerast og so sum tað sá út tá og við gongdini við hvalbiartunlinum so sá tað út til at mann kundi fara í gongd í tvey túsund og tjúgu og vit eru jú tvey túsund og tjúgu nú tað hevur gingið væl við hvalbiartunlinum pengar eru settir av eisini av hesari samgonguni so tann kannmann siga tilgongdini sum eg haldi faktiskt allir flokkar hava verið nokk samdir um nú í tey seinastu nógvu árini hevur havt sína gongd og er eisini ómetaliga týðandi tí eg haldi sjálv at at tað má vera ótolandi serliga fyri tey sum búgva norðanfyri hesir tunlarnir at uppliva tað at mann væntaristunlarin verða gjørdur um at fara lova tað og so koma onkur aðrar aðrir tunlar framum tað skapar eita ófatiliga stórt skuffulsøg vit hava jú eisini havt tey flestu her á tingi havt fundir við nógv fólk har sum eru ófatiliga kedda av tí og tað skilir mann ótrúliga væl men eg haldi at eg kann lova og vmissa at hesi ferð verður einki broytt nú verður sum mann sigur kortið ví fullari ferði at fáa gjørt hesir tunlarnir norðurumfjallin tað sum so eisini hent síðuleypandi seinastu árini er at vit hava havt nokk so kan mann siga lutfalsliga nógvar ferðir á útbyggingina av okkara landi vit vita jú vit hava eysturoyar og sandoyartunlar í gongd undanfarna samgongu fór vit eisini í gongd við dalstunnilin at seta pengar av til hann og tað var sjálvandi liðugr í at at vit sóu at samstundis sum mann ætlaði at gera hatil hasar stóru tunlarnar vit tosaðu um kvalbiartunnlin so tunlarnar ug fjall so tosaðu um millum annað gøtudalstunnil vestmannatunnil og hildið kundi verið áframt so sóðu t jamen nær koma so hesaher smærru tunlarnir í reykifylgina sum vit eisini ynskja og vithugsaðu at at fyri at tryggja at tei tey smærru støðini í føroyum eisini fáa tunlar og eisini ð vita í raðfestingini so fór t í gongd við hetta so kallaða tunnilstoymið tað gjørdist so at mann fór gongdi dalstunnilin og nú verandi samgonga hevur valt so eisini at seta ferð á fámjinstunnilin sum eisini lá í kortinum at fara í gongd við men nú ætlar mann so at framskunda tað eitt sindur og tað haldi eg øll taka undir við eisini so yvirhøvur so kunnu fegnast um at tað er nógv ferð á at fáa útbygt okkara land og tað vitavut eisini at øll hevur ótrúliga stóran týdning sjálvt tunlarnir teir sum vit hava í dag norðumfjall teir eru frá nítjan hundrað og fimmogtrýss og nítjan hundrað og níggjuogtrýss tað er tann næsta stelstru tunlarn vit hava og eg haldi vit vita øll sum hava koyrt gjøgnumteir ótalligar ferðirnar hvussu ótíðarhóskandi teir eru eg mson siga eg havi verið nógvar norðuri gjøgnum tíðirnar øomma mín búði út í grøv var har astan hvørjar páskir og st summar og og vetur og mangan vit túr eysturgjøgnum tunlarnar og so má staðið í kø hatað er ikki serliga bjaðilig kenslar kanska serliga eg trúgvi visu mann býr har so venur mans sigum nógv vitta men nógv hava roynt tað og ikki minst at tað var norðoyastevnu og nógv fólk koyra so var

og sjálvt um hesin tunnlarin norðurí fjall o vit eru harmast á ølla um at tað ikki koma fyrði nú so hugsi eg allíkavæl aftur á frá tí eg var barn tá ið vit fóru her av argjum og skuldi til klaksvíkar altso tá skuldi mann koyra uppá um oyggj mann mátti sigla tvørtur um leirvíksfjørð og forrestin leirvíkstunilin varð heldur ikki gjørdur so mann koyrdi eftir einum nokk so skirvilsivegi til leirvíkar um mant kuld standa í kø fyriat sleppa við bátunum áðrennmann slappa yvir um og visti mann skuldi heilt til viðareiðis so vórðu var helst tann nýggi viðareiðistunnilin nú hava vit so hava vit síðan tá bæði leirvíkstunnil veta kollvfjarðartunnilin vit hava norðoyartunnilisog vit hava viðareiðistunnil so sanniliga henda ta stóru framstigi í útbyggingini av okkara landi og har hesir seinasti undirsjóvartunlarnir jú altso teir fara at broyta so grundleggjandi tann mátan vit gagnnýtta okkara land tann mátan við vónandi koma at at ferðast enn meir til tey ymsu støðini í landinum og eisini koma at arbeiða saman upp á ein øðrvísi máta mín vón er at vit fáa eina enn sterkari samanhangsmegi og enn sterkari samanhald millum tey ymsu økini og millum fólk í okkara landi sum heild so taka vit tjóðveldi sjálvandi fult undir við at karmin í hesa her lógini lógin er jú frá tvey túsund og níggju og vit vistu at upphæddin skuldi dagførast sog hava bíðað eftir at at landsstýrið kom við tí ítøkiligu upphæddini sum tørvørður á og sum skilst so so vónaði mann mann kunna fara í gongd sum skjótast og tað gleða vit okkum øll tittakk fyri
ja takk næstur at røða verður steffan klein poulsen fyri miklossin ger so væl
hesum lógaruppskotinum er púra klárt øvið uppskotinum so hækkar mann játtanarkarmin úr tvey hundrað og tveyoghálvtrýss milliónum upp í fimm hundrað og tveyogtjúgu

frimun rasmussen var inni á hesin her at visti an hevði samtykta tá í tvey túsun o níggju so hevði hann so kostaði ann jú bara hesar tey hundrað og veyoghálvtrýss miliónirnar men men í uppskotinum stendur at frá hesum g tey hundrað og veyoghálvtrýss til fimmhundrað og tveyogtjúgu milióninar so er ein prís og lønarvøksturi íroknaður hann er bara fimmogtretivu milliónir krónir so eg sum eg skilji tað so er hetta kanska eisini ein feilgur altso undir meting av altso v í tí fyrra bløtunum hann hevur nokk kostað meir táð eisini soleiðis leðis eg tað men men tað tað kann vera at hann hevði verið væl bíligari tá

harra formaður eg í summar so møtti eg einum eldru manni í hvannasundi og hann fór at hugleiða um tunlarnir norðrum fjall og fyri okkum sum hava diskuterað linjuførayingarnar nú hesa síðstu tíðina so hevur tað verið gerabø ella anar sum hevur verið tað aktuella men hesin maðurin hann hevði eina heilt aðra visjón hann segði tað at vit fluttu byrgingina norðurum skúlan norðum fossánes og tunnilsmunnin fóru inn norðanfyri har sum fingu vit alla ferðsluna úr viðareiði út um bygdina og tann landsveðurin sum vit hava í dag til verandi tunnilsmunnar kundu blivið ein bygdaveður og tí høvdu vit knappligani hundrað tals grundstykkir sum vóru tøk og hetta var ein øgilig øgiliga stór og sterk visjón sum hesin maðurin hevði og meðan eg stóðu har sundinum so sáa hann som sámar næstan ein stórbýrður fyri sær við hesari visjónini men veruleikin er ein annar vit hava diskuterað gerabø og og annar eg havi sjálvur verið forspakaðir fyri gerabø meni tað sum vit hava í dag er linjuføringin sum eitur tætt at verandi linjuføring og tað er eisini ein ein nógv betri tunnil vit fáa har enn vit hava í dag og vit koma sum eg dugi at lesa tað so koma vit úr hundrað metrar hædd niður á hálvfjerðs metrarat og tað tað ger eisini rættiliga stóran mun og tað skal eingin ivir um at sjálvt um mann hevur diskuterað linjuføroyingarnar so er tað sum er allarmest umráðandi at vit fáa nýggjar og breiðar tunlar sum sum rúma bilin í í øllum støddum og og fólkið ynskti jú gera bø nógv men eg haldi tey allarflestu ynskja sær ella øll ynskja sær hesar betri tunlarnir og tað eri nú einaferð soleiðis mann fær ikki alt sum hann ynskir sær onkur hevur sum hesin maðurin sum eg møtti hann hevði eina øgiliga stóra visjón hon var nokk so fjarferð í veruleikanum gerðabøu annar at vara meira aktuelt men vit eru so lendaáninum og tað fer uttan iva at vera ein góð loysn eisini

koma í gongd og hetta verður enntá á fíggjarlógini og tað kann man ikki takast sum einum sjálvfylgi út frá diskussióni hesi seinastu tólv árini

tí at tað hevur verið nógvir alternativir loystir sum har verða uppi at venda millum annað numu og og tað kemst sjálvandi av at

tunnilsverkætlanin er tað dýrar ein aðrar tunnilsverkætlanir mannir gjørt seimastur tíðina um han heur havt ræðliga ringt við at fingið hana inn í fíggjarlógina men tað loysa vit so nú

og tað er sjálvandi tað allarbesta tað varu fleiri sum ikki dámdu hasanumuloysnina og at fáa tað á fíggjarlógina varsjálvandi allarbesta men hitt hevur verið gjørt í ja mann kann næstan siga desporatheit me og eg vil heita á fíggjarnevndina eisini at viðgera hvat er svit fáa upplýst hhvar fer upphæddur er settir av til portalar og vegir og tunlar og annað men eg heita fíggjarnevndina at tryggja sær at at sovorðar detaljur sum fm radio og og at tað ikki veri bíligt asvalt sum verður lagt á vegirnar og veðurin verður nóg breiðir í í hesari verkætlanini soleiði at manki ger býttar sparingar sum mann gjørdi í millum annað viðarstunlinum sum eg ikki heilt skilji at mann man gjørdi teimum teimum fór í holt við eina so mikið stóra verkætlan og tað hopi eg at fíggjarnevndin kann gera kum klókari upp á at at hesi tingini eru við

harra formaður hetta er ein gomul lívsagg sum verður skift út við eina nýggja og eg ivist ikki at hetta kemur at spræna nýtt lív í øki eystanmúla tað kemur at skapa størri potensjialið og ein nógv stór trivnað tá tað kemur til búseting so haldi eg fleiri hava hild seg aftur av tunlunum tað evra ræðiliga óhugaligt at fara holt viðat byggja við hesari óvissuni um tunnilin kemur ella ikki og sum jagn mikkelsen var inni á so er eisini eitt rættiliga stórt vinnulív a eg

vinnulív sum er størri enn tað sum nógv nógv gera sær far um vil eg pástanda hvannasund og norðdepili hava verið tvær útróðrarbygdir men tær hava flutt seg yvir í primert yvir í alivinnuna har er nakað útróðri men alivinnan er blivin ein rættiliga stór vinna har norði eisini í árnafjørði so har eru í alt fýra aliøki ella alið loyvi og tvær stórar smoltstøðir sum verða útbygdar í heilum kann mann siga og tær skapa eitt virðið á bygdinievndi eina milliard fyri nøkrum árum síðani segði onkur eina komma fimm milliardir og tað er kanska tá ið prísurin hevur verið

orsaka hara formaður tað ri sjálvandi jakon mikkelsen sum eg sipir til og í dag er tað kanska væl lægri tí at prísirin er so lágir men vit sleppa ikki út um at athetta virðið er ótrúliga høgt sum sum liggur í hesari vinnuni

og og har eru tað tunlarnir sum hava verið ein ein fløskuhálsur bæði fyri vinnuna og fyri trivnaðin hjá borgaranum

gjøgnum ja vistumann hyggur frá tvey túsund og fram tiltvey túsund og tólv so hevur tað ligið beint undir túsund bilar um døgnið og tað hevur so flogið uppeftir nú ímóti sekstan átjan hundrað bilum sum tað er í dag og tá ið níggju tunlar koma so koma vit væl upp um tvey túsund eg vænti vit kanska koma upp um trý túsund bilar eisini tí at tað eru so ræðiliga nógv sum halda seg aftur ferðafólk og ov nógv fólk sum hava familju norðanfyri sum ikki hætta sær at fara ígjøgnm tunlarnar so hesin fløskuhls fyri økjasta múla hann verður endiliga ferðnaðir og teir størru bilarnir fáa nógv lættari við at ja at sleppa ígjøgnum summál rasmussen er inniá so so hevur tað kostað øgiliga nógv at bara at fáa tilfar úr klaksvíkini og norðunfjall tí at tunnilin hevur ein so keðiliga broydd og hædd so at at bilar mugu umskipa og heilt spesiellir bilar sum sum passa ígjøgnum og tað r gert tú øgiliga trupult at at fragda ting norðurum so harra formaður endiliga eru vit komin har til at at tunlarnir koma í gongd tað verður heilt stutta tíð áðrenn fyrsti spaki ella fyrsti grabbu ella dinamikt ella hvat ho hevr verur sum verður sum teir byrja við tað skal bæði gravast og spreingjast við tí fyrsta útboðinum og sum verður sanniliga aner sprongt nógv tá ið tunlarnir sjálvir skulu gerast og tað síggja vit bara fram til eystan múla takk hara formaður
ja takk so er tað ein viðmerking tað er símun rasmussen ger so væl
ja takk fyri tað harra formaður eg me eg bara hugsaði um at tann prísvøksturin sum hevur verið í síðan tvey túsun og tíggju sjálvygjandi altso vit vita sjálvandi ikki hvat um tað eru reellur prísvøkstur sum sum talið bleiv nevnt tí har so so er vís tað seg at vera nógv lægri men vónandi hava vitella er landsstýrið morealistiskt ella landsverk er meira realistiskt í prísásetingini sum eg havi skilt so er hesin prísurin settur út frá øprísinum á hvaldbiartunlinum jatakk
ger so væl steffan klein poulsen
jaformaður tað var akkurát tað sum eg hugsaði at nú mann nú rakar mann sikkurt meir beinraggi í hesari prísmetingini øuvusuman hyggur eftir fyrra útboðinum so haldi eg at landsverk metti tað altso vegin er til tunnilspunnarnar tei mettu at tað varu tíggju komma fimm og og har var tað bíligasta ella tað lægsta tilboðið var góðar ellivu miliónir tað er ótrúliga tætt og tað er sjálvandi ein nógv minni verkætlan og men vissi mann tekur tað sum parametur so so eru teir ótrúliga tætt við í metingunum og hava sjálvandi eina nógv størri eri faring við tunlinum sum er gjørdur á suðuroynni so eg trúgvi at mann rakar rættari nú og kanska hevur verið í lægri endanum í tvey túsun g tíggju líkasum í nógvum øðrum verkætlanum har mann oftani hevur hug at undirmeta verkætlanartakk hara formaður
ja takk fyri so verður næsta røða rutt vang fyri framsíðisval
taður ja hetta er eini næstan tólv ára gomul lóg vit nú dagføra tað var upprunaliga annika olsen sum tá var landsstýriskvinna sum legði hetta uppskotið fram sjeyogtjúgunda februar í tvey túsund og níggju so tólv ár skuldi ganga og nøkur ár ganga afturat áðrenn tunnilin verður liðugur so míkin størri orsøk hava vit til at gleðast í dag um at vit eru komin so frætt í framsókn hava vit ongantíð ivast í at hetta er tann farleiðin sum er mest átrokandi at fáa dagførd hetta er nokk ein tann vandamiklasta farlaðin vit hava í landinum serliga sæð í ljósunum av eisini hvussu nógvir trafikkur ella hvussu nógv hvussu nógv ferðslan er júst ígjøgnum hesar báðar tunlarnar so hetta er túhevur sagt nokk so nógv um bæði tað søguliga og eisini tað sum er sagt í viðmerkingunum so eg fari ikki at gera so øgiliga nógv burtur úr tí í framsókn halda vit at hetta eigur at verða gjørt sum skjótast og og vit halda í heila tikið at hendan verkætlanin á samferðsluøkinum skal raðfestast allarfremst eg havi ikki soað nógv at leggja afturat fimm hundrað og tveyogtjúgu milliónir krónur tað fara vit sjálvandi at hyggja nærri eftir í í fíggjarnevndini og onkur nevndi at at hetta var kanska ikki bara ein durkan hetta er eisini ein spurningur um hvørt mann til dømis hevur tikið við ta ta kostnaðar øking sum mann má vænta kemur omaná meðan meðan hendan her verkætlanin fer fram og eg havi hugt eftir gamla upprunaliga lógaruppskotinum har varð ikki nógv gjørt burtur úr tí so tað sær út til at hava verið ein øgiliga leslig meting sum mann kanska gjørdi tá fyri tólv árum síðani men har hava so royndirnar lært okkum at tað er neyðugt at gera neyvari kostnaðar metingar eg gleði meg til at sleppa at viðgera hetta uppskotið nærri í fíggjarnevndini men tað skal eingin ivi vera um at hetta er eitt uppskot vit fara at taka undir við takk fyri
ja takk so er tað bjarni kárasum petersen sum eriná viðmerking ger so væl
takfyri hara formaður ja etað er eingin ivi um at tunlarnir norðurum fjall tað er ein av teimum tunnils verkætlanunum sum hava ligið nokk so leingi á lánini men sum vit øll vita rættiliga væl er ein av teimum mest átrokandi verkætlaninum sjálvandi tá mann tosar um tunlar og mann hevur við politikara gerast sum allir umboðað sítt øki solið so so onkuntíð blívurtað ein avbjóðing at hugsa pá landsbasis ella hugsa í øllum førum hvørjar fortreytir skulu vera fyri hvussu vit raðfesta hendan samgongan hevur nokk so nógvar ætlanir í mun til tunnilsgerð og hevur sett pengar av til tað til dømis velur mann ein tunnil til vestmannar framum eitt nú eini tunnil til gøtudals so ætlari bara at spyrja ruttvang hvat hon heldur skal vera fortreytin fyri hvussu vit leggja tunnilsgerðirnar til rættis tá tað kemur til íløgukarmin tey næstu áritakk fyri hara formaðrja
tn ger so væl og svong
ja fyri tað fyrsta hevði eg ynskt at vit fingu eina semju um eina langtíðar íløguætlan tá tað kemur til okkara samferðslu tí ikki bara tá tað kemur til til vegir og tunlar men vit vita eisini at vit koma komandi árini at gera íløgur í nýggj skip strandferðsluskip altso eg haldi fyri tað fyrsta má tað hyggjast at trygdina tað má hyggjast eisini at effektivitetinum altso eysturoyartunnilin er eitt gott dømi um tað at vit velja at gera ein tunnil har sum vit frammanundan hava eina trygga farleið men vit vita at ein eysturoyartunnil kemur at økja effektivitetin munandi í samfelagnum tað skulu vit eisini hyggja eftir og hvussu nógv ferðslan er sjálvandi hvussu nógv fáa ágóðan av einari nýggjari samferðslu verkætlan millum annað sovorðni ting og og að ta atlitini tað má vera ein sovorðnum javnuvág ímillum ymisk atlit sum avgera raðfestingarnar men í mínari verð er eingin ivi um at akkurát tunlarnir norðurum fjall teir eiga at verða raðfestir allarfremst takk fyri
ja takk so er tað aksel johannesen sum fær orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður øh til viðgerðar er eru tunlarnar norðfjaln og verklaslógin og eilt e eit sindur sjáltsamt eg veit ikki um tað er ofta man upplivir tað at mnhevur ein verklagslóg sum er í hesum førunum e meira enn ellivu ára gomul nok næstan tólv ára gomul um mann kanst gera eina broyting í verktaslógini sum er so gomul verktaslógin plagar ofta t at vara ja alt alt frá einum til til tel kanska fýra fimm ár so so fær tæir út gildi men hendan hesir tunlarnir hava eina heilt serliga søgu tað var soleiðis at afturi í tvey túsund og níggju so samtykti løgtingið at gera tunlagarnorðurfjall fyri tvey hundraðog tveyoghálvtýss milliónum krónur tað var áðrenn eg ordiliga komp í politikk men eg var inni júst tá sum vara fólk fyri javnaðarflokkin og slappa at atkvøða fyri tí uppskotinum men tíverri so rendu vit okkum í í álvarsama kreppu fíggjarkreppu og landskassan hevði nærum sjey hundrað milliónir í undirskotið í tvey túsund og níggju ella tíggju níggju e haldi tað var eg að og bleiv alt útsett og so gjørdi politiska skipanin eina semju tá aftur í tvey túsund og ellivu tólv og segði tað at mann kuldi fyrst gera veðareiðastunnilin sum eisini var tiltrongdur men av tí at mann fór undir viðaraðastunnilum áðrenn mann fór undir undirø tunlanum norðurfjall so varð tað sjálvandi eitt ynski úr suðuroykinum í føroyum tí eisini kanska oftani tá mann gjeri tilgatelvingar at tað er ein ein geografisk telving eisini at hvaldbartunnilin ikki skuldi fara enn longur aftur so varð avtalan mann gjørdi niðjarðarstunnilin hvaldbjaratunnilin og so tunlaði norðurfjall eingin ivi er um at tað var neyðugtvið et viðarartunnilin og eingin ivi er um at tunlan norðurfjall og eisini kvalbiartunnilin er alt alt alt annað enn tíðarhóskandi nú havi eg sjálvvr koyrt nokk so nógv síðan tunlar nor fjall langt frám so nógv sum tey sum búgva har í norðuri norðanfyri tunlarnorðrfjall men hag koyrt nógv so nógv harbeint so eg havi tann ikki nógvr ferðslua ikki stórar trupulekar at koyra har beint men eg halditað r hent meira enn eina ferð har eg havi verið í bili hjá fólk sum eru fremmandi í norðuroyggjum at eg havi mágað koyrt bilin jøgnum tunlarnar tí fólk ikki tora koyrt so tá er tað tíð upp á at fáa nýggjar tunlar øh og sjálvandi kann mann harmast um at drigist langt út og tyki í langa tíð men nú er so tunnlin í hvalbiar nærum komin um nakrar heilt fáar vikur so koyri man eftir nýggja tunlinu til hvalbiar og tað rokni við bæði hvalbingar suðuroyingar og alt føroyat fólk fara at fegnast um og ikki minst vinnulívið í hvalba og hesir tunlarnir fara so í gongd nú og verða so lidnir væntandi í tvey túsund og fýraogtjúgu leingi at bíða men tá teikoma hapa veria uttan iva at tað verðuð fantastiskt fyri tey sum búgva í økjunum og eisini vinnulívið norðanfyri fjall sum er rættiliga stórt í mun til øki og fólkatali og hevur rættiliga nógvan flutning ikki minst tá tú kemur til alivinnuna men h eisini annan vinnan virksemi sum skal ígjøgnum verandi tunlar tað skapar kanska avbjóðingar bæði fyri vinnulívi men eisin vil fólkini búgva harpeint tí at stóru treylararnir so illa nogk passa inn í tunnilin skulu ígjøgnum so kann tað skapa trafikkproppar og so framvegis og verða eisini við trygdini hjá fólki annars sum brúka tunlarnar prísurin ljóðar rættiliga høgur fimm hundrað og tveyogtjúgu miliónir ikki minst tá mann hugsar um fyri ellivu árum síðani kostaðu somu tunlar tvey hundrað og tveyoghálvtrýss milliónir so hetta er meira ein tvífalding men eg trúgvi at prísurin er rættiligani eftirfarandi táð ann setta í her peint sjálvandi er tunlarinikkn bjóðar út ella m k iki keka boð inn enn men hyggu mann eftir hvat hvaldbiartunnilin kostaði og og hesir tunlarnir eru allei tvífalt so langir so passar tað rættiliga væl og tað fað at kosta á leið tvífalt so nógv sum kalbiarar tunnilin men tað fáa at síggja tá boðini koma inn men eg trúgvi at tað ikki langt frá frá tí upprunaliga ella frá tí sum stendir í har fim hudað og tveyogtúgumiliónir fyri báðar tunlarnar og vegagerð øh tað heur eisini verið nógvar diskussión hvar tunlarnir vat tunlin skal liggja skal tað vera har sum hetta uppskotið sigur ella skal tað vera í gerabø og tað eru fólk uttan iva ósamd um hava verið tað erið tað framvegis men hetta er su tað sum landsverk mælir til og og tað sum hevur verið upprunaliga og tað fer javnaðarflokkur ataka undir fyri með anarsfók a taka undir við hesum uppskotunm her beint og fara ikki at diskutera nakað annað sm kann seinka tunlarnar so vit eru fegin um at mann er komin har til at tunlan nú fara í gongd og eingin ivi skav er um at javnaðarflokurn fer at kvøða fyritakk fyrihara formaður
ja takk kristina háfoss far eina viðmerking ger so væl
eg eri samd við akselv johannesen í at ta er gott at vit eri komin her til nú og og eisini at hoyra um tað ikki gleðiligt at síggja at mann byggir víðari á ta politisku semjuna sum hevur verið faktisk tey seinastu tíggju árini eftir hondini at øll hava harmast um at mann útsettu tunnarnor um fjall men táitórspliúsetsir skulmu tryggja sær at teir fóru í gongd beint aftan á hvalbiartunnilin og hetta var jú júst tað sum vit eisini settu pengar av til og sum lá í ætlanini undanfarni samgongu so eg haldi bara tað hetta vísir tað ber til at gera breiðar politiskar semjur tvørtur um nógv ár og so hitt um akselve johannesen ikki heldur at eisini teir komandi stóru tunlarnir liggja fyri framman eitt nú gøtudalstunnilin tunnilin til vestmanna og so framvegis og eisiniteir smærru tunlarnir um mann ikki burdi gjørt eina breiða politiska semju og tíðarætlan fyri teir eisini soleiðis at fólk vistu hvat tey skuldu fyria haldast til og soleiðis at fáa bygt so effektivt og so rætt sum møguligt
er johannesen ja
tað tað tað haldi eg er hóast alt sjálvtum ikki blevi gjørt ein broyð politisku semja ellivu tólv tað bei ikki gjørt um broyð politisku semja men mann gjørdi eina semju í táverandi meiriluta at mann gjørdi fyrst viðarartunnilin og so kalbjarðartunnilin og á so tunlanorðurfjall kanska óheppið ví tunlalarfjall ta endarmetrý í hasari raðfylgjuni men tað bleiv avard avtala og tay hava so skiftandi samgongur síðani hildu seg til onkur heldur kanska tað ha gingið eitt sindur skjótari og tað kann kanska vera samdur í men mann k hildi seg til ta raðfestingjana smann gjørda aftur tey túundog ellivu tólv og bygdu tí raðfólgini og eg haldi eisini attá mann nú skal gera framtíðar íløgur at mann eisini gjørdi eina semju um í stóran mun um um hvussu tunnlarin skudi gerast framyvir tí annars kan mnn risirokera at fólk ikki kundu áld araavaftrar raðfestingar mann ger tí að kemur ein nýggj samgonga eftir ov væl so fer at kanska at halda onkran annan tunnil framum tann tunnilin sum undanfarna samgonga ætlaði skuldi standa fremst so tað tað er altíð skilagott at gera breiðar semjur um íløgur soleis hjá fólk kumnu álit á at mann heldur sær til tær semjunar tak fyrihara formaður
so er tað edva jacobsen ger so væl
takk fyri harra formaður eg má siga at tað er ein ein persónliga føli tað tær ein ein stórur dagur í dag tað at vit koma aftur við tí uppskotinum sum var frá tvey og broyta tað og hækka tað til ta játtanina sum skal til fyri at kunna gera tunlar í nútíðarkrónum eg minnist gott eg var inni tá í tíggju og so tá frameftir tá ið viðarðastunnilin varð bleiv gjørdur og tað var soleiðis tá at tað bleiv nokk so nógv tosað hav eg ofta spurt um hví kom viðarðastunnilin í staðin fyri tunlararnum um fjall tað var bara heilt hvør síni krónur og oyrur sum vóru mann sigur upp á venda tá og eg vil siga at tað vissu veðarastunilin ikki kom tá ið hann kom so hevði hann ómindiliga trupul at fingið inn aftur í í í dagsskránna sum var tí at tað var nógv ymiskt tos rundan um veðarastunnilin tað var at tosað um at seta so nógvar milliónir av um árið fyri at repparera tann vegin sum er og og tað varmeiningsleyst tí tað var ein eina upphædd samla upphædd sum lá tíggju tjúgu milliónir niðan fyri at gera ein tunnil og tað bleiv soeiðis eg persónliga við ein sovorðnan langtíðari toymi tá sum sum hugdi uppá eitt her og staðin fyri at gera tað so valdi mann so at broyta og gera vtí tunnlar kom og fjall ødu ikki komið tá allíkavæl tí tað var ikki tað var ikki rúm fyri tí fíggjarliga tað var ikki rúm í íløgu ætlanini til at taka teir tunlarnar tá men so mikið betur er er at gleðast um ati at teir eru við nú tí eru aftlð at vit hava tosað um hefta her hvat er tað sum er tørvur og hvat tunlar skal mann hyggja uppá eg má siga persónliga sjálvt um eg eri púra fráum øðrum enda av landinum so eg eri eisini spent upp á at at mann fer at gera fámjinstunnilin tí ati hann er so ikki við saman við hesi ætlanini er men teir pengarnir eru avsettir og otað haldi eg eisini at gleðast um tí tað er eisini ein ein ómindiliga vandamikið farleið sumsum ja sum mán sikkurt bara skal búgva har fyri at fyri atuppliva og tað er heldur ikki ein ein tunnil sum er so ikki tær stóru tølini men men tað at mann blívur gjørdur eisini tí at mann hyggur kanska eftir nú nú sjálvandi at eg fegnist um tunlarner í fjall tað er tað er eingin eingin loynaaft sjálvur erí hálvur viðingur so at eg eigi ótrúliga nógvar túrar norðurhandave og eg má siga tað at tað er ofta ein diskussión hjá okkara familju tá vit ulu norður til viðareiðis nú er tað so fantastiskt at koyra hja in veðarstunnilin men hini báir koma áðrenn og tað er tað hvør skal koyra og hvussu fara vit og tað minkar øgiliga ofta í skaranum um hvør ið ið vil sita við róðri tá ið mann fær handa og eg haldi at minstrið broytti seg vistu vit fara nøkur ár aftur so var ikki tanntrafikkur ikki tanndrafikkur í tunlinum sum tað er í dag er tað er bara køir alla tíðina og tað er ómetaliga óbetagiligt og ótrygt hjá einum sum ikki vanur og tey sum so búgva norðanfyri tey teyeg skilji væl at tað er ikki stuttligt heldur tí tey eru so von at koyra ígjøgnum og vit koma inn har og vit liggja næstan iðátretivu a tveit mann er so skeptiskur nær mann skal fara inn í hesi møtplássini og nær manst skal koyra til tað næsta og sovorðit ja eg sigi bara tað er fantastiskt hetta fer í gongd nú og tað at tað kemur púra sikkurt at gera tað at tað fer at økja betýðiligt um ferðsluna norðureftir tí vigar er tað tað norðanfyri er eisini nógv vinnulív og tað er ein perla eisini at fara fyri turristar og at fara ein túr norðueftir og norð ígjøgnum og tá er hatta sæ absolutt ikki í dag eru teir komnir inn í tunlan so eru teir dýrastso neyð og hava næstan ikki hug at fara lakskar so so hetta fantastiskt at hetta kemur kemur nú og og at mann raðfestir tað vildi sjálvandi tað er á hesini aðrir tunlar sum virkuliga treingja til raðfesting mann kann siga ein tunnil til gjáar og en tunnil hvar hvar skuldu teir liggja um mann tosar um tunnilstoymi men har hugsi eg eisini at mann skal kannska hugsa øðrvísi tá ið mann tekur inn pening at koyra ígjøgnum ymisku tunlarnar hvussu kundi mann gjørt ta skipanina annaleiðis soleiðis at mann gjørdi eitt sindur breiðari og samlands fast so at man møguligt skjótari kundi koma í gongd við onkur av hesiumum smærru tunlinum har sum tað virkligani hevur virkuliga treingin til at koma ein ein ein nýggi tunnil og tað eru nógvir tunlar mann kundi betalt nakrar krónur fyri at koyrta ígjøgnum altso nakrar smákrónur tað kundi gott gjørt tað at mann skjótari kom til at gera onkran tunnil til onkrav heilt lítlu plássinum sum veruliga bankað uppá visu vit tosa um at tað skal vera framhaldandi skaldi vera liviligt og haldbart at búgva í einum sovorðnum í í einum einm lítlum plássi takk fyri harra formaður
næstirøðari er jaspur langaardger so væl
ja takkfyrihra formaður ja eg haldi tað er eitt ein ein ein stórur dagur at vit komin her til at vit kunnu fáa hetta heri samtykt eg haldi hetta er nakað vit øll hava bíðað leingi eftir mann kann siga at tað vera eitt sindur taktiskt av teimum norðanfjørt at velja vestmannatunniline tann viðareiðas tunnilin fyrst tí mann visti tað at viðarðastunnilin tann kanska hevði alnark allarhelst ikki komið so skjótt hetta var sjálvandi tann tunnilin sum skuldi verið komið langt áðrenn fyri nøkrum einu tvey ár síðani so var eg á hvannasundi grind og og kom aftur hendan vegin skul til klaksvíkar og minnist hvussu nógv ferðsla var ígjøgnum og stóð har og tað bleiv tað bleiv faktiskt rættiliga trongdligt og tað bleiv faktiskt eisini panikkur fólk fara út at renna og og mann slappa ikki aftur um at saiki ella ba ikki fram og bilarlørum allur stóð í gongd so eg eg trúgvi tað er trúgvur nógvar nógvar søgur tilia at nógv kunnu fortelja frá ymiskum søgum um hesi tunlarnir sum sum har te v har tey hava upplivað tað seriga óbehagiligt og har mann hevur ikki fólk seg heilt tryggan við ella fólk se heilt álvarliga við støðuna so tí haldi eg tað er gott at vit nú koma víðari samstundis vil eg siga at hað eru nøkur tøl í hesahri verkætlanini sum man kanska undrast eitt lít sindur á milla annað ein prís og lønarvøkstur uppá fimmogtretivu prosent svarandi til kanska eini átta prosent lønarvøkstur og visu vit hyggja eftir tí infilatiónini sum vit hava í dag so eg liggur tað ikki nær til við har uppi á vit tosa um eina inflatión kanska upp á undir eitt prosent ella eitt prosent og har sikur eisini aðrar onnur tøl men hin vegin so haldi eg tað eisini í ordn t mann mann mann leggur ríkiligt til men mann skalhldur ikkibara at leggja ríkisligt til fyri at leggja ríkisligt eg haldi tað er viktigt at tað er skil á og at hølini nøkulunda samsvara við tað sum mann roknar við at brúka ein vandi við at játta nógv meir pengar enn hvat verkætlanin kann kosta tað er tað at mann beginnur at pblíva kreativur mannbeginnur at gera ting sum kanska ikki er neyðug og tað haldi eg heldur ikki kann tæna hvørki landið ella fólki at vit brúka meiri pengar upp á verkætlanir enn hvat neyðugt er men sjálvandi eg heldur fakligheitin hetta er neyðugt so skal eg eisini taka undir við tí øtað er sjálvandi aðrar tunnilsverkætlanir sum eisini liggja fyri framman rutvang helt at vit skuldu fara inn og havt eitt ordiligt orðaskifti um hvussu vit fara inn og og hvat er tað við raðfesta onkur heldur at fámjinstunnilin eisini burdi verið ein tunnil sum sum liggur frammanlagan hr eru gjørdar nakrar raðfestingar millum annað kemur í vesturoavestmannatunnilin og tann sum eg eitkuman kalla gøtugjógv har meini eg sjálvur at tann tunnilin eg ska ikki fra at seta hvørt upp ímóti hvørjum øðrum men eg meini bestemt at tann sum er gøtuoyartunnilin eigur at koma longur fram hann liggur kanska á íni um eini tíggju ár eg haldi tað er for leingi eg haldi vit eiga at raðfesta hann longur fram soleiðis at vit heldur kanska um eini fimm ár kundi farið góðað men men hin vegin t ð haldi at tað er viktigt at vit leggja eina eina ætlan og kanska soleiðis at at ikki bara ein samgongu andstøða men at vit øll standa saman og finna út av hvussu skulu vit raðfesta tær íløgurnar sum skulu gerast eg havi verið nógv í grønlandi síðstu árini og og tað er eingin loyna at tey kenna væl til umstøðurnar og og innfrastrukturin sum vit hava her og tað er øgiligan stóru stór imisundnisið hjá teimum yvir at vit kunnu hava so góðar umstøður sum vit hava og eg gleði meg eisini keimum komandi árini at kunna síggja hvussu vit enn meir koma at binda oyggjar bæði sandoyggin og suðuroyggin eisini kemur uppí og at vit nú fáa hetta her inn eisini soleiðis at vit eisini koma longur norð og fáa hetta eisini virðiligt tað eri eg glaður fyri takk fyrihara formaður
ja so kom ein viðmerking til ráðaran og tað er frymót rasmussen
ja nei eg hugsaði bara at nú nevndi røðarin at tað var eina øking upp á fimmogtretivu prosent eg haldi at at røðarin var mismæltur er øking upp á fimmogtretivu milliónir við lønari og prísvøkstri so tað er ein vesin í munara tá ið eg roktaði rætt so er tað ein lønarar tú so er tað ein vøkstur upp á ein sjey prosent av sárd
ja so reyðaspur mangaard
ja takk fyri eg eg segði út mótimóti tíggju prosentum og tað er kemur eitt sindur annað upp á hvat er tað fyri tøl tú tekur útgangsstøði í verkætlanin sjálv kostar tvey hundrað og fýrs milliónir og so er ein portalur og mat lagt upp fyri lønarvøkstri mann hevur tikið prosjektloyðslu og man tikið øll møguliga onnur ting inn við so eg trúgvi tað at at tað e eitt sindur annaðkava roknar men eg haldi at eg havi ikki verið serliga ríkiligar tá i at siga tíggju prosent við siga takið sjálva verkætlanina so eg haldi at eg trúgvi at vit eru kanska uppi á einum ellivu tólv prosentum men vist skuu sjávandi taka alt alla prosjektið so er tað kanska átta men eg haldi ikki eg haldi ikki or lit ko kunnu taka alt prosjekti í ta lønarvakstrin takk fyri
ja takk so er tað jóhan dahl sum fær orðið ger so væl
takk fyri harra formaður ja nú sta eg sit út sum um allin sambandsflokkurin hevur gjørt av at spakka upp um hetr her málið íg tað gera okur sjálvandi eg haldi atað er gott at mann er komin her til í hesin her prosjektinum er at mann er komin á har til at mann kann fáa samtykti at tæir pengar sum sla til tann verklakslógin sum skal til verður fingin upp á pláss og harvið kann man fara undir eitt eitt eitt eitt prosjekt sum hevur staðið upp á í í í nógv heirans ár uttan athava verið gjørt tíl veruleika hatta minni meg eit sindur um prosjektin at tunnilin í suðuroy tað vur ofta spylt til valein tá tað kemur til væl ta verðið síðani ntjan hundrað og fýraogtrýss haldi í fámjistunninum verið vælheivn men hendan samgongansm bestemmast til at nú verður tað at eisini hann skal gerast og tað eri eg sera takksan fyri at mann er man komin hartil eg havi eisini skilt tað jarnamenninir sum eisini í síðstu samgongu summarav teimum vóru øgiliga heitruruppá tantunnilin nú er g allir seg við uppá a fáangjørdan eisini tað ger ta iki verri so at eg vóni tað at tá ið ið mann nú hevur fingið skil upp á t seindastu tjarnaborgarnam til til fámjas tað er tann tunnilin sum eg haldi vikomandi er umráðand at fáap á pláss í suðuri afturat soleiðis at man kann siga nú er mann komin so gott sum á mál har er viktigur fyri fyri at at bygdin kann kann hava ein ein in lítla camaslapunna fungera optimalt í framtíði við teimum fáu fólkunum sum búgva har eg haldi tað at fyri fyri tey sum búgva norðan fyri klaksvík má tað vera av sera stóram týdningi bæði fyri vinnulív og fyri tey privatu fólkini har sum búgva at fáa hesar tunnlara upp á pláss tí eg haldi ikki tað eri tað eru mann kann bjóða fólki i tað tunlan sum er í dag teir vórðu gjørdir í næstan um somu tíð sum eg nú var hvat við tunnilum tann fyrsti og hann er so farigur í løbi á einum tveimum trimum mánaðum at koyra gjøgnum tað haldi eg var sera gott at tan síðsta samgongan fekk tað framt so eg vóni eisini tað at at okur her í hesum núá tingini kunna standa saman um tað tá ið mann hevur fingið tilr endaligar kjarnaburgarnir til tann síðsta tunlinum har suðuri fámjin framdar at mann so kann fara í gongd við hana og fáa eina eina útbjóðing í gongd og eina vert at sloppa á pláss soleiðis at hann eisini fær gongd komandi summarið soleiðis sum lanstýrsmaðurin í fíggjarmálin hevur kunningin um skuldi verið møguligt sambært landsverki so frá okra síða av fara oku at bakk upp um hetta málið her sum liggurá ting býr í løtuni hevurd øliga nógvir pengar men tað er neyðugt at okur halda áfram við at útbygja okkara okara felag og útbyggja onnur økir í okkara samfelagi soleis at okur framhaldandi eru eitt vælferðarsamfelag og har var hvøtt ynterassera við eisini takf yra formaður hennrikold
eina viðmerking
ja takk harra formaður tað er fínt jóhann dahl snakkar um at vónandi verður tað flott næsta summar ella komandi summar so vitst tað verður so er tað bragd tað skal jóhann dahl hvørt fall ikki ivast í at eg skal boða frá at eg haldi at tað er eitt bragd við sum at mann fer í gongd við at við borðalurheimiðum stað tað er eitt stutt tunnil og ger ómetaliga stóra nyttu so tað skal ikki vera nakar ivi um at tað er eitt bragd at koma so langt at mann fer at vera gentur tí at mann sett allasina hvat broytingur hendir tá ið ein sovorði eitt sovorði prosjekt sum at har fer at verða gongd tað kann yvirhøvur ikki samanløgnast aftaná og áðrennast yvirhøvur ikki tað sama bara sumba og harða snak var ið alt var at vera niðureftir og so broyttist tað plussliga áhendan
ja tað
hara formaður ja tað var tað var so spetiligt at at at tað ikki bar til í syðstu samgongu at fára sett hol á á á ta prosjektið og hendikold gjørdi so sítt tað tað veit eg men nú vóni eg tað at okur heru vit koma á mál og fáa framt tað saman soleiðis at hendrik oldáðrenn hann kanska fer úr hesum høga tingi vegna aldur nú veit iki teir eru so gamli javnaðarflokkinum tá teir tela statta upp aftur aftur at eg ivist í um mann ikki man halda áfram til næsta falk eisini men ta heviri ølga gott há tit nú hava fingið at fingið hetta her up á pláss eisini saman við honum tað evr eri hugaligt takfyrihra formaður
ja so er tað erhard joensen sum fær orðið ger so væl
takk fyri harra formaður øeg helt at etirum hetta var tunlan norðurfjall so skuldi eg líka siga nøkur fáur tað er kanska tað er kanska fá her inni sum hava brúkt so nógvar tímar inni í árnafjarðartunlinum sum eg havi øtað er tað at eg eri tað er soleiðis at eg eri hálvur omfriðingur sum eg havi brúkt míni barnaár í árnafirði so at siga hvørja einasti feriu árnafjrðartunnlilin var a so vælsignað gott mið at leita eftir fløskum so okur gingu har sum óvitar teg leitaði eftir fløskum okur gingu niðan til tunlin og so gingu okur líka yvir til klaksvíksmunnan og so gingu kur yvir aftur aftur til árnaferðar við fullum posa tá var tað soleiðis kanska at at hetta var í hálvfjerðsunum at tá at tá var tað oft soleiðis at fólk at menn serliga kundu seta seg inn á eitt parkeringspláss at drekka fríel nakrar øl og so blivu tað bara tveitt niður í veituna og tað var gott hjá okum sum tá vóru óðutar at kunna tjena okkum nøkur eyka oyrur upp á tann mátan eg minnis abbi mín segði hann var við til at byggja árnafjarðartunlin tað hevur so verið í í trý fýraogtrýss og tá fortaldi hann at tá tað fingu tað var um veturin serliga tað róðu út so mes so um veturin so so arbeiddu teir í tunlinum og teið fingu eina krónu um tíman so nógv eg broytt siðan tá eina krónun um tíman eg veitiski hvat tímaprísurin sum sum verður brúktur til hesar her fimm hundrað og tveyogtjúgu milliónirnar verðu roknaður til í dag men hann verður kanska roknaður til ein sjey átta hundrað krónur í tímaprísi fyri fyri maskinur og fólk og borðiðvognar og alt tað sum hoyrir til men hetta er ein ein gleðistigur fyri fyri omfrøðingar og hvanasuns om norðdepilsmenn og og viðingar og samgongan hevur so samtykt at at tað bera hesir her hesir tunlarnr norðurfjall og so fámjistunnilin sum koma í gongd nú innan fyri tað næsta hálva árið tá eg tosaði við landstýrismannin fyri fyri nøkrum døgum síðan tá segði hann at hann skuldi at tá roknaðihann við at fámjistunnilin fór fór at mann roknaði við at kunna fara umborð á fámjistunlilum tá um fram ímóti sumrinum og tað haldi eg so at tað mugu okur so í hvussus eisini halda fast við tá ið okur tá ið okur nú eru komnur í í sovorði tunnilshýri í hesari her samgonguni men annars so bara tí latið slutt av við at hetta er ein ein sera neyðug verkætlan verkætlanin sum hevur bíðað í tíggju ár og endiliga fekk mann tikiðstg sama til at gera eina verklætslóg sum sum sær út til at fara og bera á mál og sum er partur av tí langtíðarløvuætlan sum sitandi landsstýri hevur gjørt men sum byggir á á á undanfarna landsstýrið eisini takk fyri harra formaður

tað er rímiligt at okur taka undirvísing um málinum sum okur hava lovað men hvat heldur tú er at júastaða um tað at málið um pamsun hevur drigið kanska meiri útjan okur høvdu ynskt hevur er at jóast hon havi fingi at kunna okum frá landsins mannum ella øðrum myndugleika hvat er hvat statusið er í tí málinum annars hvat frá mær
erhard joensen girval
takk fyri at fáa mær tað tað eg havi ikki fingið annað at vita enn tað at at linjuføringin hevur dragið út upp á grund av at mann hevur rent seg í sera leygst tilfar har sum ætlanin var at bára tunnilin ígjøgnum og at landsverk er í ferð við at fáa eina eitt yvirlit yvir hvar mann so kann flyta linjuføringina fyri at fáa fáa sær tola og tað síðsta eg veit tað er at mann rokna við at fáa tað hetta her avgreitt í tíðljarni í komandi ári og tað fari eg at halda landsstýrismannin upp uppá at tað skal ikki ganga fleiri mánaðir afturat áðrenn mann endaliga hevur fingið staðfest hvar ið linjuføringin til samvitsunum skal ganga og líka skjótt tað er avgjørt so skal tað setast saman við hesum her sum mann nú arbeiðir við í dag og tað skal setast á skrá líka so skjótt ið tað er klárt við linjuføringini so skal vegarbeiði upp á tannhúsdunnilin byrja og hann hevur so upplýst at hann forvatar at tað verður fram ímóti komandi sumri tað var hjá sumrinum einogtjúgu og tað er einki yvirhøvur sum kann rættvísgera at mann ikki tá kann hava funnið eina linjuføring sum er trygg og sum frammenningar kunnu liva við so eg haldi at í allar allarseynasta føri í vár tíðliga í vár skulu vit hava fingið avgreitt tann spurningin tí tað er tað er blivið lov okum at soleiðis skal tað vera og tað verður hildið fast um tað
tak fyri so er ikki fleiri sum hava biðað um orðið orðaskifti er endað og hetta málið verður beint í fíggjarnevndina síðani er tað framløga sum er eftir á skránni í dag og er eru fýra álit komin tað er uttanlandsnevndin sum hevur lagt álit fram í løgtsmál nummar tvey tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um ræði á málinum m málsøkjum at taka løgreglu ákæruvald brátsmálaumsorgan undir føroyskt ræði og so hevur trivnaðarnevndin lagt álit fram í í løgtingsmál nummar sjeyogtjúgu tað er uppskot til samtyktar um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskot um felags foreldramyndugleika fyri bæði foreldur síðani er tað løgtingsmál nummar tretivu til fíggjarnevndn lagt tað fram uppskot til løgtislóg um broyting í løgtslóg um serstakar treytir fyri fiskiskapi eftir makreli norðhavssild svartskjafti og botnfisk í tvey túsund og átjan nítjanogtjúgu og bótnfiski barrenshavnir í tvey túsund og tjúgu estaer álit frá fíggjarnevndini og so er tað nevndin sum hevur lagt álit fram í løgtsmál nummar trýoghálvtrýss tað er uppskot til samtyktar um at fáa útbúgvið fleiri røktarstarvsfólk tað vórðu framløgurnar í dag tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin og hann byrjar klokkan tíggju tá verða fyrst triðjaviðgerðir tað er triðja viðger av løgsmál nummar einogfjøruti uppskot til eykajáttanarløgslóg fyri oktobur tvey túsund og tjúgu triðja viðger av løgsmáli nummar áttaogfjøruti uppskot til løgslóg um broyting løgslóg um barnavernd javningaupphæddum og ferðaútreiðslu í samband við samveru tað er triðja viðger av løgsmál nummar níggjuogfjøruti uppsot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um áseting í javning í almannaveitingum tá er broyting í heitinum m innseta av veitingum og tekniskar broytingar triðja viðgerð av løgsmál nummar hálvtrýss uppskot til løgtslóg um broyting í løgtingslóg um almannatrygd og tænastur heimild at leggja tilmæli fyri tvingsins nevnd um tryggjaðar búfyriskipanir til persónieru dømdir sambært grein fýraoghálvfjerðs a í ressulógini og heimild til tvingsins nevndina at áseta gildistíð fyri tryggjaar búfirðiskipanin síðani verður triðja viðgerð av løgsmál nummar tveyogtjúgu tað er uppskot il løgslóg um broyting í løgslóg um matstovuvirksemi í gistingarhúsvirksemi matstovulógini tað er hetta er tíðaravmarkað heimild hjá lantstýrismannum steingja matstovu o skeingingarsøgn fyri at forða fyri kom við nítjan smittuspaðing síðani verða nakrar aðru viðgerðir tað er onnurviðger av løgsmál nummar sjeyogfjøruti uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um ferðslu onnurviðgerð av løgtsmál nummar fýraogfjøruti uppskot til løgtingslóg um yvirvøku í vakmyndatóli onnur viðger av løgtsmál nummar trýogfjøruti tað er uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar andorðning um mikraftret fór ferðina a visi bestemmilsi í lóg um dseutralu persónsregistur tað er cprlógin onnur viðger av løgtnsmáli nummar áttaoghálvtrýss uppskot til samtyktar á og minsta útgjald úr almennum grunnum og onnur viðgerð av løgsmáli nummar tveyogtrýss tað er uppskot til samtyktar um karmsáttmála um fiskiskap millum føroyar bretland síðan ein fyrsta viðgerð og tað er av løgtinsmáli nummar níggjuogtrýss uppskot til løgtinslóg um broyting í løgslóg um sjófeingis sjófeingislógin tað er at útseta flyta kvotur til vinnuligar royndir og verkætlanir frá tjúgu til einogtjúgu flyta aðrar ófiskaðar makrelkvotur frá tjúgu til einogtjúgu strika treytina um veiðuloyvi og fiskiloyvi í bólki fimm í samband við ávís slag av vinnuligum royndum og verkætlanin ávikavist fyri royndarfisskap og vinnuligar fiskiroyndur og framløgu eisini á skrá so er hesin fundurlokin